tingfundurin er settur og vit fara til dagsskránna í dag tveyogtjúgunda februar og fyrsta mál á skrá í dag er onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar fimmogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um landsskatta kommunuskatt skattafrísamsýning fyri sjálvbeiða arbeiði innan ávísar frítíðarfelagsskapir hvør nakar sum biður um orðið ja tingfundurin er altso byrjaður oger
ja sum sagt so eri løgtingssmáli nummar fimmogtretivu um broytingar í skattalógini tað er um skattafria samsýning til sjálvboðar arbeiðið innan ávísar frítíðarfelagsskapur

undir viðgerðini so hevur nevndina fund við khálvfems kótarnir og guluskótarnir og tøkulætt klaksiska dansfelag dansfelag í havn og sloyring og lanstýrismannin í fíggjarmálunum jørgun niclasen

og nevndin hevur býtt seg í ein meiriluta og tveir minnilutar og hetta er so meiriluta uppskotið sum eg fari at lesa upp ein meiriluti erhard joensen biljustinussen jágun mikkelsen og christin mikkelsen hevur hesar viðmerkingar við uppskotinum ætla mann at víðka um partin av frítíðarfelagsskapum i kunnu samsýna sýnum leiðarum hjálparfólki við skattafríari samsýning uppskotið kemur sum fylgji av broytingum í skattalógini í undanfarnu tingsetu har skattafría markið fyri samsýning av leiðarunm og hjálparum inum ítróttin bleiv hækkað úr tretivu túsund krónur upp í hálvtrýss túsund krónur tað var løgtinsmál nummar fýraogtjúgu og tjúgutjúgu grundleggjandi heldur meirilutin tað verður óheppið at tað skattliga verður gjørdur munur á samsýning hjá leiðarum og hjálparfólki innan frítíðarfelagsskapsarbeiðið tí hetta kann virkast skeiklandi fyri hvussu felagsskapurnir kunnu halda upp á leiðarar og hjálparar í nevndarviðgerðini hevur verið ført fram at tað gerst alsamt tyngri at fáa serliga ung fólk at taka lut í sjálvbodnum frítíðararbeiði sum heild tí tilboðini eru so nógv í tali sjálvbodna arbeiði í føroyum er sera umfatandi umframt ítróttin og teir í uppskotunum nevndi frítíðarfelagsskapur gera eisini onnur eitt sera stórt sjálvboðið arbeiði innan mentanar trivnaðar og trúarlív og hornasteinurin í hesum arbeiði hevur altíð verið at tað er óløvnt og sjálvboðin meirilutin heldur at um broytingar skulu gerast í skattalógini á hesum øki eigur tað at koma frá landsstýrismanninum í fíggjarmálnum sum nágreinar hvørjir felagsskapur og áhugabólkar ið kunnu koma undir hesar treytir í skattalógini tað er ikki nøktandi at broytingar koma í skattalógini har málbólkurin ikki er greitt nágreinaður og alment galdandi meirilutin tekur tí ikki undir við málinum og mæla løgtinginum frá at samtykkja uppskoti harra formaður í dag er altjóða skótadagur so hetta var kanska ikki akkurát tann allarbesta gávan í skótarúrslan í føroyum kundu fáa meni tað hevur verið partur avviðgerðini at í nevndini at okur hava diskuterað um hetta her við hvørt lógur so sum hendan her skulu vera alment galdandi ella ikki og tað meinar mann í hvussu segr frá meirilutanum í nevndini at tað er okur hava einki sum helst ímóti tí at skattafría markið fyri áhugafelagsskapur verður hækkað frá tretivu upp í hálvtrýss vist tað skal vera men um so er at tað skal gerast so skal tað gerast soleiðis at tað er galdandi generelt og og ikki soleiðis at mann kemur við einum tveimum trimum bólkum hvørja tingsetu soleiðis at at í ár fáa hesir næsta ár fáfáa kanska nakrir aðrir og triðju ár fáa kanska nakur heilt heilt fjórði eg haldi at tá tað tá tað snýr seg um skattalóg so eigur skattalóg at vera hon skal vera almenn soleiðis at tá tað er frítíðarfelagsskapur so so skal tað vera greitt nágreina í lógini at tað er fyri allar felagsskapur ið hava líknandi

í hesum førinum so nevnir mann millum annað skótar dansifeløg bryggjfeløg og so var tað eitt fjórða eisini og tað og seg sjálvum er sjálvandi positivt at at onkur ger vart við seg men meirilutin heldur í hvussusær at tað er ikki tann rætti mátin at gera hatta uppá tá ið tað snýr seg um eina skattalóg og egentiligani so tá ið mann gjørdi broytingarnar í lógini fyri fyri serliga ítróttafólk so fór mann inn og gjørdi ein mismon og tað er fer nokk at mann so frá uppskotssetaranum í hesum førum sigur ókey ja men her eru nøkur onnur sum sum okur vita um og og kanska var av at tey skulu eisini tað er eisini natúrligt at tey fáa persónliga haldi eg tað sjálvur eisini tað hevði eisini verið tað mest natúrliga men í einum førisum hesin her hvar tað snýr seg um skattalógir so haldi eg at tað veri ruddiligast at tað kom frá fíggjarmálaráðharranum sjálvum og at lógirnar vórðu gjørdar soleiðis at tað vórðu galdandi fyri øll

jóhandal sum fær eina viðmerking gersu væl ja eg eri samdur við erhard joensen gjøgnum formannin í tí at lógur generelt skula verða gjørdar fyri øll til øll og eins men okur hava júst sæð tað at tað eru ávísar ítróttagreinar sum í veruleikarnum fáa fyrimunir vera parfiriseraðar motilæðrari í sambandi við ymiskar veitingar skattafríar veitingar og eg haldi at tað er ra øgiliga óheppið at mann ikki hevur kunnað kunnað gjørt eina generella áseting um hvussu mann viðger fríggja felagsskapir og hvussu teir kunna blíva stillaðir í í skattahøpi fyri tey sum gerasta her fríviliga arbeiði og eg harmist um at mann rakar skotarnir í hesum hesum her tilfeldunum og ikki vil veita teimum ta skattafría sum sum hetta uppskotið sigur eg vil heita á á formannin í fíggjarnevdini sum eru o røðarpallan í løtuni um at taka hta málið upp

ja so tað er har joan senniskjálv takk fyri harra formaður eitt sum millum annað er komið fram í nevndarviðgerðini tað er tað at okur ígjøgnum okra lógarsmíð her inni áleggja frítíðarfelagsskapum væl stýrja arbeiðið enn hvat ið tey hava biðið um sjálvi her hugsi eg um gdbærlovna hvar ið frítíðarfelagsskapur ella leiðslur leiðarar og so víðari tey skulu halda eyga við at gdbjørlógin verður hildin tað gevur teimum eina størri umsetingarliga biðri enn hvat tey hava havt og eg forloynsja tí sum jóhan dalin nevnir her at taka tað her upp so haldi eg at tað skal takast upp tí tað er einki sum tilskilar ella tilsigur at ítrótturin skal hava heilt aðrar og betri treytir at virka og arbeiða undir tá hugsi eg um leiðar og so víðari enn til dømis skótarúrsløg um dansfeløg
tí tað arbeiðið sum liggur í skótarhúsini tað arbeiðið sum liggur í skótararbeiðinum er akkurát líka týdningarmikið og umfatandi sum í einum ítróttafelagi
so er ta jóhannes joensen e viðmerking takkfyri ha formaður ja tað sum eg man hvussu eg fær staðfest í í tí túsund erhard joensen sigur er tað at tað sum eg hoyri efta er dag ann siga tað er tað at heta eittskilagott uppskot sum burdi verið samtykt men av tí t tað kemur frá andstøðuni so verður tað felt og so heitan á á á fíggjarmállaráðinum mate tann sum kemur at taka tað upp aftur og fáa tað borðið aftur og samtykkja hatta í mínari verð so sov e að líkamikið um tað kemur frá mær ella nøkrum øðrum eg haldi bara hetta skal samtykkjast og tað eð glett meg um um fíggjarmálaráðin so kom við einum upskoti um va akkur t líka so vit fingu samtyktað tí eg ætli mær t taka undir við tí líkamikið sum tað kemur frá frá samgonguni ella
takk fyri
so er tað erhard joensen takk fyri harrar formaður tað er púra skeivt sum johannes joensen postendur her grundgevingarnir eru at hetta er eitt gott uppskot hetta er eitt uppskot sum er relevant men hetta er eitt uppskot sum er fortað er for ógenerelt tað skalumfata allar frítíðarfelagsskapur áhugabólkar sum arbeiða innan frítíðarfelagsskapur fyrst tá gevur uppskotið meining tað skal ikki bara verða galdandi fyri ítróttum men tað skal vera galdandi fyri øll ikki bara skótar dansifeløg bryggjfeløg ella billjardfeløg ella hvat hvat ella talvsamband tað er ein hópur ein hópur av øðrum felagsskapum sum eisini gera eitt sjálvboðið arbeiði og teir eru ikki nevndur í her og tá ið okur gera broytingar í skattalógini so skal tað vera fyri øll og tann feilurin sum bleiv gjørdur tá tá ið ið hetta bleiv gjørt fyri fyri ítrótta
kun hann skuldi gretta upp uppá takk fyri harra formaðuso er tað
ruttvangðið gersovæl takk fyri harra formaður ja eg havi mín egna egnu viðmerkingar í hesum málinum einki er at ivast í at ætlanin við hesi serskattaskipan upprunaliga ætlað dómarum linjuverjum venjarum leijarum og hjálparum innan ítróttina hevur havt sínt virkna skipanin hevur nøkur or á baki longu í nítjan hundrað og einoghálvfems loyvdi løgningará føroya við heimild í skattalógini at ítróttafeløg kundi flyta ávísar upphæddir uttanum skattaskipanina seinni er hetta við lógarbroytingum nágreinað og við tíðini eru upphæddirnar hækkaðar fleiri ferðir undirritaða atkvøddu sjálv fyri seinastu hækkingini á heysti tvey túsund og tjúgu har bæði uppskot og álit løgdu dent á at endamálið við hækkingini var at dagføra galdandi upphædd soleiðis at tað framhaldandi fór at bera til at fáa skikkað fólk at taka lut í hesum sjálvbodna virksemi viðgerðin av núverandi uppskoti hvørt endamál er at víðka málbólkin soleiðis at serskattaskipanin frameftir ikki einans fevnir um ítróttina men eisini skótafeløg talvfeløg bryggjfeløg og dansifeløg innan føroyskan dans hevur lýst annsógnina í fyrrverandi endamáli viðgerðin hevur staðfest at skipanin stuðlar undir at rinda verður fyri sjálvboðið arbeiði skótar og aðrar felagsskapir upplivað at sjálvboðin velja ítróttina framum millum annað av fíggjarligum fyrimunum sum hesi feløg ikki kunnu kappast við serskattaskipanin gevur soleiðis fíggjarliga tilskundan og er við til at seta virði á sjálvbodnum arbeiði inn í ein fíggjarligan frymil har krónurnar áseta virði hetta er til at við til at beina fyri sjálvari kjarnini í sjálvbodnum arbeiði har sjálvt innihaldið í arbeiðinum er lønin tað eru grundgevingar fyri og ímóti at víðka málbólkin fyri hesi skipan tað kann tykjast órímiligt at lata ávísan frítíðarfeløgum skattafyrimunir framum aðrar serliga tað hugsað verður um at tað longu er sera ymiskt hvussu nógvur peningur er í ymsum frítíðarvirksemi hinvegin kann tað vera ein bjarnatænasta at víðka skipanina ið gevur fíggjarliga tilskundan til alt sjálvboðið frítíðarvirksemi at bjóða ungfólki eina ómaksløn fyri sjálvboðið arbeiði sum alternativ til lønt arbeiði kann í fyrsta umfari virka skilagott men nógv er mist um vit ótilvita læra komandi ættarlið at avrik sum ikki gevur pening ikki hevur virði eisini er komið fram undir viðgerðini at feløg ynskja sær heldur meira beinleiðis fíggjarligan stuðul og undirritaða heldur at løgtingið eigur at umhugsa alternativar stuðulsskipanir til frítíðarfelagsskapir sum tað nokk framgongur á mínari mínarii viðmerking so havi eg rættiliga blandaðar kenslur í mun til hetta uppskotið eg havi øgiliga ringt við at atkvøða ímóti tí eg haldi at tað er órímiligt at mann gevur nøkrum frítíðarfelagsskapinum fyrimunir framum aðrar men samtíðis so haldi eg at endamálið í hesari skipanini er egentiliga ótrúliga óheppi sjálvboðið arbeiði er nakað heilt serligt eg havi sjálv serliga sum yngri luttikið nokk so nógv í í sjálbotnum arbeiði og tað er nakað heilt serligt at at arbeiða í felagsskapnum har sum eingin fær løn øll arbeiða undir somu treytum og tað gevur eina arbeiðsgleði vil eg pástanda sum er ein heilt onnur sum tá ið tú gert sammett við lønt arbeiði og tí haldi eg tað er sera óheppið at mann politiskt setir sjálvboðið arbeiðið inn í ein fíggjarligan frymil sum ikki eigur at vera har eg haldi í veruleikanum at vit burdu avtikið hesa skipanina og í staðin ella stuðla við meira beinleiðis fíggjarligum stuðli tí eg haldi ikki at hendan skipanin ger bara gott eg vænti at eg fari sjálva atkvøða blankt fyri hesum her uppskotinum væl vitandi ella ásannandi at tað eru grundgevingar eisini fyri góðar grundgevingar fyri at verða fyri hesum uppsku
takk fyri
gunnur nóls joensen far hin viðmerking hvara formaður ja tað er áhugavert álit sum sum ruvangskrivar um tí at tað er nemliga at tað er tvíbýtt tað í at tað er tað sjálvbodna hvussu tað byrjaði eina ferð og og og vit liva í einari tíð í dag tvey túundogtveyogtjúgu har tað er ikki líka upplagt hjá ella í tí uppvælandi at at siga við ein ungan at tú skaltlagt tey best at tú hevði kunnað úta til hetta henda henda felagsskapminlasøsinar tað at tað er líka sum tað sum summi og í tí gskal eisinihataher upskuldu síggjast meira sum eitt sovort at at mann javnstillar frítíðarfelagsskapir og tí í tí eg eri eg eisini á bylgjulong við rut vangdaði hon sigur ímóti endandi her at mann eigur umhugsað alternativar men hvat ímyndar utvanstrar mann kundi gjørt so sum alternativ til hevur nakað boð upp á

ruttvang gersvæljeg havi ikki nakað ítøkiligt uppskot men men mann kundi hugsað sær at mann meira við beinleiðis peningaupphædd stuðlaði frítíðarfelagsskapinum visti tað mann ynskir altso hetta her stuðlar mann í mistum inntøkum og og tað er tað sum eg haldi er so ergrigt í hesum her at mann tilskundar at koyra pening inn í hetta her sum í í grundini ongantíð var ætlað skuldi hava nakrar pengar uppií og nakað annað sum eisini sum ikki sum eg kanska ikki kemi fram av viðmerkingunum hjá mær at hetta uppskotið gongur út upp á at víðka málbólkin til nakrar ávísar frítíðarfelagsskapir tað fer statvek at vera annað frítíðarvirksemi sum sum slettik era partur av hesum her og mann kann loyva sær at spyrja hví hevur man ikki tikið øll við men í botnugrund er tað hetta her at vit onkursvegna hkoyra pengar inn í hendan her frymilin sum mær ikki
dámar takk fyri
ja takk erhard joensen takkfyri harar formaður eg púra púra samdur við ruttvang ati hetta er tvíeggjasvørð sum upp á ta einu síðuna so líkasum tiverar mann frá almenrarusíðu at sjálvboðið arbeiði í frítíðarfelagsskapinum í dag tað er ligvið at tað er ikki so sjálvboðið longur og hin vegin tað at tú kanska tilskundar til at fáa meira pengar inn í hetta her sjálvbodna arbeiði tí tað vil altanná líka altso arbeiti ella uppskot gevur jú bara meining vissi t eru pengar inni í systeminum tí tú skalt kunna betala nakað út sum er skattafrítt so altaná líka skal tað hava meiri pengar inn í systemið sum upp á hin síðuna er sjálv sjálvboðin so hetta er eitt tvíegjasfør men generelt ger generella skipanir

ruth van gert væl var í nevndini sum sum fortaldi hvussu tey sóu fyri sær at tey fóru at brúka hetta her og tað er sum eg nevni at tað eru ung fólk sum kanska arbeiða í pitsaria í staðin fyri at tey skulu arbeiða nakað tímar um vikuna í pitsaria so koma tey at arbeiða sum sjálvboðin í einum felagsskapi sum skótaleiðarar ella ella eitthvørt og eg hugsi áh ja tað kanska gevur meining men hin vegin so skjótt sum tú beginnir at løna einum skótaleiðara so ert tú longu har at tað eru pengarnir sum áseta virðið av tí avrikinum sum áðrenn pengar vóru í bílatinum einki hevði pengar at gera og eg eg má siga eg eg haldi virkliga at vit skulu hugsa okkum um og um hetta ikki er ein bjarnartænasta við
tað gera hesum her felagsskap takk fyri ja takk so er tað
aksel jóhannesen sum fær orðið gersuvæl ja takk fyri harra formaður htil viðgerðar er eitt ine onnur viðgerð av einum uppskoti frá jóannes joensen og djóna nolsø joensen um at broyta ger en broyting í skattalógini um skattafrísamsýning fyri sjálvbeiði arbeiði innan ávísar frítíðar felagsskapur eg eri so einsamallur minniluti í fíggjarnevndini og eg skal lesa minnilutaálitið hjá mær upp ein minnilutin sum eru sjálvur tekur undir við uppskotinum tað er at fegnast um at dómarar linjuverjar og venjarar innan ítróttin umframt leiðarar í hjálparar í ítróttarfeløgum kunnu fáa eina skattafría samsýning upp til hálvtrýss túsund krónur árliga hetta arbeiðið hevur stóran samfelagsligan týdning tað finnast tó eisini aðrir frítíðarfelagsskapir innan onnur øki enn ítróttin har sjálvbodna arbeiðið hevur stóran samfelagsligan týdning endamálið við uppskotinum er at javnseta hesi frítíðarítrív og hesar felagsskapi við ítróttin so tey sum leggja alla sál í hetta virksemi á sama hátt sum tey sum virka innan ítróttin kunnu fáa eina skattafyria samsýning árliga upp til hálvtrýss túsund krónur mett verður at uppskotið kostar landskassannum undir hundrað túsund krónur árliga í mistum inntøkum við hesum viðmerkingum tekur hesin minnilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskot tað er soleiðis ati at fara vit aftur í tí so valdi mann fyri tretivu árum síðani er tað gott og væl tað ati ítrótturin skuldi fáa eina skatta kuni ella rindaem skattafría samsýning út til hjálparfólk tað verða seg venjarar leiðarar og dómarar og linjuverjar á tretivu túsund krónur árliga og orsøkini til tað er nokk tann ati at ítrótturin generelt hevur eina avbjóðing við við pengum tað manglar kanska nokk altíð pengar í ítróttinum sum erí nógvum øðrum frítíðarfelagsskapum um a kanska sær burtur frá totfótbólti og tey sum luttaka í europakubbu so framvegis men so er tað ein avbjóðing at hava nokk av pengum til at løna fólk bæði dómarar og linjuverjara til dømis fáa tað til dystur og og skuldi mann tað so mátti mann annarðshvør t hækka lønirnar sum ítrótafelagar ikki høvdu ella finna aðrar loysnir og nógv sum virka innan fyri ítróttin eru ung fólk sum eru venjarar og hjálparfólk og tey hava ein møguleika sum onkur revndi løtu síðani at fara at arbeiða ein pitsaria ella egna ein stamp og tá hava ítróttafelagið lítlan møguleika á kappast í løn saman við aðrar arbeiðsgevarar út í samfelagnum og tí valdi mann hesa skipanin her peint fyri at fólk skuldu kanska brúka meira tíð upp á upp á ítróttin enn ella annað arbeiði soleis at ítrótturn eisini kundi geva tað tilboðið sum tey gera í dag í samfelagnum og tað ereingin ivi um at tað eru nógv nógv nógv túsund børn og ungdómar kring alt landið summ summ sum íðka og tey skuldu hava hjáparfólk og venjarar og annað at taka sær av teimum tað var soei skipan sum hann jørdi tá fyrstu í hálvfemsunum og fyri einum ári síðani ella tveimum árum síðani so valdi landsstýrismaðurin í fíggjarmálum sum tá var jørgun niclasen at hækka hesa upphæddina úr tretivu túsund upp í hálvtrýss túsund krónur og minnist smer ralt so var tað i einmælt samtykti løgtinginum sum ikki far

har tev eisini hava fólk sum arbeiða hjálparafólk sum arbeiða ólønt og gera et stórt arbeiði fyri fyri skótarnar og tað kann eisini vera aðrir felagsskapir men sum vit ikki hava hesar møguleikarnar og samstundis nevndi onkur ítøkiliga tey høvdu ein sum var ungdómsvenjari hjá einum fótbóltsfelag og samstundis gótaleiðari og tá ið han kundi fáa eina samsýning skatta frítt frá fótbóltsfelagnum o ikki fara at skóta skótunum so valdi mann kanska fótbóltafrón um skótarnar og to er tí at djóni nolso joensen og johannes joensen hava tikið stig til ett uppskotið fera at javnseta millum annað tey sum fáast við viðskótar og tey sum fáast við við talv ella ella ella bryggj ella dans í hesum førunum føroyskan dans at tey eisini kunnu hava somu møguleikar soleiðis at sum ikki ger mun ímillum ítróttin og aðrar frítíðar felagsskapir og og tað haldi eg faktist skilagott tí at tað arbeiðið sum fer fram í bæði ítróttir og øðrum felagsskapim er eitt rættiliga samfelagsliga týdningarmikið arbeiði og táveit at ta ikki nógvir pengar har peint so hevur tað týdning ati ati at vit stuðla undir at tað ber til hjá ungdómium at velja at vera hjálparfólk ella venjari í ella ella skótaleiðari enn bara at arbeiða síðnar skúlanum mugu siga tað soleiðis øvið við við vanligt arbeiði og vit vita væl at tá mann hyggur eftir tá ymisku felagsskapinum so er tað munur á hvussu nógvar pening er innan fyri tay ymisku frítíðarfelagsskapirnir moghar tað nokk eingin ivi um sjálvt um ítróttir nokk altíð metra tey mangla pengar so er tað meira pengar í ítróttinum enn tað er í skótum og og í føroysku dansi gang i út frá so í ítróttir hevur mann møgulaktar til at fáa sponzorar og tað er kanska meira trupult tá tað kemur til aðrar frítíðarfelagsskapir hmen vit halda avgjørt javnaðarflokkinum at tey eiga at vera javnstitlaði við aðrar aðrari ella við ítróttin tí tað er ein ein skipan sum haldi virkar væl í ítróttinum tað er rættiliga nógv fólk sum hjálpa til fyri eina lítla samsýning men so er hon skattafrí men tað gera eitt stórt arbeiði sum samfelagið hevur tørv á tí tað minnast gir fyri børn og ung er tað ikki bara tað at gluttaka ítróttir tað er altso ella ella øðrum ffelagsskapium tað er bæði heilsuliga gott men taðer eisini týdning fyri sosialt at mann er saman við øðrum og hevur okkurt at vera til felags um eisini soleiðis at børnuno ung kanska ikki enda á einum skeivum spori sum summi tíverri gera tað vísir seg oftani at ert tú inngrúgvin partur av einum frítíðarfelagsskapi um tað er ítrótt el okkurt annað so er møguleikin fyri at tú endar á skeivum spori væl ella munandi minni so vit eiga at stuðla upp undir bæði ítrótt og annað
frítíðarvirksemi takk fyri at fara mær ja takk so er tað
viðmerkingar biljur stinussen takk fyri har formaður heldur akselandur handelsen ikki at tað er ein rímiliga stórur munur á fótbólti og á nógvum øðrum frítíðarvirksemi fótbóltur er eg veit ikki hvat føroyska orðið er men komersialiseraður altso tað eru nógvir nógvir pengar í fótbólti og tað stendur á at fáa fólk til at gera arbeiði fyri fótbólti men fótbólturin hevur pengarnar til tað skótarørsla føroysku dansur nógvir annar ítróttir hevur ikki pengar men tey gera tað sum frítíðarvirksemi og sum áhugavirksemi og tey hava ikki ráð til at gjalda lønir men tað eru nakrar játtanir á fíggjarlóginum tí lønær skótarørsan eini komma tvær fimm milliónir um árið á fíggjarlógini tí at tey taka ikki billett fyri nakað sum tey gera tey taka ikki pengar fyri nakað sum tey gera tí haldi eg at mann skal ansa eftir at samanbera tí fótbólturin er á altso tað er ein forrætning upp á ein landan máta

nsenja biljustinusen hevur avgjørt rætt í at tað er munur á fótbólti og so kanska á kanska flogbólti ella fimleiki og so annað also skótar til dømis øhskótarir fáa tíbetur eina játtan á fíggjarlógini g haldi eg sjálvur eru við alat hækka hnr einir tvær ferðirnar men tað fara ísf og eisini og í fótbólt hað r eisn stórur munur al so tekur k í hbs og luttaka í keypisjóvslik og annað og so kanska rein suðuri suðurið í hvalba hvussu pengar men hevur til ungdóms virksemi tí kann man iki generalisera men tá mann gevur far inn í ítróttin sum eg faktist haldi in góð skipan soleis atmann kann samsýna fólk seg taka sær serliga ungdómsarbeiði og hjálpa við at døma og og og velinjuverjar og annað su haeru ikki so nógvir pengar er í at geva teimum á skattafrøssamsýning so tey má eisini gera tað við øðrum felagsskapum sjálvt um eg veit at eg rokni við skótar og og tey sum fáa føroyska dans og annað hava trupult yvirhøvur at løna eini fólki sjálvt um að skuldi skattafrís samsýning tí at har eru so lítið av pengum í í tí tí tífrítíðarfelags

ja so vern dagin jácop mikkelsen hfaraformaðuruppskotið er sum vit siga í álitinum eitt eitt uppskot postauppskot og spurnigin er bara akkurát tað sum uyn já kannogsora uppskot fáa við sær at mann máar undan hesum felagsskapinum tað sum er drívmegin í dag og tað er sjálvboðið arbeiði og eldsálir og tann parturin tað mugu vit ikki skala tað er ein egna týðandi partur men javnaðarflokkurin kemur ug bombarderar okkara ting við einum uppskoti fyri øðrum eftir og alt kostar pengar og og tað er so postift nú skal teir býlgar liva tað skal vera undanvindur á forstovnum og síðani eg kundi hugsað mær næsta uppskotið hjá javnhaldes verur tað at keypa eina selapressu
eina maskini skann prenta pengar
rakstur johannesen at tað er rætta javnaðarflokkin er nógv hugskot og vit hava nógv góð hugskot sum kann gera samfelagið betur men hjá javnaðarflokkinum er tað ein fortreyt at tað sum vit gera er fíggjað heilt avgerandi og tað haldi eg seinasta vatskoyt tá vit sótu við loysnin út í tinganesi at vit prógvaðu tað væl og virðiliga við at hava stór yvirskot øll tey fýra árini sótu sum tíverri má mann siga at bæði áðrenn og aftaná sum ikki megna at hava tey yvirskotini men tað er ein avgjørd fortreyt og viss mann ikki vil fara eftir pengunum har sum tær eru har tann rættiliga stór yvirskot er vit hoyrdu kanska í morgun at bakkafrá segða um lítlan milliard er yvirskotið sum ikki torar at tey betala lýsingur meir fyri framhoyggjarættin ja so er tað so trupult at fíggja onnur góð ting sum
kunnu gera samfelagið betur
jóhannes joensen takk fyri formaður ja hvør ætt sum eg aksoleta johann er tar sigur fór hon nevnar pengar eg hugsi at tann skipanin sum evur verandi skipan kostarir umleið tólv milliónir ela harva lei hetta her við s hetta veður samtikis so kostar til hundrað túsund meir tað at siga við snakva um hundrað og trýssu krónur eg ivisti so at mann kundi funnið tað onkrustaðni har mann spardi hundrað týss krónur á onkran á onkrum tað kundi verið tilissa eina fótbóltshøll eittlaaninað sum hanta tikið hundrað gtýssu krónnar av so fekk mann hvussu ger hetta eg við á fíggjarlógina so har tað er ikki tað stórur pengarnir snakka um tað er kanska meira at mann roynir at grugga tað við øðrum so mann ikki skal fáa samtykta men eg iviski í at so kemur samgongan við einumuskotinlívis hesin her seinni og so skulu teir hava fjørðin í hv
rattin tter taðsum dandreasiu
nsja takk fyri harra formaður nú fek ikik svara jakod mikkelsen heilt liðugt at jakom mikesenko asta inn á taðr atmn skal ansa eftir o tað er samdur jakod mikkelsen í at mann skal ansa eftir at tey sum í dag gera eitt eitt óløvnt arbeiði í ymiskum fítíðarfelagsskapum at tað er nú mitt heila at siga nú vilja vit ikki gera nakað ólønt arbeiði utan at fáa samsýning aftar fyri men tá mann hevur ført eina skipan inn í ítróttinum so ger tað tað at fólk sum kanska bæði eru aktiv í føroyskum dansi skótum og ítrótti at tey kanska heldur a velja ítróttirn framum tí har kann mann fáa eina skattafría samsýning tað kannman ikki í hinum virkseminum og har eiga annt javnstilla te ymisku frítíðarvirksemi sum vit hava í samfelagnum tí tað hava øll stóran týdning fyri fyri okkara mentan og fyri okkara ølívskóðsku hjá børnum og ungum at tey hava nakrar ítrýv
bara til takk fyri havnar ja takk fyri so er tað páll at royna
takk fyri formaðurin tað er øgiliga sjáldan haldi eg at eg eg havi verið í teirri støðu sum nevndarlimurin nevnd har sum eg ikki havi fólk meg ordiliga til reiðar at koma við einum greiðum tilmæli til løgtingi htað havi eg havt eitt sindur av trupulleika av í hesum málinum ikki tí at málið er so ræðuliga stórt ella tungt mentí at onkursvegna r eru lendir í eini eini prinsipiellari tvístøðu tað er ein spurningur um um at góðgera ella at lætta um fíggjarliga hjá hjá tveimum øgiliga lítlum og viðbreknum umhvørvum í í føroyska samfelagnum skótarørsluni og hjá dansifeløgunum sum eg á siga gera eitt øgiliga gott arbeiði sum heild frítíðarog mentanararbeiði og við dansifeløgini er tað enndað soleiðis ati at at føroyski dansurin hevur jú sum eitt av teimum fáu tingunum altjóða viðurkenning sum sumgóðkendi mentanararvur fyri fyri føroyar og nættug tí hevur hann eina heilt serliga støgu hevur eisini sum fleiri hava víst á fyrr ein serligan leiklut í at bæði varðveita og menna tað føroyska málið og eisini at menna og varðveita føroysku søguna eisini kanska siðrsøguna og ta sosialu søguna í føroyum har sum mann har sum mann brúkti dansins sumsum fyrimynd um um nettup tað at kunna standa saman ímóti teimum avbjóðingum sum máttu vera ikki minst uttanífrá so lat ongan iva vera um tað at bæði skótarørðslan og og dansifeløgini og øll tey sum vara atføroyska dansinum altso bæði skúlin og eisini politiska skipanin sum so eta so spæla við hava ein ein stóran leiklut øh tað sum kanska ger ta eitt sindur trupult hetta lítla málið er at at vit vit eru inn á einum øki summi har sum vit frammanundan hava eina skipan summ sum veitir fólki skattafría samsýningar og onkursvegna eru vit standa vit við ein veðamóti har sum vit skulu skulu víðka tann skaran til isini felna annað enn tað sum hevur við ítrótt at gera

samkomuarbeiði og annað sum kemur aftaná tað er eg veit ikki altso tað r tað er øgiliga nógv sum tla eitt uppskot er sum sagt øgiliga sympatiskt og tað øgiliga nógv sum tala fyri at mann skal stuðla tíð men mann kann ikki gera tað uttan eisin at skeita eftir hvat fyri møguligar avleiðingar fara eít sovorðta uppskot sum hettar her fyri fyri annað virksemi og kanska er tað eina ilusión at halda mann kann javnseta øll upp á onkran máta sum biljustinusen eisini var inniá so hevur fótbólturin fingið eina eina serstøðu kann mann gott siga vit vita ikki um hondbólturin er eisini in á veg á veg inni í eina eina eina verð har sum mann hevur eina serstøðu fór ti fór til fleiri av hinum sjálvbodnu arbeiðinum sum eru so so sjálvt um tann skipanin sum er galdandi fyri ítróttini í dag er uttan iva er øgiliga góð og tænir stuðla væl upp undir alt tar sjálvbodnu arbeiði so er tað eisini eitt soleiðisaðsað ein lítil leki í forholdi til ta ta skatta skipan sum vit hava roynt at skipað so ruddiliga sum gjørligt jú fleiri undantøk vit fáa inn av ymiskum slagi fløkjasligari blívur skipanin at at umsita og og oso ella so at at lýsa hvussu vit velja atskatta okkara borgarum erard joensen vísti á at tað var altjóða skótadagur dag og eg má siga tað kann virka eitt sindur píri at at samgongan er so er so avgjørd í hesum her málinum vistu ikki er á prinsipp og kanska er tað akkurát har eg eri eg haldi tað at frá samgongurna síðu at avvísa hesum her uppskotinum bara tí at tað r eitt andstøðu uppskot tað haldi eg ikki er eitt nóg sterkt argument ella tað er ikki eitt argument vist tað ver tað at mann grundgav við prinsipiellum grundgevingum at mann heldur at at hetta er ein máti at úthola skattaskipan uppá so so so hevur mann so hevur mann eitt poenghaldi frá samgonguna síðu men tað velur mann fyri sout ikki at gera mann velur á at grundgev fígjarligum grundgevingum og og tað at tað er andstøðan ella á tvey andstøð umboðsmaður lagt uppskot fram tað haldi eg ikki er ein nøktandi grundgevin tað fær meg ikki til at at mæla tingini til hvørki hettari ella hattar tað er verið áhugavert í nevndini at hava havtumboð fyri nógv dansifeløginuni eisini fyri fyri skótafeløgini øgiliga góðkjak haldi har sum hanhevur fingið lýst gerandisavbjóðingarnar sum sum hesi feløgini hava bæði dansifeløgini og og skótarnir hava í mun til at bæði koronasjúkuna sum hevur verið og til rekroteringina sum heild tá ið kappingin er blivin so ómetaliga stór sjálvandi vita at at skermarnir eru ein stóra avbjóðing til dig teldurnar og eipattarnir og telefonirnar men at atað samstundis eisini er øgiliga øgiliga avbjóðandi hjá hesum feløgunum at at at stríðast ímóti teimum meirika man siga sterku sjálvbodnu felagsskapunum ella amann ska næstan professionaliseraða felagsskapinu sum fótbólturin og ítrótturin generelt er tað er einki ivast í at tey hava eina stóra avbjóðing dansifeløgini hóast tey gera ein stóran insaso tað var týðiligt at bara koronastøðan hevur gjørt tað at atlimaskarðin hjá fleiri av hasum feløgunum er er minkaður og at rekroteringina av av nýggjum limum nýggjum ungum fólkum hevur ikki verið so góð sum sum hon hevði verið frammanundan frammanundan koronu so tey hava uttan iva sínar stóru sínar stóru avbjóðingar at dragast við dansifeløgini og og tað sum kanska uttan at eg beinleiðis skal gera mun á skótum og m tað sum kanska eggjar serliga nógv til at at at gagna um hjá dansifeløguni er nettug tað at tær hava tey eru kanska tey eru

royndini at varðveita hendan mentanararvin sum vit øll so ella so bæði eru góð við eru luttakarar í og sum vit feginsýna fram fyri útlendingum við við stoltleika tá ið mann sær bæði ung og tilkomin dansa føroyska danstaðna er upp á tað allarbesta so so standandi her á gáttini um mann skal siga ja ella nei so er tað ein spurningur um tú vilt góðgeva tveimum góðum endamálum ella um tú skal skeyta tilskattaskipanin sum vit hava um mann skal gera enn eittinntriv í ella enn eitt undantak fyri fyri skatting fyri fyri løn sum vit ella fyri arbeiði sum vit meta er eitt professioneltlent starv tað er ein øgiliga góður

sympatiin uttan iva liggur hjá uppskotunum og uppskotssetaranum so veit eg eisini at tað kanska er viðvirkandi til at tað gongur ikki so long tíð so er teir næstu felagsskapirnir á gottuni og siga veitst hvat vit eru í eini líknandi nøkulunda somu støðu sum sum dansifeløgini eru í og sum skótafeløgini eru vit vilja eisini sleppa inn í tanngóða felagsskapin har sum mann sleppur undan at betala skatt av teimum fyrstu hálvtrýss túsund øh eg haldi eisini at tað kom fram at at dansifeløgini vóru ikki so øgiliga sannførd um hvussu neyðugt tað var við hesum tað haldi eg uttan av skal siga nakar upp á nakkan á nøkrum og samstundis gjørdist kótarnir eisini greitt ati at íveruleikanum r øll skótarerslan byggir á at mann hevur eitt eitt sjálvboðið arbeiði og eitt sjálvboðið arbeiði har fær skattafrøa samsýning er tað er tað

mentanararbeiði í føroyum tað verður seg bæði tónleikaumhvørvi men eisini sjónleikarumhvørvi at mann fekk eina nýggja mentanarlóggávu sum kanska í størri mun enn enn bara vera ein frádráttur í skattinum kundi skapt karmar fyri hvussu vit velja ati at at stuðla mentarnararbeiði sum heild til dømis haldi eg at tað hevð vera øgiliga rímiligt at at mann øll tey ungmannahúsini ella tey mentanarhúsunu sum er í landinum at tey høvdu eina eina rímiliga játtan soleiðis at mann kundi havt ein mentanarleiðara sum skipaði fyri ávísum tiltøkum galdandi sum sum so eisini kundi verið til dømis at tikið sær av av føroyskum dansi og og øðrum tónleiki m so framvegis skal eg taka dagar ímillum at velja sjónarmiðini hjá andstøðuni sum er positiv haldi eg ella at taka støðu til tað sum samgongan sigur at mann ikki tekur undirvikinher bara tí at tað kemur frá andstøðuni
velji eg at mæla til at stuðla uppskotinum takk fyri
hannus joensen eina viðmerking takfyriha formaður ba a takka pállarenafekur fyri at hann hevur tikið støðu og tað er ein góð støða tikið var ot hugsað nevnt í hesum her samanhanginum so snakkar man øla ógv um fótbóltin sum er heilt fyri seg og hondbóltur kemur kanska við eisini sjálvandi er tað nógvur felagsskapur ann kundi tikið afturat og tað rætta var at ger eina lóg fyri allar frítíðarfelagsskapir sum eru í yvirhøvur so var ein generell og øll vóru við men tá mann hevi valt at at byrja við ítróttinum so haldi eg mann kann spakuliga økja tað vit vald at taka hesa hesaher felagsskapurnar við tí at hetta kostaði so lítið afturat vit kundu gott tikið í fleiri og um mann vil hava allar jamen so søgdu vit tað tað kom at gott ger í fíggjarnevndini og rætta tað til so at tað allir vóru umfataðir tí at vit hava einki ímóti tí at allur frítíðarfelagsskapur er við mann undirmetir nokk tað arbeiðið sum liggur í frítíðarfelagsskapinum tað verður bara tikið sum ein sjálvfylgja men í framtíðini verðu ta ikki sumnn sjálvfylgi tí sjálv bor í arbeiði í í í fleiri tímar um dagin ikk tað sama sum ein tíma um vikuna og tað er fleiri sum virkasjálv
arbeiði
pállareynatigvu takk fyri formaðuri ja eg haldi at eg kann loyva mær at siga at eg kenni til sjálvboðið arbeiðið eg eri sjálvboðin venjari í dag og havi verið tað bæði í hondbólti fótbólt og flogbólti í stórsað alt mítt lív uttan at kenta eina krónu uppá tað nakrantíð so tað eg kenni væl tann partin og havi sjálvandi sympoti fyri tí umhvørvinum eg haldi bara t tað eitt sindur eitt sindur óheppið at vit gera tað til ein bara til ein skattiligan spurning ella ikki tað sum eg sakni er at vit høvdu eitt mentanarlív sumsum lóggávumólsiga hvíldi á trygdari grund enn bara vr ein einm paragraff í einari eina skattalóggáva tí tað er einki ivast í at høvdu vit høvdu vit dugnaligar mentanarleiðarar í teimum ymisku bygdahúsunum ella ungungmannafelagshúsunum sum eru kring landinum so høvdu vit havt møguleikar fyri at bjóða eitt nógv ríkari bæði tónleikarlív danslív sjónleikaralív enn enn vit gera í dag eg haldi hata er spell at vit

formaður vit hava viðgjørt hetta her uppskotið sum javnaðarflokkurini komu við og mann kann siga at grundtankin er positivur at mann vil fara hartil at siga at skótar geva eina samsýning at teir leiðararnir sum so móttaka hesa samsýningina fáa sonið skattiligu treytir sum til dømis ítróttafelagini hartil kann eg gott fylgja uppskotunum men eg hugsi at og og hetta her er ikki nakað sum mann kann siga við fullari virksem men eg hugsi at vit møguliga kunnu órógva eitt sindur tað mest dýra bara vit hava í frítíðar virksemi og tað er at

fríviliga tí at tey ynskja at gera mun tey ynskja at ge gera eitt arbeiði sum eru við til at menna okkara ungdóm á so nógvum ymiskum frontum tað verður seg ítrótti tað verður seg í frítíðarfelagsskapum o eisini í samkomum aðrastaðni sum eitt stórt stórt arbeiði ví gjørt tankin um at tey teir frítíðarfelagsskapir sum ikki hava nakrar serar inntøkur og tí ikki hava ráð at betala samsýningar at mann so ger ein skatta broyting sum ger tað at nú kunnu kannein ein ein frítíðarfelagsskapur gjalda eina samsýning sum er skattað frá upp til hálvtrýss túsund krónur akkurát sum í fótbólti og sovíðari fer tað at leggja eitt trýst á tær leiðslurnar at betala hesar hálvtrýss túsund krónurnar at nú er tað skattafrítt og trupulleikin er at tey hava ikki pengarnar og tað vil siga at nú skal orka brúkast til at fara út at fáa enn og meir pengar fyri at hava ráð til at liva upp til teir møguleikarnsum liggja inn á skattalóg so onkustaðni er tað pá ein máta er tað eikula positivt á hinari síðuni skapa vit nakrar trupulleikar sum í síðsta enda fara

atonkursvegna at undirgrava tað sum vit hava verið so stolt av og og glað fyri og nemliga tað fríviliga arbeiði tað at fólk veruliga vilja brúka ein part av síni tíð til at menna ungdómina hjá okkum og eg má siga t eg eri slett yvirhøvur ikki sikkur í hvat er rætt at gera og tí haldi eg at tað álitið sum vit hava skrivað í meirilutanum eigur at verða samtykt og at vit eiga kanska at gera og brúka meiri tíð upp á at hyggja eftir hvat er afturverðin at fara og kanska at taka djúpari samrøður eisini við teirs felagsskapir sum ikki er umfataðar v hesum lógini tí at í fíggjarnevndini var tað týðiligt at at tær vóru felagsskapur inni sum kanska ikki vóru so øgiliga sannførdur um at hetta her var rætt og neyðugt at gera men hinari síðun er eingin ivi um at at kappingin um tey fólkini sum eru dugnalig so tapa hesi felagsskapirni tí at eitt útróðfelag kann bjóða hálvtrýss túsun krónunum meðan kanska eitt skótafelag ella onkur annar ikki hevur teir pengarnir at bjóða men trupulleikin er so aftur hin og tað er tað at vissu øll feløginir umfatað av hesum so fer tað statvek at vera ein kapping tí at so fara so fer fram ein yvirbjóðing eftir teimum góðu fólkunum og úrslitið verður akkurát tað sama og so stendur mann kanska eftir í síðsta enda við at hesir felagsskapirnir sum ikki pengarnar og inntøkurnar til at gjalda hesi her fólkini sum nú eru vand við at tey skuldu fáa n í samsýning so hava tei ongar leiðarar og og tann tann størsta skaðin kann vera tað er tað at vissi hesi felagsskapirni detta niðir fyri tí eiga vit at ganga ógvuliga varliga og tí eiga vit at hugsa okkum ógluliga væl um áðrenn vit fara inn á hesa gøtuna og harra formaður síðani kundi hugsað mær líka t gjørt eina viðmerking til eina generella viðmerking til øll tey uppskotini sum eru komin frá javnaðarflokkinum eg má siga tað at tað er nakað sum tíðir uppá at hendan framgongdin hjá javnaðarflokkinum í veljarakanningum hevur strikað teimum eitt sindur til høvdið tí tað er ikki dagur at ikki tað kemur eitt uppskot fram um at ting skulu vera fyri einki tað skal vera bíligari og tað skal vera betri og so víðari tað er blivið ein ein flokkur sum faktiskt er farin at yvirdríva so nógv at eg kann ikki ímynda mær annað enn tey fólkini sum hoyra um øll hesi uppskotini at tey fara at spikulera uppá er javnaðarflokkurin veruliga blivin ein óserviosur flokkur er ann ber tað til var at bombardera eitt uppskot fyri og annað eftir sum kostar pengar eg spurdi aksel johannesen í áni hann svaraði ikki p á tað um javnaðarflokkunin ætlar at keypa eina pengapressu altso eina maskinu sumgera pengar tí veruleikin er tann at hvørja ferð ið tú leggur eitt uppskot fram sum kostar pengar so skulu pengarnir finnast onkustaðni og øll vita tað at útreiðslurnar sum vit hava havt hesi her síðstu árini eru alt forstórar útreiðsurnar vaksa alt ov nógv tað gjørdu eisini undir síðstu samgongu og upp á eittanna týspunkt má mann koma har til at tað ber ikki bara til at lata útreiðslurnar renna avstað tað tíðir ikki at e er nga vifyri at vit kundu samtykkja nøkur ting men máti skal vera við eg haldi at javnaðarflokkurin sum sita andstøðu áttu at tikið seg saman og víst eitt sindur meiri av ábyrgd av tí sum gera tí eg trúgvi ikki at fólk hoppa upp á øll hesi her glorifiseraðu uppskotini sum tey fara at gjøgnumskoða at javnaðarflokkurin óserviøsur tá tað kemur til tað politiska segði formaðurin í javnarflokki havnm fyr einin løgu síðani at javnaðarflokuri hevi sitið í síðstu samgongu og tá var yvirskot hvørt ár men aksevl johanesen veit væl at grundin til tað gekk so væl økonomiskt tað var politikkurin frammanundan tað borgarligu samgonguni sum fekk búskapirn aftur á rættkjøl vit fingu ígjøgnum fór flagskattin vit fingu avtalur um um um makrelin og sum skaptu stórar stórar inntøkur vit høvdu i fantastiska framgongd vit fóru frá minus seks hundrað milliónir upp til eitt null og so heystaði undanfarna samgonga ákóðan av tí og ein grund til at eisini bleiv yvirskot tað var tað at tað var so stóra tað var eingin meiriluti sið samgonguni og hon fekk ikki gjøgnumført ja at siga nakað sum helst eg kanska for nógv sagt men tað var óygvuligalív

fyrst er ta djóni nols joensen gersovæltakk fyri harra formaður ja nú brúkti jakon mikkelsen meginpartin av tíðina upp á ati tosa um yvirskipað undirskot og yvirskot og tað má sjálvandi svíða hjá hjá einum so royndum politikara sum hevur verið víð geyminum leingi at hendan samgongan hevur so stórt undirskot at vísa á ferð aftana ferð men lat tað fara otað burdi ikki tikið nakar frá hesum uppskotinum sum vit skulu venda fokusið aftur til tí at tá ið tað verður nevnt at mann eigur at finna alternativar stuðulsskipanir til til hesar frítíðarfróskapin so hevur veit eingin reiiliga eingin hevur nakað boð upp á hvussu mann ger tað og tí er tað kanska byrja soleiðisnar við ítróttinum og av tí at kanska ikki nakað greitt boð er akkurupp á hvussu mann kann ska kann geratil eina alternativustuðulskipan so haldi eg at eitt slíkt uppskot sum hetta her kann vera eitt gott stig á leiðini til hesar felagsskapirnar í hvussuferð sum eg haldi yvirskipað tað er eis samfelagsgagn a gera e samfelagsgagligtgott arbeiði og og at tað er fyribyrgjan av øgiliga nógvum tingum kansn spara samfelagnum nógvar pengar í hinum endanum tá ið mann

eja nú segði djóni natije brú meginpartin av tíðini til at yvirskifa tað tað passar nú ikki tað var líka endanig brúkt slutta av við nei eg eg haldi eg royndi at fáa sagt tað at uppskot kjarnan í uppskotinum er positivur men trupulleikin er bara hvørjararu avleiðingarnar og har eri eg bangin fyri at vit ikki ordiliga yvirskoða akkurát um nú hetta her fer at gagna tað sum vit kunnu hugsa okkum ella um tað kanska fer t at vera startskotið til at mann kommerseeliserar tað sum í dag er fríviligt og at mann faktiskkt dregur inn tann handilsliga partuin inn í skótarørsluna og allar allarfrítafelagsskapirnir og at teir bukka undir byrðini tí teir hava ikki inntøkurnar pengarnar til at betala hesar lønirnar sum fara at koma men eg viðurkendi blankt út at eg kann ikki vera púra vísur í hesum her og tí
haldi at vit eiga at hugsa okkum væl um og gera eitt gott arbeiði fyri at finna út av hvussu hetta her skal síggja út so er tað
edva jacobsen gersuvælaraformaður ja eg faktiskt samd í niðurstøðuni sum vit koma til nú í hesum uppskotinum vit hava hatta galdandi inanfyri ítróttin og og tað hevur verið bleiv so hækkað men tá ið mann tað var fígjarnindar formaðrn eisini inni á visti mnn fe at hyggja ta meira yvirorna hvussu skal mann sogrýpa ettar han tí at eg prova sett eitt sindur inn í tað í sambandi við hetta her uppskotið eisini onkurstaðni uttanum okkum vist e fara kanska onkur lond sum liggja okkum tætt uppá sum eisini siga tað at tey er við at missa onkur kanska koma eftir aftur men tey missa missa takið á tí sum eitur sjálvboðið tí at tað vísir seg at tá ðmann hevur tiltøk so blíva tað so nógv fólk inni millum sum skul verða hava tað betalt at tað blívur demotiverandi fyri ella tað ger nakað við ein sum so ger somu uppgávu ikki fær tað betalt tí skal mann eitt sindur hugsa um hvussu langt mann fer hvussu nógv av tí sjálvbodna og er tað sjálvboðið ta tá ið fyrst pengar

ceseharra formaður eg haldi eg kann bara siga at eg eri rættiliga samdur við tí sum edva jakobse segði
ja og so er tað
jóhannes joensen farija nú viðgjørdi miklesend eili nógv javnaðarflokkin og nógvar tann góða uppskot sum javnðarflokkuri kemur við sum altíð er sjálv fíggjað sman hevr roynt at funnið pengan til eg vísti hetta uppskoti kostað hundraogtrýss krónur og har kom man tikið kanska eitt hundrað o týsund frá á fíggjarlóginum fyri tað at byggja eina nýggja høld suman ikki ífótbóltssølsu man ikki veit enn hvar skal vigjast tað eru fimm komma níggju milliónir nei hevur mann so eftir sum eog mava brúkt hundrað týssu krónu til etta heruppskotið so har er einki problem við tí men tað er bara tað at tá i man kemur við uppskotum sum eru skilagóð sað e eitt sindur trupult at góðtaka tað tá mann situr í samgongum tá tei r andstovinin kemur vi íð so eg st har vit kunnu snakkahaldið í okhvurt íkelsani men eg haldi heta eitt gott at uppskot og tað er øgiliga nógv sum fáa gleði av at mann samtræras sovortað uppskot sum kostar lítið men gagn
nógv takk fyri
harra formaður eg haldi atviðmerkjarin eigur at leggja sær í geyma at tað at taka hundrað túsund ella fimm hundrað túsund eina millión av einari ílogu og so brúkar hann til raksir tann raksturin verður hvørt ár so so tað er tú kanst ikki ordiliga brúka tað sum eitt ein eina grundging fyri at fíggja eina raktra útreiðslu men tá ið tað er sagt so so eg eri eg samdur við johann sigu ohonsen at a at at at tað eri spektur í hesum taknør janvearpi sum eri góður og sum eg taka undir við men eg eg eri ikki komin á mál í at vordera um hetta her í síðsta enda hevur tað gagniliga áðrenn sum mann kundi ynska og tí haldi eg vit eiga at taka undir við uppskotinum ella álitinum hjá meirlutanum um at arbeiða meiri við hesum uppskotinum soleiðis at mann tryggjað sær at ikki fær óheppin áðrenn
takk fyri
so er tað aksel hjá hann senn ikki í fólk ja takk fyri harra formaður nú skal eg ikki viðmerkja tí sjálvt tí tøkiliga uppskotin tað havi eg gjørt men jakob mikkelsen brúkti nógva sínum talu tíð at tosa um javnaðarfólkini og fíggjarliga ábyrgd eg skuldi gera púra klárt fyri jakob mikkelsen at fíggjarliga ábyrgd hevur stóran týdningur fyri javnaðarfólkini tá vit sótu við landsstýrisloysn í tvey hundrað og fimtan tá ið landsstýrisloysn havt undirskot í átta ár og settu okur fyri at venda undirskot og yvirskot og tá gjørdu vit longu fyrsta árið eitt stór yvirskot øll árini tí ið verjum hann má staðfesta at tann nýggj samgongur hon tók við stóð tað mær nakað fáar mánaðir at venda tað stóra yvirskotin til eitt undirskot og tað verður eitt høvuðsmál hjá eina flokkin at venda tað aftur til yvirskot tá vit einaferðir aftur seppast á mat
landsins leiðslu takk fyri
so er tað jco mickelsen harra formaður fólkaflokkurin og javnaðarflokkurin hava samstarvað oftani og tað hevr vei ittgott samstarv hóast vit hava kanska verið ikki samdur um alt s hava vit altíð fingið nógv burturúr men av óranns sakilan orsøkum so hevur javnaðarflokkurin blakk lista fólkaflokkin hann hevur sagt ð at vit vilja einki hava í fólkaflokkini at gera og tað haldi egeri ein ein ein ógvuliga undarligur máti at vera uppá í politikki tað er eingin ivi um at at vit høvdu kunnað nákt langt eisini saman við teimum tað vita teir eisini men tað er kanska meira av politiskum taktiskum orsøkum at hetta verið men vónandi fer javnaðarflokkurin koma á betri tankar sum tíðin líður aksel johannesen vísir ferð aftan ferð á at undanfarna samgonga hevði eitt yvirskot nen aksel johannesen veit útmerka væl at tað at samgongan frammanundan tann borgarliga samgongan veruliga fekk útreiðslurnar t mann helt aftur við teimum almennu útreiðslunum meðan inntøkurnar vuksi upp um soleiðis at vit komu burtur úr tí stóra hallinum sum var tá ið vit byrjaðu tann gongdin og tað at vit fingu nógv nógv meir inntøkur bæði frá fiskivinnuni og frá alivinnuni og vit fingu eisini stórt virksemi í landinum sum millum annað flagskatturin var orsøk til tað skapti var við til at skapa vælferðina í samfelagnum og tað fekk undanfarna samgongu eg gleði av men vit skul ikki brúka meir tíð upp á tað veruleisin er tann at at hetta er itt uppskot sum up á ein máta er eitt gott uppskot men sum vit ikki hava gjøgnumskoðað ordiligaakkurátu
gerða tær sum eru ynskrar takk fyri ja so er tað
ja heta var upskot frá mær sjálvum og gjónnals joensen vegna javnaðarflokkin um at javnstilla skattafríði n fyri sjálvboð íð arbeiði og hetta er fyri ávísa frítíðarfelagsskapir men tað kundi so eisini verið í allar frítíðarfelagsskapin tað legda eisini upp til at at fíggjarnevdin kundi rættað til men tað evr so ikki gjørt mann hevði heldur valt at vera í móti hví gera skipanir og serskipanin rítíðarfelagsskapi tað kostar ja men hvat fær mann inn aftur sum samfelag í hin endanum tann spurningurin setir mann sær yvirhøvur ikki vit hava tosað so oftani um at arbeiða fyribyrgjandi við ungdómi og við børnum soleiðis at vit kunnu hava tey við í einum positivum felagsskapi einum janligum felagsskapi har sum tey kunnu vera virkin og hugbundin og klárað seg væl í lívinum seinni og vit hava heimini vit hava skúlarnar vit hava dagstovnar vit hava eisini frítíðarfelagsskapur og har er ítróttin ein stórur partur av tí og tíbetur hevur ítróttin eina serskattaskipan sum hesa og hon gagnar eisini ófatiliga væl úti á ítróttalívinum nú eg havi eg verið virkin og eru virkin innan fyri nógvar fefrítroðfelagsskapir og eg veit tað stóra arbeiðið sum hevur gjørt har hvussu stórt er og hvussu umfata ho taer og tá ið mann tosar um at at brúka ein og tveir tímar um vikuna so tosar o slett ikki um tað tí tí tað nógv sum brúka ein og tveir og fimm tímar um dagin og vistmann hugsar uma hesim fólkini eisini arbeiða eitt vanligt dagligt arbeiði so brúka tey oftani ein part av sínari arbeiðstíð næstan til at hjálpa innanfyri hesar frítíðarfelagsskapirnar og sum var bangin fyri at alt tað sum eitur sjálvboðið arbeiði blívur burtur nei tað blívr tað als ikki tey sum altíð verða neyðugt at hava sjálvboð ið arbeiði tað einasta sum hetta ger tað ger tað at tey sum eru so aktiv á økinum at tey fáa eina lítla samsýning ger at tey kunnu verða verandi tí nógv av teimum brenna út tey kunnu til dømis ikki stytta um arbeiðstíðina og heldur brúka tíðina við frítíðarfelagsskapinum sum partvísar arbeiði ella sum hvussu ein ein stuðul tað er fleiri førum soleiðis at mann ikki kann mann kann skera seg meira frítíðarlív tí mann skal arbeiða so nógv mann skal vinna til lív sins uppihald og tí hevði tað veri upp á so pláss at sæð hetta sum ein heild tað er er ótrúliga viktigt haldi eg at vit hyggja eftir hvussu kunnu vit fyribyrgja keðiligum gongdum innan fyri til dømis rúsevnir innan fyri tað at vera uttan fyri pp á einlanan máta og endaðu við keðiligum støðum í lívinum hetta er millum anannað ein pallur mann kundi stuðla frítíðarlívið er øgiliga viktigt fyri menniskja og tað er alt frítíðarlívið tað er líkamikið hvat er ítrótturin er ein stórur partur av tí men tá ið vit nevnað skótar her og føroyskan dans til dømis og talv og annað jamen so eru fleiri aðrar eisini sum vata ikki nevndir her men vit hava einki ímóti at mann tekur alt undir ein hatt vissi landstýrismaðurin í fíggjarmálanum koma við tí ella vísa á tað jamen so taka vit sanniliga undir við tí eg haldi allir frítíðarfelagsskapir sum eru gagnligir fyri samfelagið eru viktigir vist mann hyggur eftir hvat ið hvat ið vil vilja gera innanfyri nú nevndi rúsdevurnar í áðni innan fyri sálarligu heilsu hjá ungdómi o ungum og børnum og eisini eldri so snakka t allarte um at fyribyrgja vit mugu fyribyrgja tey koma at vit koma í ta støðuna at tað endar ein stór kø úti á landssjúkrahúsinum ella úti í sjúkrahúsverkinum og vist tú skal fyribyrgja so mást tú seta pengarnar inn har sum fyribyrgingin er tað nyta iki at spara í fyribyrgingarpartinum

og tað er meir soleiðis vit hugsa at vit hugsa tá tú komu til viðgerð tá man e blivur so so galið at mann má viðgerast tá er tað vit royna at fáa pengar til høldar men tá kanska for seint vit skulu heldur hava pengarnir her á borðinum í fyribyrgingarpartinum og fyribyrgingarpartin er millum annað at stuðla frítíðarfelagsskapinum og teimum fólkum sum virka har og vit vit ii hvat framtíðini fer at bera men vit vita tað at tað krevur meira o meira at vera við í frítíðarlívi og arbeiðslívi tí vit eru jú sera stolt við at arbeiða nógv og spurningurin um tað er so gott í longdini tí krøvini vera strri or størri til okkum sum menniskjur at virka í dagligdegnum og tað var eisini størri støri krøv í frítíðarlívinum tí tíðin stekkir ikki til og spurningurin so hvør hevur so tíð at virka fýra fimm seks tímar um dagin í frítíðarvirksemi tað verða færri færri sum hava tað tíbetur er mann fingið eina skipan un ítróttin soleiðis at mann kann virka í ítróttinum soleiðis til dømis at venjarar o ungdómsvenjarar og onnur kunnu fáa eina samsýning tað ger so at børnini og ungdómurin fær venjarar sum eru væl kvalfiseraðir hava tikið skeiðir og annað og duga væl at virka saman við børnunum gera tað at børnini eru glað og virkin í til dømis ítróttinum men sama møguleika eiga aðrir frítíðarfelagsskapir eisini at fáa eg kann ikki skilja hví mann hví mann ikki vil tað hví skal mann gera mun tað vi g ikki fata og tað mann snakkar um hetta hetta her uppskotið kostar hundraðogtrýss krónur meir og so er tað ábyrgdarloysið tað fati eg so slett ikki tí mær vitandi so hava vit samtykt uppskot her á tingi fyri fleiri hundrað milliónir

og tað er eg kann nevna so ræðia nógvar frítíðarfelagsskapir sum eru dugnaligur til sítt arbeiði ella sum eru øgiliga góð fyri lokal umhvørvi og og fyri føroya land og har er eisini skomu mill annað men altso visti mann ikki vil seta pengar av gera íløgur í fyribyrgingarøkinum alts a vlsiaga á hesum økinum ja men so konnu mann bara gjalda tað seinni og tað vit vísta á eisini í øðrum øðrum førum trupulleikin hjá tingfólkum er nokk tað at tey kunnu ikki orligan máta hvat að gagnta gevur tað síggja bara eina útreiðslu her o nú men dugir ikki ordað at síggja hatfygagntað gevur í longdini mann kundi kanska gjørt kanningar og og víst á eg veit at fólkaheilsuráðið hevur verið úti fleiri ferðir og og sagt tað at tað at fólk eru virkin hevur so ómetaliga nógv at siga bæði fyri ta fysisku heilsuna men eisini sálarheilsuna og tí eigur tað eisini at vera inni í roknistykkinum men tað vísir seg at tað er bara pengaspurningurin sum er á á áá borðinum tað er bara tað um um um at tað kostar for nógv og so eisini hesini tankin um at fær nakar at tíma sjálvboð í arbeiði sjálvandi verður tað neyðugt við sjálvbondum arbeiði tað at arbeiða ein tveir tríggjar tímar um vikuna við ungdómum ella við við frítíðarloyvi tað er neyðugt og tað skal heldur ikki lønast men tað er tað stóra arbeiðið sum ofta má lønast tí tað krevur so so eg hugsi at hetta her er eitt skilagott uppskot eg havi einki ímóti og tað tað havi vi eisini víst her í løgtinginum einki ímóti at allir frítíðafelagini koma við og mann kann eisini difirensera eg veit at tað eru hálvtrýss túsund krónur fyri ítróttin tað kundi tildømis verið tíggju túsund krónur fyri annað frítíðarlív ella tjúgu túsund fyrst og og ofta er tað soleiðis at man eisini vísti á at at fótbólturin hevur har nógvir pengar í fótbóltinum og hondbóltinum byrjar tað nú eisini og kanska í onkrum øðrum ítrótti men tað eigur ikki at vera tað sum stýri tí tí so mikið bíligari verður tað at aðrur frítíðarfelags skal koma við í mínari verð so er hetta skilaleyst ikki at samtykkja uppskotið og tað kemur at kosta í longdini tað kemur okkum aftur um brekku eg dugi at síggja at taðhevur eisini verið í øðrum uppskotum her á tingi at mann hevur felt uppskot sum eg hal havi givið góða meining kanska tí at ansirin kemur við tí eg veit ikki veit ikki hví men men altso tað er ofta uppskot sum hava sett inn altso sett pengar av fyribyrgingarpartinum soleiðis at ung dámar ikki enda út í óføri ella børn og tá vil mann ikki gera íløguna men mann vil gjarna gera heina íløgu í okkurt annað so tað draga seg eisini um raðfestingar og eg haldi í fleiri førum vit raðfesta skeivt vit raðfesta ikki menniskjuni vit duga betur at raðfesta tunlar kanska ella sovorðt sum er mann kann síggja aftur tær raðfestingar ar vit gera í hesum førinum tær síggja vit kanska iki aftur nú men kanska í framtíðini einaferð langt út í framtíðini eg síggi fyri mær at tað verður verri verri í framtíðini at fáa fólk at virka í nógvar tímar í nógvar dagar um vikuna í frítíðarfelagsskapinum tí tað er so nógv annað sum verður kravt av fólki so antin mugu vit hava fleiri fólk at virka í frítíðarfelagsskapinum styttri tíð ella royna vit at hjálpa teimum sum virka nógv í dag sum tað ikki brenna út og eg meini at hendan skipanin burdi verið galdandi fyri allar frítíðarfelagsskapir um hon kann deferenserast
hn altíð diskutera takk fyri ja takk so e að við
íimerkingar tyrr elspet mersetis gunnestótur ger su vælja takk fyri harra formaður tað er serliga ett her sum røðarin inni á hetta her við at arbeiða fyribyrgjandi tí at tað er ein ein ein vinnara sak akkurát hetta her sum hann nevnir í staðin fyri at mann skal líkasum taka upp aftur tá tey komu har til at mann skal hava sykuloghjálp mann skal hetta a mann skal lita og ikki tí tað er tað eru pengar settir av til dømis til sykulogiska hjálp tey millum fimtan og fimmogtretivu eg minnis rætt tað kunnu tey fáa gradd sálarliga hjálp men sum røðarin nevnir lat okkum arbeiða beinanveg frá tey er heilt lítil allan vegin upped soleiðisnr at tað verða upptikin og síggja virði í til dømis ítróttinum og og serliga hesin felagsskapurin er so heilt fantastiskur sum sum er øgiliga góður fyri eitt menniskja tí at vit eru soleiðisnar at vit vilja gjarna hava tað sosiala so eg haldi tað er øgiliga gott at røðarin kemur inn akkurát á tað hetta fyribyrgjandi við
ítrótti takk fyri
ja takk gerst væl jóannes joensen ja eg eri samdur viðmerkstøddur í at at at at ítrótturin og frítíðarlív er hevur sera stóran týdning fyri sálarheilsuna og fyri menniskja sum heild tað undrar meg bara at vit ikki duga at raðfesta betur tí tí sum elspæl marcelus gunnarsøkuna eisini nevnir so er tað tað teg við at fyribyrgja seta vit inn har og so spara vit krónur sum stendur í viðgerðini men vit tora øgiliga illa at seta pengarnar av til fyribyrgingina vit komu heldur til tað at vit hava verið noydd at brúka pengarnar í viðgerðini tá ið áttaðu pengarnar kanska skulu vera meir framskygd og hugsa mær frammanfyri frámetur og tora at gera íløgurnar í fyribyrging

s joensen ger svæltakk fyri harra formaður ja tá ð mann tosar um um beløpur á fíggjarlógini og hvørt á sínum so var tað ein løgmaður sum einaferð segði piparnøtur haldi eg og tá ið mann tosar um hetta uppskotið so er tað øgiliga smáar upphædir vit tosa um sum kunnu gera ein øgiliga stóran mun serliga í tí sum johannes joensen nevnir í sínari røðu heta her við fyribyrgjan og hvat vit kunnu leggja upp fyri tí at eg fái akkurá upplýst nú her og tinginum onkur nevnir at eitt forlop kanska í einiri rúsevnisviðgerð kanska smann fer á á blákrossi ela eitt slag av taskan tað er hundrað túsund krónur fyri eitt skeið kanska at vera har so set men hetta upp ímóti hvat tað kostar kanska í mun til hvussu nógvum nógvum vit kunnu lofta við at hava bønung í í sunnum frítíðarfelagsskapum so haldi eg ta er nokk so áhugavert at samanlíkna tey tey bløpuni atvat
veyt eru í í holt vika takk fyri harra formaða
ja takk ger so væl johanes joensen takkfyrhara formaður ja púra ræst sum jónanhols joens sen sigur vit hava tosað nógv um ett her eisini hetta her við at duga og tora at at siga jamen vit mugu gera íløgurnar her tí ella koma tað bara seinni jákum mikkelsen var her uppi og segði ati undanfarna røðari segði tað at ja men hetta kemur at kortað hvat kann tað blíva til tað vísir seg alla tíðina at vit tora ikki at brúka pengarnar hjá nakað sum vit ikki kunnu máta og viga vit tora t bara at brúka pengarnar tá tað fór seint og sum onkur nevndi her ja tá ið vit skulu hjálpa úti á í sjúkahúsverkinum jamen so tá er tíma løg nógv hægri enn her so at alt visti mann hyggur eftir samfelagsliga og búskaparliga so loysisr tað seg nógv betur at seta inn á hesum økinum við frítarfelagsskapinum og í í byrjanini av fasini enn í endanum tá gongdini er gingin skeiv otað vita vit men vit tora bara ikki at gera tað sum

takk fyri harra formaður ja eg haldi athugtøkini vera blandaðu eitt sindur saman undir hesum orðaskiftinum tí viðhvørt sum undanfarni røðari til dømis jóhannus joensen hann tosaði um

pengarnar at at at mann mann er mann ikki sinnaður tá ið tá ið tað er slíkt sum annar frítíðar mentanarvirksemi so er man ikki sinnaður til at koma út við pengumum og sovíðari og altso hetta hetta uppskotið er í grundini ikki ein spurningur um pengar yvirhøvur ikki hetta er ikki eitt uppskot um at stuðla við pengum men hetta er ein ehetta er ein spurningur um at javnseta nakrar frítíðarfelagsskapir sum ongar pengar hava í veruleikanum við ein part av ítróttinum sum hevur eina rúgvu av pengum og tað verður øiliga ringt tí atvisti tú tekur til dømis dansifeløgini til dømis eg haldi at búskeptið hjá dansifeløgunum í føroyum eru syrka hundrað túsund krónur altso tað er so lítlir pengar vit tosa um at tað er eingin sum helst skattir yvirhøvur av av teimum pengunum sum landið skal geva avkall upp á um hetta uppskotið verður tú kanst tosa um aðrar ítróttagreinar hvar ið ein rúgva av fólki eru virksom ígjøgnum alt árið viðhvørt gjøgnum sesong viðhvørt ttaka til dømis svimjing svimjing hevur altso tað er ein rúgva av fólki sum eru luttakandi í svimjing sum sum hjálparfólk og sum tá ið kappingar eru o kappingar eru nógvar faktiskt tá ið korona ykkir her og tað er eitt ein ørgrynna av fólki sum luttaka men tað er ikki ein króna sum ferðast ímillum frá svimjifeløgum til fólkini tí tað eru børnini hjá teimum sjálvum og tað eru eingi pengar íslíkar í í íslíkum virksemi og so kanst tú taka skótarnar til dømis skótarnir selja ongar billettir men løgtingið hevur valt at játta stuðul til og er tað soleiðis at mann ynskir at mann skal halda lív í mentanartilboðum við pengum so haldi eg at ein frægari máti er at viðgera um vit skulu stuðla við pengum við játtanin á fíggjarlógini við kanska at hækka onkra játtan soleiðis at tað koma eitt sindur fleiri pengar inn í so tey fáa yvirhøvur ráð at gjalda leiðarum og hjálparfólkum nakrar krónur fyri at luttaka

vit kunnu deila frítíðarvirksemið ella hvat vit kallata ítróttavirksemið upp í tvey tað er tað sum er sjálvboðin virksemi og so kunu vit taka og so kunnu vit siga tað sum er lønt virksemi og fótbóltur av tí at fótbóltur er blivin ein yrkisítrótt so eru pengar í fótbólti so at siga allan vegin ígjøgnum kanska í onkrum av teimum smærri feløgunum kring landið er lítil og eingin peningur men í teimum flestu feløgunum sum hava alla rektina uppeftir frá børnum og upp til bestu deildirnar har eru pengar og tað eru meiri pengar í mannfólkafótbólti enn í kvinnufótbólti men tað kemur meir meir peningur eisini inn í kvinnufótbólt og har hevur mann ásannað tað at skulu vit lyfta okkum og luttaka so verða noydd til at yrkis gera fótbóltin frá heilt frá teimum smáu av soleiðis at tá ið tey venja og læra at tey venja og læra rætt fysiska venjing soleiðis t at kroppurin hjá teimum ikki fer illa av tí nógvu venjingini sum tey fáa tí tí tann eliterað venjingin byrjar rættiliga tíðliga og tí setir mann professionellar venjarar sum fáa løn fyri sítt arbeiði og nógvir av hesum her høgt mettu fótbóltsvenjaranum tað eru venjarar sum eisini taka sær av ungdómsdeildunum og stýra hvussu øll venjingin verður fram og so víðari og fyri at kunna hava kappingar sum eru reguleraðar eisini eftir internationalum ella altjóðan máti so má mann hava dómarar sum eru útbúnir má man hava linjuvarar sum hava tikið tikið síni skeið og fyri at kunna halda tær kappingarnar so so fáa tey løn eisini í nógvum førum eftir altjóða reglum og tað eru tey tingini sum mann hevur roynt at regulerað eitt sindur við at geva ein lætta í skattinum tað sum hetta her tað sum viðgerðin í fíggjarnevndini hevur í stóran mun øsnúð seg um eisini tað er hvar seta vit markið tí onkur av teimum sum varð biðin um at koma inn segði tað at ja hann visti ikki men taðhevð verið fínt hjá teimum vist tey kundu tey høvdu stór hølir og tað var tungt at gera reint og tað hverir fínt við seg ið mann kundi lønt onkrum reingerðafólkum og tey kundu fingið ein ein skattalætta men tað hjeg slett ikki tað hetta uppskotið snýr seg um og tí er tað eisini ein spurningur um hvar seta vit markið fyri skattalætta til

svisu vit taka svimjing og skótar o so víðari so er tað typiskt virksemi sum hvar ið leiðararnir ikki fáa løn og spurningurin er vissu vit seta hesar reglurnar at galda fyri fyri mentanarogfrítíðartilboð sum í dag hvar eingir pengar eru tey ikki fáa løn ella samsýning og vit seta hetta her at galda fyri tey koma vit so at føra til eitt eittla annað slag av av av kreativiteti at nú fáa tey hendan her skattalættan og tí mugu vit eisini innføra eitt slag av løn innan fyri økir har sum eingin løn er í dag og er tað gott altso kemur tað at hjálpa ella kemur tað at taka frá tí vissi nú onkur av teimum hevur atgongd til onkrar pengar sum gera tey kunnu betala løn og eitt annað felag á einum øðrum stað sum ger akkurát tað sama yvirhøvur ikki hevtir sama møguleika fyri at gjalda løn kemur tað so at skapa ein mismun tað mugu vit eisini hugsa um tí mann skal tosa um javnar reglur fyri javnt virksemi fyri ta virksemið sum eg líka og tí hevur haldi eg tann stóra avbjóðingin er hvar seta vit mørkini tí eru hvussur mítt uppskot at ynskja vit at til dømis varð jónlas johannesen inni og greiddi fíggjarnevndini frá avbjóðingunum sum føroyskur dansur hevur og tað var ein partur av haldi av nevnsendingini í gjár hvørjar avbjóðingar føroyskur dansir hevur er tað so at politiski myndugleikin blívur samdur um at mann má gera okkurt fyri at føroyski dansurin ikki skal doyggja út so haldi eg at kanska tann rættar leiðin er at fara at gera onnur tiltøk millum annað at stuðla við meiri pengum soleiðsnar at mann hevur at dansifeløgini hava ráð at gjalda leiðarunum eina samsýning tí ein skattalætti til eina til til onga samsýning hann hahann ger ongan mun altso tað mugu vera pengar áðrenn nakar skattalætti so soleiðirnar síggi eg upp á tað eg haldi at avbjóðingin er at finna hvar vit seta markið fyri ímillum yrkisfrítíðarvirksemið og so sjálvboðið frítíðarvirksemi tí vit kunnu við at gera nakrar ójavnar skipanir so kunnu vit skeikla og politiskt oyðileggja og tað hava vit gjørt fyrr alts løgtingið hevur fyrr gjørt seg sekt í at blanda seg upp í millum annað tað eina árið so játtaði løgtingið eina serstaka upphædd til hondbóltin og tað skapti stóran stóra ónøgd og mistrivnað millum aðrar ítróttagreinar tí at løgtingið við tí vinkli sum vit hava herufrá hildu at sjálvsagt skal hondbólturin hava meiri pengar tí at hondbólturin fer við at lyfta seg men vit dugdu ikki af okkum út at tað hevði aðrar negativar avleiðingar ogtí skulu vit sjálvandi fáa landsstýrismannin á økinum at lýsa hetta økið og tað er tað sum vit eftirlýsa í okkara áliti
takk fyri harra formaður ja takkist tú við mær sigarligt
tag er jóhannes joensen ger so væl takfyhar formaður ja billiustinusen koma inn á nógv áhugavert slet ikki tað eg hugsi bara at tá mann sigur tað at mann vil hava landsstýrismann at lýsa økið so blívur tað oftan til tað at tað vara eitt álit sum ar latið eina skuffu illa einki verður gjørt g hugsi at hannkoma inn á hetta her við at ítróttin nei fótbólturn var fyri seg líkasum ella kanska ítróttiri á nógvum økjum men so komm mann væl gjørttvær skipanir har sum mnn hevði eina eina øðrvísi skipan til til annað frítíðarlív enn ítróttin men óðansak hvat so so mugu vit tora at brúka pengarnar at stuðla og visti mann sigur tað visko stuðla direkta við við við við íløgum ella við játtan men so dugi eg heldr kkiat síggja tað at vit gera tað so nógv eg kundi hugsað mær at vit snakka minni og kanska handlað meir tí eg dugi ikki a síggja at játta so nógv til annar frítíðarlív í mun til kanska aðra játtanir vit hava annars haldi eg tað at mann eigur at líkastilla skipanir soleiðis at øll eru líka fyri lógini tí burdu tað verið soeisær allir frítíðarfelagan

hevur tú teg til trýst væl bilissinsin ja tað er har vit eru ikki heilsamdir tí eg haldi at markið ímillum eina yrkis ítróttagrein sum fótbólturin er og so aðrar mentanargreinir bæði ítróttur og dansur og skótar og so víðari hvussu ger mann tað upp og hvørjar avleiðingar kann tað hava at mann setir slíkar skipanir inn í tey í tann goyran vit vit stuðla nokk so nógv altso á fíggjarlógini so játta vit hálvt annað hundrað túsund til leirnafelagið vit játta trý hundrað og hálvtrýss túsund ungmannafeløg við játta ellivu hundrað og tjúgu túsund til onnur endamál og vit játta listafólk pengar vit játta eina komma tvær fimm til skótarørslu og so víðari altso tað eru tað eru fleiri kontir á fíggjarlógini og tær blíva fleiri sum árini ganga við stuðuli til frítíðar og mentanarvirksemi men akkurát hetta her við at fara inn á skattalætta tað skal gudsur definerast øgiliga væl og tað er tíðir sita tað má landsstýrismaðurin gera við við tí vitan sum eitt eitt fíggjarmálaráð hevur
eg
jatakk so er ta edva jacobsensum fær n viðmerking gerso væl takk fyri harra formaður hevð eina viðmerking í áðni eisini tí tað er akkurát hvussu langt skal mann fara og hvussu hvussu broytt og tað tað er eisini vandamikið tað at alt sum eitur sjálvboði ferð sín veg tí at onkur fár betalt onkur ikki veit tað er ikki so einkult hett her og tað er heldur ikki sleiðis atakkurát að seta ímóti ítrótti tá ið tú kemur til til dømis dansifeløg so er tað ein ein mannkann siga atað er ein ein ein djúp mentarnararvur hjá okkum sum kann øgiliga skjótt blíva burtur hvat við at mann møguligat hevði tað sum ein part av ja undir kvøldskúlaskipanina til dømis tí at tey sum veruliga skulu verða skiparar í dag tey leggja nógva orku í at duga hesi her kvæðini uttanat og sovorðið vær ikki kat fella burtur við særvar undir kvøldskyskipanina so hevi tað verið verðið lont til tann sum tók sær av tí millum annað eftir bara nakrar tankar um hvussu lofta man tí í eina sovorðnari skipan tí henda skipan kann kann gott vera endaleys um hvør kann koma undir og hvussu tað skal vera lønt og hálvtrýss túsund

ja takk ger sovæl bilistinsen ja altso tað ertað er visti tú gjert tað til eina generella skipan so trúgvi eg at tað verða ótrúliga nógv fólk í føroyska samfelagnum sum sum koma at hava eina samsýning upp til hálvtrýss túsund krónur altso tú kanst bara taka til dømis alt virksemið sum fer fram í samkomu tað er eitt hav av ungdómsleiðarum og leiðarum sum í dag gera sjálvboðið arbeiði men tá ið meira og meir pengar koma inn í tl virksemi so slep mann ikki undan at tað eisini kemur eina ávísur kreativitetur inní kann taka rógving svimjing og sovíðari sovíðari á tso tað er tað er ein rúgva av sjálvbodnari arbeiðskraft og fólk gera tað við gleði og tey seta eina aðra í tað men tá ið skattafrælsi skattafrítøka kemur inn so skapar mann eitt nýtt eliment sum ikki var har áðrenn sum kann vera við til at skeikla nøkur ting otað er
kki meiningi við tí altso hetta byrjaði við yrkis fótbólti men nú flytur tað seg langt yvir á onnur ting
har var
takk fyri formaðurin eg ivist ikki í at samgonguumboðini ikki vilja skótarørslini o dalsfeløgum ilt tað ivist ikki í eg haldi at biljussinussen hevurargumenterar sum hann um sum ofta seg argumenterað væl fyri sínum sjónarmiðjum tað sum kanska kann tykjast nokk so tunt tað er tað at sjónarmiðið um at tað er eitt andstøðuuppskot fyllir nokk so nógv hjá samgonguni í sgonguargumentatiónini tað haldi eg ikki er eitt nóg sterkt argument samgongan er ikki so sterk at hon ikki hevur ráð til at veita andstøðuni a einar hjálpandi hond við stei ho klárar at lyfta eitt mál upp í ljósið sum hevur týdning og hetta málið hevur týdning men eg eri samdvið billjusstinusen í tí prinsipiella spurningin at hann kann vera eitt sindur trupul hvussu langt skulu vit fara og har átti kanska samgongan heldur at roynt at útgreina tann spurningin heldur enn baraat afturvísta uppskotinum takk fyri
gsælbja tað er tað er tað er júst tað sumeg haldi eg royndi at vísa á at hvør kann útgreina akkurát tann spurningin hvar ið eitt mark gongur og hvørjar avleiðingar tað hevur at mann ger tað til eina generella skipan tí tað hevur altíð tað er altíð ein ein avbjóðing hvar setir tú tey mørkini tá tú tá tú ert inni á so gnøkrum gráum økjum sum hetta her flytur seg inná og tí haldi eg at tey sum eru best egnaðir til tað eru fíggjarmálaráðið sum sita við allari vitanini og tað kundi veri áhugavert at fíggjarmálaráðið gjørdi eina útgreining av avleiðingunum av at mann kanska saman við mentamálaráðnum at mann innførdi eina sovorðna skipan tað tað kundi áhgavert tí er altso tað er púra rastmust pállur sigur eg haldi ikki er nakar inni her sum ynskir nøkrum frítíðarvirksemi ilt spurningurin er bara hvussu vit gera tað upp á best
honan mátan ja takk so veru tað næsti røðar
so er tað yvirskipað endamáliðtð er at javnseta frítíðarítrivini í í føroyum og nú er bivur nógv sagt í í hesum hesum kjakinum og eg havi hug at nevna nøkur ting afturat ella leggja eitt sindur afturat og yvirskipað so er tað samfelagsgagnligt tað sum hesir felagsskapir gera og tí er tað í tí endamáli

pengarnir sum ikki eru so nógvir tað verður nevnt hundrað túsund fyri tað um tað er tvey hundrað so so er tað ikki nógvir pengar í mun til hvat mann í seinna enda vinnur tá ið avbjóðingarnar rættup hjá hesum felagsskapinum sum vit hava hoyrt eisini hoyrt í miðlunum ønú fyri stuttum atitað er at seta fólk við fólk sum veruliga duga og sum kunnu leiga tað er ikki tað tað hangar ikki á trøunum og tí skal hetta uppskotið síggjast í ljósunum av at vera ein líkasum ein forðan fyri at mann missir ov nógv fólk og og leiðarar í framtíðini serliga tá hugsi eg um um um skótarrørsluna sum er ein felagsskapur sum hevur góð grundvirðir og sum vit eisini hoyra um fólk sum hava verið skótar sum tey brúka aftur í seinni í lívinum ein felagsskapur sum eru sunnur tay hjálpa hvørjum øðrum tað eru øll ting sum skótar taka við sær víðari í lívinum og tí skulu vit halda so nógvum børnum og ungum at hesum felagsskapim sum gjørligt og tað inni ber tað at vit hava vaksin sum eru sínar ábyrgdvaksin har og og og gera eitt eitt stórt arbeiði og og tí er tað eisini tað er eisini nakrir leiðar sum gera bara kanska sum eru har kanska bara eina ferð ein tveir tríggjar tímar og so eru tað kanska teir sum eru har dagliga og upp til fleiri fleiri tímar og tað haldi eg eisini sagni í sindur í kjakinum her at tað er kanska tað er kanska tann seinniparturin sum sum so fer at fáa ágóða av hesum at tey kunnu fáa hesar her hálvtrýss túsund ella hvat er ella søki um tað tað tann felagstað tað tað fylkið ella ella skóta liðið erblivun nevnt í kjakinum at tað eri ein kapping við aðrar við onnur frítíðarog tað er komið fyri at vera við liva í tvey túsud og tveyogtjúgu tað er nú eina ferð so otí haldi iki atmannskal vera sa bangin fyri at tað fer nakað av tí av tíkansu ma siga at tí frívilja tí tað fer altíð at vera og soleiðis er vit føroyingar nú eina ferð og tað føroyska mentanin er soleiðisar at vit hjálpa til har sum tað er har sum tað er nakað vit síggja at okkara børn fáa nakað gott burturúr so fer mann inn og og og ger nøkur nøkur ting fyri hetta felagið ella fyri hendan ítrótta ella fyri

uttan at mann endiliga tekur pengar fyri tað men har sum tað er eldsálir sum gera eitt eitt eittær hava lyndi til at at vist tað eru líkasum ólønt ið fór langa tíð so hava tey hug til at brenna út og tað kundi eitt slíkt uppskot sum hetta her hjálpta uppá tí vit tosa altso ikki um um nógvar pengar tá ið tað kemur til at

og tí at eisini tað bleiv nevnt eisini í onkrum áliti her at mann hevur mann burdi hevt havt alternativar stuðulsskipanir til frítíðarfelagskapin men eingin hevur reiðiliga svar upp á ella eitt boð upp á hvussu mann ger tað alternativu stuðulsskipanina og hava álit á so verðurtað ført fram av samgonguumboðinm at at tað er nakað sum sum ein landstýrismaður eigur men hví hevu man ikki langstan so gjørt tað a og tí tí síggja vit hetta her uppskotið sum eitt ein liður í at mann nú tekur mann hesar felagsskapurnar inn og og tí kundu teir teir sum koma undir somu skipani jamen so so vóru tað tær færri eftir av avfelagsskapinum sum sum skuldi komað og og sum skuldi verið dekkaðar inn upp á tann mátan yvirskipað er tað jú ein fyribyrgjan vmóti kriminaliteti at hava so nógv ung og og børn í ísunnum felagsskapi sum gjørligt og har er føroyski dansurin skótarnir og og aðrir felagsskapir sum verða nevndir í her tað besta dømi um tí at so leingi sum vit klára at halda teimum vekk frá teimum ósunnu tingunum og teimum felagsskapnum sum sum hava verri ting við sær so er tað jú ein ein ein ein íløga sum vit gera í okkara ungdóm og og er faktisktan besta íløgan tað er at seta inn har sum har sum fyribyrgjan er og fyribyrgjan við at hava børn og ung í felagsskapnum og í ítrótta og frítíðarvirksemi tað er jú tað er jú tann gongda leiðin og so kunnu vit snakka hart her og og heilagt um hvussu vit loysa hesa trupulleikarnar við rúsevni við millum ung og hetta her er ein loysn sum kann gera tað at vaksin eru rundan um okkara børn umg sum ger tað at vit hetta er tað besta fyribyrgjani sum yvirhøvur kann hugsa sær at at stuðla hesum
felagsskap takk fyri harra formaður
ja takk sor a viðmerkingar joanes joensen gersu væl ja púra samdur gjóna nols joensen tað er hetta her íløgan mann skal gera og tað er bara eg veit ikki ordiliga um um mann um um jáun nósun joensen er nakað svar upp á hví mann ikki torir at gera hesar íløgurnar hesar mans kann siga raðfestingarnar heldur enn at fara inn okkra aðrastaðni og brúka pengarnar har tí í síðsta enda so veit jónnols joensen eisini tað at gongdirnar kunnu vera øgiliga keðiligar og kostnaðarmiklar nú nevndi hann hundrað túsun krónur fyri ein eina viðgerð inna fyri rúsevni til dømis hvussu nógvar slíkar støður koma vit ikki í í samfelagnum gjøgnum árið har vit mugu betala fleiri milliónir
í hinum endan takk fyri ja takk
giv so væl hjá nólsoyar joensen ja takk fyri teir formaður takk fyri viðmerkingina tað er júst tað seta vit upp móti hvørjum øðrum hesar her hundrað túsund krónur so er tað nakað sum at kemur ein ungur inn í ein kriminellan løpubanna tað er ikki tað besta føroyska orðið kann brúka beint nú men kemur hann tað so er tað mangt slíkt vit tosa um so er tað bæði bæði rúsevnisviðgerð tað er fongsulsuppihald og tað er altso vit snakka um um fleiri ferðirnar tað og tí eiga vit saman við foreldrum og og øllum teimum sum sum var av og sum stuðla børnum og ungum at fara at gera at íðka og at at at finna felagsskapir sum gera teimum gott so eiga vit at gera alt sum vit kunnu eisini her frá løgtinginum soleiðis at vit spara í síðsta enda tí at jú størri íløgu gera í byrjanini á hjá barninum og líka frá vøggustovu uppeftir tað lønist seg aftur samfelagsliga í seinna enda og tí fáa vit eitt nógv betri heildar tilboð burtur úr øllum

ja takk fyri gjónum joansen og og sum er ein av uppskotum í setaranum eisini av hesum av smáunum hjá njóansyni kemur eina spurningin um um rúsdrekka og rúsevnamisnýtslu tað er eisini eitt amboð í at royna at leiða fólk inn á eina eina betri leið til at gera mær eitt alternativ til til kanska bæði til telduskermarnar og eisini eisini til tær vanlukkuligu støðu tá ið fólk blíva rús og ja rúsmisnýtar so illa so antiliga rúsdrekka ella rúsevnum so tað er eitt vikumanni at vera ment og sjálvandi er er hetta her smáting samanbori vi við tað sum tað kostar at fáa eina vanlukkuliga familju úti við føroyska samfelagið so er tað eisini sjónarmið sum hann skal hava við men eg haldi ansa eftir at vit ikki breiða at vit ikki breiða boðskapina alt ov nógv heldur tí

tíðin er farin ger so væl gjóni nols jonsen pja takk fyri hara formaður og takk til pollar roynartøkur v viðmerkingina og sum eg haldi eri tí tað er ofta tað er ofta í teimum í tí smáa vit vit vit síggja týdningin av av slíkum uppskoti við teimum smáu upphæddunum sum gera øgiliga stóran mun í staðin fyri m man snakka um fleiri milliónir sum kanska ikki síggja so væl aftur í í tí fyribyrging ar arbeiðinum og so seint sum í síðstu viku tosaði við ein ein viðgerða sum sum hevði við ung fólk at gera viðkomandi segði tað at samfelagið í dag er soleiðis tær skrúvað saman at vit hava minni tíð saman vit hava minni tíð børn generelt hava minni tíð saman við vaksnum og hvat tann ungi søkir so felagsskapin millum onnur ung sum kanska hava akkurát tað sama og tí skal sløkt uppskoltið síggjast eisini sum ein sanfelags gagnligt tað at mann søkir ftir esunnu felagsskapinum mann fer inn og ger nakað sum mann sær mmann sjálvur fær nakað gott burtur úr í sunnum felagsskapium so
tað er áhugavert eisini at taka við í kjakið takk fyri harra formaður ja takk so er næstur at røða aksel vilasun johannesen ger so vælmðvihavt
hetta málið so tað sal ikki leggja afturat men nú vareg millum annað jakop mikkelsen er uppi og bekimraði seg um ati at tað ikki var nakað fíggjarlig skil í javnaðarflokkinum o javnaurfórk ko nógvum uppskot i kostar pengar og tað helt eg líkasmskldi svara uppá tí tað hevur óalmindiliga stóran týdning fyri javnaðarflokkin til fysovítt hægstu raðfesting at tað er fíggjarlig skil í tí sum vit gera og vit fara ár afturtíðina aftur til tvey túsn og fimtan so varð tað soleiðis at ta hevði landskassan havt átta ár upp í slag halla fíggjarlógini tilsamas á tríggjar milardir krónur og tá ið vit koma í samgongu tá javnaðarflokur saman við tjóðveldið og framsókn settu vit okkum fyri at vit máttu venda undirskot til yvirskot og tað gjørdu vit beinanvegin øll fýra árini høvdu eitt stór yvirskot tilsamas av eina komma fimm milliardir krónur men tíverri kunnu vit staðfesta tá nýggj samgongan kom til fekk mann undirskot beinanvegin og orsøkini til tað at í hesum vælskeiðinum so hevur mann hækkað rakstrarútreiðslur landskassan nædstan við einari milliard henda borgarliga samgongan samstundis sum mann hevur lækkað um inntøkurnar mannhevur lækkað um inntøkurnar millum annað við at strika uppboðshølina uttan at seta nøktandi onnur aðrar inntøkur í staðin fyri og hvat ertað sum frá uppskot sum javnaðarflokkurin hevur í løgtinginum tað skal eg vísa vit hava eitt uppskot í løtuni tað er at at heita á landsstýrismanninm í fíggjarmálunum ella landsstýriskvinnuna fyria síggja hvør tað verður um at broyta ella endurskoða emviglógina tað er soleiðis í dag at vit hava yvir tretivu undantøk í eviglóginum yvir tretivu undantøk fleiri av teimum uttan iva skilagóð men rættiliga nógv av teimum gera tað at tær tænastur og vørur sum serligan útlat kkara keypa er emvigfríta emvigfrítøka á leiðurbilum til emvigfrítøka á á gisting á hotelli tí mvigfrítøka á kamping og í løtuni eru eisini aftan komin uppskoti í løgtingið at gera tað emmigfrítt at vera ferðaleiðari tað kann væl vera tá tað er ikki vinnuligt om hann er ein fortúrar um ári tað er skilagott men endamálið við ferðavinnuni tað er at tey fólkini koma til føroya skulu kepa pengar eftir í føroyum men við at geva undantøk allastaðnis hær sum ferðafólk eru er tað so skilagott tá tað vilda heldur endurskoða tað uttan at kostar pengar men kanska at flyta pengar og flyta undantøkini soleiðis at fyrst og fremst kemur føroyingum til gakns so breyð mjólk frukt og grønmeti sum føroyskføroyska familju og keypa ogtað mánstú ikki kosta pengar sumhan hyggur eftir teim undantøku sum eru í dag og kanska strikar onkrum av teimum eitt annað upskot sær hava beint nú tað er um bústaðir tað kostar heldurnógvar pengar fyri landskassan bústaðir hevur í løtuna ei heimild at læna vey unrao hávtrýss milliónir krónur og tær tveyhundrao hlvtrýss mkrónar kundu brúka til at byggja saman við privatum sum skulu hava avkast ein vinning av leiðuni har vit halda bústaðir eisini a brúka teær tve uda hl týs mlliónirnar til at gera bústaðarfeløg saman við kommunum har eingin skal hava nakað avkast eingin klokana vinning har endamálið er at byggja so bílíkt sum møguligt som leiðarn verður so lág sum møguligt øh tvey uppskot sum vit hava og so ett anað upskot hava ett beint nú tað er eisini útreðslur neutralt tað er dalstunnilin har vit seta fimm milliónir av til dalstunnilina afturat soleiðis at tað arbeiði sum steðka upp kann fara gongdi skjótast møguligt tí tað er eitt arbeiði sum vit tkka upp fleiri ferðirnar men tað er eisini útrórðsapaltralt tað hava vig tikið fimm milliónir frá fótbóltshøllini ikki tí at javnarflokkum nakar ímóti á fótbóltsøll men mann vit ikki seta neyðugu pengarnar av tí ein verkætlan sum er í gongd sor mar undi gerast liðugt í staðin fyri kemur ein fótbóltshøll millum aðru triðju viðgerð haldi eg inn á fíggjarlógina uttan nakar ev veri inni í fíggjarnevndini og biði um pengar in á fótbóltshøll eg veit iki vatað er fyri fótbóltshøll hvør skal byggja hana hvør hon skal vera farið undir og fyriøkja fótbóltsøld at hava i ítøkiliga verkætlan kom so aftur í løgtingið so janarflokum positivur men set heldur pengar av nú til at gera tær verkætlanin lidnar sum er í gongd eisini útreiðsunesturald tað sum kostar pengar sum janaðarfloku ætlar at gera tað er at stytta arbeiðsvikuna tað skal gerast yvir nøkur ár í einum tíma kanska annaðhvørt ár niður í sjeyogtretivu tímar tað kosa ett sinur av pengum og at hækka lønina hjá teimum sum
verelaloynt í dag serlgan serliga heta málið snýr seg ikki umta nýr seg umpe ilja takk fyri harra formaður øh tá ið man núg spyr hvussu javnar fekla fíggja sinu ting so sekn svara upp á tað tað eru nøkur ting sum skuldu gerast og tað ætla vit at fíggjan so vit a hyggja eftir hvussu støðan er í samfelagnum í dag vit hoyrdu í morgun vit hoyrdu í morgun bakkafrossar úti eina lítla milliard íg yvirskot í fjør tí er ein av trimum alifyritøkum vit síggja eisini uppusjóvarvinnuna har stór yvirskot t vit síggja at hesar fyritøkurnar uppkeypa annað vinnulív matstovur bakarí hotel vit síggja a teir byggja bústaðir táy leiða út til føroyingar vit síggja tær byggja ella keypa almenna bygningar umbyg gja tað leiga út til tað almenna taðv so nakvar pengar teg vitikkihalta gera við tað hendan samgongan vil ikki taka taka meira pengar harfrám tá man ikki vil tað so hevur mann undirskot a ígjarlgsamgongan hevur javnaðarflokkurin heldur at vit eiga at leggja eina aðra kós at taka eit sindur meira pengar inn frá teimum sum veruligan hava nagvar pengar tilfeingisrentuna í uppusjóvrarvinnuni í alivinnuni so at vit eisini kunnu t fíggjas við at fáa eitt betri samfelag til allar føroyingar tað er munurin millum javnaðarflokkin og hesa samgonguna og at vit hava yvirskot á fíggjarlógini tað skal vera skil í og ikki sum vit eru í dag takk fyri harra formaður ja eg vil ein einafyr heita á røðaran um at halda seg til tað málið sum er til viðgerðar og ikki hava eina valrøðu her á pallinum so er tað elsbet
sedisgunnestóttur sum fær eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður røðarin nevnir hetta her við ati stytta vikuna hjá teimum sum arbeiða innan fyri ávís økir har sum kanska serliga er prekað har sum kvinnurnur arbeiða og eg dugi væl at síggja tað vinklin tað er einki við tað at gera men eg haldi eisini tað erneyðugt ati appilera til bæði kynini at bæði fara at arbeiða innan fyri økið soleiðis eisini at tey sama kunnu kenpa fyri at fáa lønina upp og tá ið mann sigur athendan samgonga hevur brúkt so nógvar pengar men tað sigur seg sjálvt tá ið mann setir ymiskt í verk til dømis hevur er pensjónin hjá fólkapensjonistunum er munandi hækkað tað løna seg betri arbeiða hjá teimum og mann tað veit eisini røðaran at mann hevði begyntur at byggja og tað kostar eisini men sjálvandi vissi mann ikki gjørdi nakað so vildi eisini tað sæ annaðlýysi

jatakkger so væl alsur johanesen ja takk fyriharra formaður og takk fyri viðmerkingina elspetmersetes gunleysdóttur tað er gott at pensjónin hjá hjá pensjonistunum er er hækkað men taðerikki fíggjan undanfarna samgonga hækka í simpinsiónima á munlandi fyrst og fremst samhaldsfastu men vit hækkaðist tað við inngjaldinm samhaldsfasta altso skilí fíggjarlig ábyrgd tá a kemur tað stytta arbeiðsvikuna soe teygaldan fyri alla arbeiðsmarknaðin vit halda vir eía at stytta arbeiðs arbeiðsvikuna tað kemur til ta um umsorganarøkini so er tað halda vit at eiga a hækka lønirnar tegur kansta kann eisini gera tað fleiri menn fóra at søkja tann vegin men tað er bæði tí vit halda løninar eru lágar men eisini tí vit hava sum vælferðarsamfeløg eina avbjóðing at vit mangla arbeiðskraft í øllum samfelagnum og ikki minst innan fyri tey økinum og at vit hoyra til dømis forkvinnuna í heilsuhjálparafelagani fær út at siga í miðal lønin eisini tí t ter arbeiða niðursettatíð er fimtan túsund krónur um mánaðin tað sigur so sjálvt at fólk ikki trívast um lønin e so lán

ta n vvimerkinbleiv ta ein viðgerð av valskránni hjá javnaðarflokkinum og ikki tí tað tað kanska luktar at vali so tað gera einki kanska vit onnur eisini skulu umhugsa at leggja okkara vælskrá fram men eg hugsi at hr aksel jjohannesen snakkar sum um at mann bara kann hækka inntøkurnar altso eg meini at vit hava verið rættiliga samd í fíggjarnevndini um eisini tvørtur um samgongu og andstøðu at tað eru altso eisini útreiðslurnar sum eru problem vit kunnu ikki bara hækka útreiðslurnar og so taka inntøkur frá einari vinnu sum hevur tað øgiliga gott í løtuni tí vit kunnu ikki stól upp á at tær inntøkurnar blíva við tí vera vit noydd til eisini at hyggja eftir útreiðslunum og at fyridrigla veljaranum at bara vvið taka eitt sindur frá bakkafrost og og nøkrum makrelifiskarum so kunnu vit øll liva soleiðis í sús og dús frameftir tað passar ikki heilt mann má eisini hygja eftir útðs
takk fyri
ja takk tað er so væl lagt so víðanussin ja takk fyri harra formaður eg samdúri altíð vang og hyggi at útreiðstinum tá higgmar undir hesari samgongum sigur raksturin á ávøkominum tvey túsund og tjúgu hækkarvið hald í sjey prosentum og seks prosentum í tvey túsund og einogtjúgu tað alt altíð verður neyvanhøgt undanfarna samgongu royndir haldast til trý komma fimm prosent og tað haldi eg rímuligt at halda sær til tað kemur til inntøkurnar tað er rætt at tað gongur uppi niður hjá vinnuni tí er tað týdning at tað er ikki grundgevin at taka pengarnar inn frá alivinnuni og uppsjóvavavinnuni altso nakað slík sum var á tilfeitspentuni men mann eigur at taka tað inn og so eigur mann í góðu tíðum og tá tað gongur væl hjá vinnuni hava stór yvirskot tí vit vita tað at tað koma verri tíðir bæðir hjá samfelagnum og ikki teimum vinnunum so at hjá pengarnar síðist í góðu tíðum tað er politikkurin hjá ánaðarflokkinum eins vit gjørdu
í undanfarni samgongu ja áðrenn næsti viðmerki kemur til so vil eg enn einaferð minna tokki á at hetta er altso ikki ein viðgerð av valskrá á jarnanum setti er ein viðgerð av samgjørnum til sjálvboðaða arbeiði er nú á sær frítíðarbólkar
so fer heldur arbeiðshennmenag viðmerkin ger so væl harra formað ja tað staðið nógvar yvirskiftir í bløðunum tað síðsta árið ag havi hugt át oyndarin eftir nøkrum javnarflokk vit tryggjað bíligar leigibústaðir dalstunnilin í gongd aftur nú aftur beringaskipandir smærri fyritøkur vit mugu ava byggjað fleiri bústaðir til okkara veikastu havdi gloymt súðuroyartunnilin javnaarflokk vil hava styttu arbeiðsviku hækka ferðastuðulin ella lækkað tunnilsgjaldi eykaip til suðuroynna nú javnaðarflokku vil hava sættur fríviku stytta arbeiðsvikuna láglent vindi ov nógv í heilivág gevur ítróttata hjálpandi brúk fyri sanveyyis bara fyri at taka nøkum rúgvum hetta síðsta árið hetta má kostar nógv og tá tevur mann tosað um hattur alivinna sætt avlop tað tosað eisini um í farna farna valskeiðið úrslitið var t mann hækkaði gjald ella alivinum í hálvum prosenti hví hækkaði mann so ikki meira tá

nakrar
tager so væl takkfyri formaður javnaðarflokkurin aksolehannesen avdúkaði hvussu hann ætlar at fáa meiri pengar inn á fíggjarlógina í komandi vælskeið við seg í javnaðarfokkvið sleppur áráða og tað er meiri pengar frá alvinnu og meir pengar frá uppsjórarvinnuni samstundis hevur millum annað bakkaflossuri úti í morgun og sagt tað at yvirskotið er ein knapp milliard men tey gera íløgu fyri hálv aðri milliard javnaðarflokkurnir ætlar at taka ein part av hesum pengunum inn og goyma teir á fíggjarlóg tað skapar ongan vøkstur men við at gera íløgur úti í vinnulívinum fyri hesar pengarnar so skapa tað vøkstur sum er besta framtíðar trygging at goyma pengarnar á fíggjarlógini eru ikki nøkur framtíðartrygging tí tað skapar ikki meir arbeiðspláss og ikki meir vøkstur f spyrja aksel johannesen hvussu nógv ætlar hann at taka meir inn frá alivinnuni og frá uppsjóvarvinnuni í komandi valskeið
við seg í hann sleppur at ráða
ja takk ger so væl asuvur johannesen heilt grundleggjandi billjustinussen búskapurin fongerar soleiðis at mann ger íløgur fyri at fáa vøkstur tað er tí bakkafross ger íløgur su var hyggur eftir eftir bakkafross it yvirskot í fjør upp á lítla milliard teir betala av ikki akurátð up hafta var sirka fýra hundrað miliónir í vinuspýti har tveyoghálvfjerðs prosent ferð av landinum til útlendskar oyarar har á leið heldur biljustinussen at tað gagnar betur føroyska búskapinum enn mann kanska tók teir pengarnir inn og hækkaði lønina hjá teimum sum arbeiða á ina fyrð eldraøki almannaverki o sjúkrhsverki h eingin ivi um at tað er gott ga haldi alt gott tað bera bakkafrost gt tað gera íløgur er fantastiskt men tað at mann nú fær framígjarætt saman við øðrum ali fyri til allar firðirnir í føroyum at man sigur men tað máti ikki betala ein marknaðarprís fyri hevði nakar privatir sagt til tain annan privatan fínt te at fáa hatta ein fyrði sum eg eigi men te mud ikki etala

síndirar jóansens viðmerki ger so væl takk fyri at formaður fyri at venda aftur til at her uppskotið so haldi eg at tað blívur eitt sindur óseriøs tá ið mann í viðgerðini av hesum her uppskotinum setir líkaðis teng við um hetta her uppskotið ikki verður viðtikið so kemur tað at bara kosta so so nógv meira úti í viðgerðartilboðum til børn og ung sum koma út í annað tað haldi eg er eitt sindur eitt sindur óseriøst tí sannheitin tann at tað flestu av síni felagsskapum sum báðir nevndir herí men eisini ein hópur av øðrum nevniliga tryggja at okur ikki fáa tey út í rúseamistrupulleikar og øðrum og annað sum tekur sum so aftur viðførir fleiri pengar ið krevja játtan til viðgerðin eg haldi at mann skal royna at halda seg til

ja takk ger sovæl alsvul joanesen ja takk fyri harra formaður nú veit ikki akkurát hvør hevi sagt akkurát tað sum erard joenser vinja tað er ikki ikki míni orð men tað er nokknokk soleiðis uttan mann kann seta tøl á at at børn og ung sum fáast við okkurt sosialt virksemi um tað er fótbóltur og hondbóltur ella um tað er føroyskur dansur ella tí tónleikur so vísir tað seg oftani at tað er lættari at halda tey børnini á á einum røttum spori enn børn sum sum einki gera ikki bara í føroyum eisini aðrastaðnis at tá ter skjótar at koma út á síðuspor øh tí haldi eg at alt frítíðarvirksemið um tað ítrótt elu annað er er gagligt fyri samfelagið annars veit eg væl harra formaður teg kondi bja mr umbering at eg fór eit sindur av sporinum men tað var tí at jakum mikkelsen var inni á ati eisini øðrum ugskotum og vísti at javnaðarflokkurin ikki ordiligae fíggjað síni uppskot tað hava vit sjálvandi væl og virðligan tað og nú fár jakon mikkelsen aftur orði eg giti hann ferk kanska tosa um tað einaferð

ja takk so fær jógun mikkesen orðið ger su væl eg fari at helta røðarin umat halda seg til tað málið sum er á skrá harra formaður tað er heilt týðiligt at aksel johannesen formaður javnaðarfloksins følir seg øgiliga kroystan tá ið hann fer í hesum málinum upp at halda eina valrøðu um øll tey fantastisku uppskotini sum javnaðarflokkurin hevur lagt fram altso at lækkað tímatalið hjá fólki at tað skal verða fólk iskut fáa hægri løn tey fóru bíligari at búgva te fóru bíligari at keypa mat emvige skal lækkast her og har og sovíðari altso ein lang røð eg veit ikki helgi abramsen las eini tíggju fimtan sovorðna uppskot sum minna nógv um tey uppskotini sum mann hoyrdi jakob hajgaard asinni legði fram niðri á fólkatingi har ið mann eg veit ikki um tað var at mann skuldi stytta januarmánað og kanska leingja julimánað og sovíðari altso tað er foróseriøst av tí flokkinum sum eftir veljarakanningunum skal blíva størsti flokkur at mann følir at tað er neyðugt at leggja einari rúgvu av uppskotum fram sum hava eitt endamál og tað ar fyrigikla fólki at mann vil øllum væl alt er positivt alt er øgiliga gott men sum rut vang var inni á at so at bara senda rokningina til vinnulívið øll vita tað at úrslitið av at taka pengar úr vinnuni betýðir færri arbeiðspláss og visti ta javnaðarflokkurin ætlar at fíggja hesi populistisku uppskotini so haldi eg at javnaðarflokkurin er farin út á síðusborð og tí mugu vit øllum førum royna at fáa javnaðarflokkurin inn aftur á fáa eina upp á rættkjól aftur soleiðis at hann ikki forsetir við tí linjuhúsiðmanni í førlm mú tí hon ber
taðikki nakað í átt takk fyri harra formaður
ja takk sor t kk sra johanesen sfu viðmerking ger su væl ja takk fyri harra formaður øh eg haltia fólkum at ætla aki senda øllur vinnulívunar rokning heilisølur og matstovur og og vanliga arbeiðspláss báa ikki ákara rokning men eg haldi ettaska tilfeingisvinnur eru har tað er risastór yvirskot at tey ingjarinda nakað sum líkiseg meira tilfeingisrentuni halda hata ikki gera nakað men æklane va jakob jakoðenseninni á sær emviguppskotinum tað er ætt við t siga at it eiga atlækka emvig á nøkrum ávísum vørum sum vanligur føroyingar brúka men samstundis siga at vit so eiga vita hyggja eftir nøkur øðrum emvigfrítøkum sum fyrst ogfremst útlendingar útlendskur ferðafólk sum eru í føroyum fáa gagna av kann eg jakom mikkasen kanskaikki bara fyriat haldasteg til tað at svær fyriat siga tær ósevjist er tað iki fínt at flyta tey tey frítøkurnar sum eru fráferðafólkum til føroyskar barnafamiljur
føroyskar familju
ja takk ger so væl jøgun mikelsen harra formaður eg veit einki um at at at útlendingar og ferðafólk fara at fáa nakað nakað liðarligamen tá ið mann tosar um at at at orsøkin til at javnaðarflokkurin vil senda eina rokning til aluvinnuna og til til nótaflotan ella til makrelmenninar ella hvønn tað skal vera so er tað tí at eútbetala vinningsbýti men aksel johannesen burdi vita at hvørja ferð ein fyritøka útbetalir vinnugsbýt so fær landskassin nógvar nógvar milliónir í inntøkum og tað er løgið at at mann hevur tann hugburðin at mann reagera negativt upp á at fyritøkur útgjalda vinnungsbýti tað betýðir ikki bara tað at at fyritøkurnar eru væl ryknar og kunnu gera íløgur og skapa meiri virksemi meir arbeiði men eisini at investorarnir sum hava sett pengar í fáa eitt avkast men vit hava ein skatt upp á vinningsbýti sum eitur fimmogtretivu prosent fyri tey allarflestu t eru ein
ein norðurlig skattaavtalin ger at tað ikki galdandi í øllum førum fortalar nakað minni so er tíðin farin og eg fari enn einaferð nú broti eg av tí at hetta málið er farið á sporðinum við restriktiónini eg vil heita á komandi røðar um at halda seg til
men nú fær løgmaður sorðið ger so væl ja takk harra formaður ja eg skuldi eg ætlaði mær at mega upp at viðmerkja tað at eg helt at málið var farið kanska ísa víða í mun til tað spesifikka sum hetta snúði seg um men tað er altíð áhugavert attosa um tann yvirorðnaða fíggjarpolitikkin og hvussu nógva pengar o vit klára at brúka hvusu nógv undanfarna samgongu nar a brúka men veruleikin er nokk tann at vit hava verið líka góð at brúka pengar báðar samgongurnar tá tað kemur til hetta uppskotið so er hettað soleiðis at nú hevur gjónus joensen skoti upp atinntaka fleiri enn ítróttafeløg skótafeløg og talvfelag bryggjifeløgini og dansifeløgini inn í hetta her at mann skal kunna hava venjarar hjálparfólk og sovíðari til til at fáa kant ma siga pengar uttan um ella uttan rinda skatt ikki uttan um skattaskipanina tað er skeivt orðata tann vegin tað er uttan at rinda skatt og tað er ein regla sum bleiv formaliserað afturi í afturi í í tvey túsund og seks minnust rætt tá i eg sjálvur sat við sum landsstýrismaður í fíggjarmálnum áðrenn tað var tað soleiðis at líkningar á føroya hevði nakrar heimildir har ið mann kann man siga uttan heimin frá løgtinginum hevði møguleikar at áseta nøkur skattlig viðurskiftir har loyvdi mann tá upp til trý túsund krónur skattafrítt í samband við tað var serliga meint til dómarar og annað sum komu langvegis frá at døma fótbóltsdystir hondbóltsdystir flótbóltsdystir og annan ítrótt við at har kundi mann geva teimum eina samsýning sum ikki skuldu fara upp um samla fyri árið trý túsund krónur og tað merkti í stuttum tá við teimum uppá sum tá vórðu givnar til dømis innan fyri hondbóltunum og flogbóltum mær vitandi at mann kundi døma at sirka tíggju dystir eftir teimum reglunum sum komst tú p um skattamarkið harumframt kundi tú fáa fyri flutning til og frá sjálvandi eftir teimum almennu reglunum um koyristuðul og so broytti mann lógina tá og setti inn í grein níggjuogtjúgu skattalógini um um frítøku fyri at rinda skatt at nú kundi mann hækka tær upphæddirnar sum kundu rindast hjálparfólki ogvenjarum og øðrum upp í fimtan túsund krónur tað vóru tvey mørt tíggju túsund fyri ein part og fimtan túsund fyri venjarar og annað og ta regluna hevur mann so broytt nakrar ferðinar síðan við at hækka tað upp til tretivu túsund og nú hálvtrýss túsund og eg eri púra samdur við teimum sum siga at ja hetta er eitt gott átak hetta munaði rættiliga væl fyri ítróttafeløg í hesum førinum og hví skulu hini so ikki vera við eisini og tað er eisini ein góður og rætta vinkol at seta spurningin við og orsaka jóhans joensen var eisini við í at leggja uppskotið fram rættskorarætt og tað tað at royna at fyribyrgja at tey ungu serliga sum eru við altso íundir búning og so víðari at tey fáa áhugafelagsskapur at ganga upp í og kanska vera við í sjálvbodna arbeiðinum og fáa eina lítla samsýning fyri tað er viðvirkandi at skapa sosialar kontaktir at skapa teimum innihald í lívinum og har við fráhalda teimum øðrum viðurskiftum sum eru meira neilig og har kann eg enn einaferð at boða frá at eg vænti framhaldandi at fáa ta stóru frágreiðingina um tær stóru trupulleikarnar sum vit hava varpað ljósið her á løgtingi fleiri ferðinar áður í sambandi við rúsevnamisnýtsluog annað vaksandi trupulleikan har kemur ein frágreiðing seinast í hesum mánaðinum og tað er rætt at mann eigur at arbeiða fyribyrgjandi og tað er eisini í tí ljósunum at mann hevur loyvt hesum her skattafríupphæddinum akkurát hvat er rætt hvat skal vera við og hvat ikki skal vera við tí tað er eingin ivi um tá vit áseta hesar reglurnar og tað havi eg eisini lært frá ítróttaverðuni at tá bleiv tað eitt ella annað stað eint mark sum bleiv ásett eitt ovara mark ókey nú kunna vit rinda hesar her fimtan túsund var tð at byrja við út uttan at rinda skatt so bleiv tað líka sum at serta ovaramark fyri hetta er tað vit rinda venjarum hjálparfólki ogso víðari so fór tað upp á tretivu so bleiv tað at trýsta ma nú kunnuvit fara lítið longur upp og nú fór ertað farið uppá hálvtrýss túsund og so liggur tað so líkasum ein latent forvanningur um at einaferð koma vit upp á hesær hálvtrýss túsund tað kann eisini vera ein vansi fyri tað sjálvbodna arbeiði sum liggur í orðinum sjálvboði er u at tú fært einki afturfyri men tað at mann letur eitt lítið sindur kann geva øgiliga nógv meira og tað er tað sum eg síggi sum tað jaliga í at mann loyvir einum gjaldi uttan at mann verður skattaður av tí og tað er ein beinleiðis stuðul til áafelagsskapurnir í hesum førinum er tað ítrótturin enn og eg eri samdur í at mann eigur at hyggja nærri eftir í einum breiðari høpi er tað eisini onnur aðrir felagsskapir sum spaðupundur fyribyrgjandi átøk sosialar relatiónir og so víðari fyri ungdóm
tíðin er longu farin so takkar hon væl ja takk
ns jonsens fær viðmerking ger suvæl takkyrhra formaður ja takk fyri aftir løgmaður rættaði seg tað er undirritaði og djónnóls joensen taðer viðbáðir sum hava lagt vegna javnaðarflokkins uppskoti fram men tað sum eg hugsa um meirvið hesumer uppskotum t er tað at nú varð løgmaður positivur tað dámar væl eg hugsi í tí átakinum ú hann ger fyri at fyribyrgja fyribyrgingarátakinum kundi hetta saktans verið ein partur av tí tí visti mnn fer at rokna út hvat tað kostar í rakstri á fíggjarlógini so trúgvi eg at tann penningurin er rættiliga nógv minni enn mann hugsar tí tað er so nógv sjálvborðið arbeiði í dag sum ikki er loynt og tað verður ikki so nógv í framtíðini heldur sum verður loynt at tað størsta arbeiðiðsum veður loynt tað er jú innan fyri ítróttini tí tat er esun professionelt tað er á hinim hin á hinum økinum er taðikki professionelt tað verur tað aldrin so tí kann mann siga t tað at hetta er ein hjálpandi hond ein íløga sum kemur at gagna øllum frítíðarfelagsskapinum so eg vóni at løgmaður tekur tað við í viðgerðini tá i mann sakkar um at seta fyribyrgjandi tiltøk í verk ímóti rúsvm
meinn smisnýst til øðrum
er tað som er væl støðgmaður ja eg eri púra samdur í jóans joensen at at hetta her við at mann ger nøkur átøk tað mest týðandi er at gera fyribygging tí at er tað soleiðisnar at onkur kemur skeivt avstað úr lívinum so vita vit tað at tað kostar og tað kosta nógv bara ein persónur kann kosta fleiri milliónir kanska upp í fimmu milliónirð døgnvakt og so víðari á serstovnum og so víðari tað er bara tann eini persónurin sum kemur skeivt á stað upp ígjøgnum búningsprosessina sum er tann týdningarmesta hjá ungdóminum ella hjá einum menniskja at koma ígjøgnum og tí ímyndi eg mær eg kenni ikki hvat kemur í frágreiðingini enn men eg ímyndi mær at tann parturin tað var tað hvussu eg havi fingið ávitan um skal eisini vera við í tí frágreiðingini at hvussu kunnu vit gera bæði fyri at forða fyri at fyribyrgja og fyri at fáa fólk burtur úr eini misnýtslu tá hon er komin har til so ja eg vóni hetta
hann kann eisini blíva yngri at koma partur í dag
ja takk so tjóni náldur jóansson gerst væl ja takk fyri harra formaður ja og takk løgmann fyri at vera jaligur rundan um hettar og tað at vit tá ið vit tosa um hetta evnið so er tað ein beinleiðis eg haldi at tað var eri jóansson sum ivaðist í eitt sindur um mann kundi javnføra her við fyribyrgjan og at børn og ung koma út í á skotplan so er tað beinleiðis samanhangur í at jú meira vit seta inn við slíkum felagsskapum meira vit hava vaksin fyrimyndir hjá børnum og ungum at vera í sunnum felagsskapum so er tað jú loysitað samfelagsliga í síðsta enda at vit sum løgmaðurveitsi sigur sum kostar kanska upp í milliónir seinni í lívinum og tí tí tí tað er eitt umhvít her eisini sum er vundið frammi undir kjersunum at her við tað er ein ávís kapping og sjálvt um tað fríviliga fer at halda áfram so ger tað einki viss tað kann gera tað at ein skótaleiðari kann fáa sær hálvtrýss túsund sum eru har nærum hvønn dag ella fleiri fjøruti vikuna viss tað kann gera tað at tað kann halda teimum leiðaranum til har so
har tað vunnið takk fyri harra formaður
jatakk gersvælurja øtakk harra formaður tað sum tað sum eg haldi at serfrøðin og royndir eisini vísa er at hevur tú ein felagsskap sum tú kanst hugsavna teg um møta upp til og ganga uppí so fráheldur tú teg frá teimum meira neiligu tingunum í ungdóms árunum og tí haldi eg tað øgiliga týdningarmikið at vit her frá frá frá politisku síðu gera alt tað vit kunnað fyri at ja skapa møguleikar til at áhugabólkar av álsyns slagi felagsskapir kunnu skipa seg soleiðisnar at tey fanga ungdómin soleiðis ungdómir verðar áhugaður í at vera við í onkrum tað er jú ikki øll sum ja tíma ítróttin sum eg havi verið øgiliga nógv uppií tað erikki øll sum tíma tann vegin fleiri tímar kanska meira tiliga hereru so skótar tað kann vera til tónleikin tað kann vera til alt møguligt og har er tað vit politiska skipanin í síni heild ikki bara á løgtingmen eisini kommunur og sovíðari skulu royna at skipa tær umstøðurnar so góðar sum til ber og so fjølbroyttin til ber soleiðis at vit fanga so stóran part av ungdóminum í tí heldur enn at tað endar úti á onkrum meiranoljum takk harra formaður
ja takk so er hetta vert skjútt enda og tær fara undir atkvøðugreiðsluija so fara vit undir atkvøðugreiðslu hesum málinum løgtingsmál nummar fimmogtretivu tað er ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt fram
so vóru vit liðug at atkvøða málið í falli tað er átta atkvøður fyri trettan ímóti eini blonk so er hetta málið fallið og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar trýss tað er uppskot til samtyktar um at gera broytingar í dagpeningarskipanini og vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin elsbet mersetes gunlesdóttir fyri javnaðarflokkin aksel johannesen fyri sambandsflokkin edva jacobsen fyri tjóðveldi bjørt samuelsen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn ruttvang fyrst fariels
ja takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot til samtyktar hjá javnaðarflokkinum og tað snýr seg um at gera broytingar í dagpeningaskipanini og tað stendur á løgtingi heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið neyðugar lógarbroytingar soleiðis at ein afturberingarskipan í samband við sjúku verður gjørd fyri smærri vinnurekandi starvsmonnum í starvi

hetta uppskotið snýr seg um smærri vinnurekandi tað vil siga at vissi eg skal gera greiða meg einkilt so er tað kundi eg tikið eitt dømi at fólk sum arbeiða inn í handli har skal har er tað soleiðisnar at um tey blíva sjúk ja men so skal hetta virkið hetta lítla virki tað skal so gjalda sjúkradarpengar vit kundu eisini tikið eitt dømi eini har sum kanska eitt eitt sií eini skrivstovu har tað kanska selja flogseðlar vissi onkur verður sjúkur har jamen so er tað soleiðisnar at hetta felagið ella firmaði tað skal betala allar sjúkradagpengarnar tað vil siga um ein verður sjúkur ein dag tíggju dagar ella heilt upp til hundrað og tjúgu dagar so skulu hesi smáu virkini betala allar sjúkradapengarnar øh og tað er tað summann við hesum uppskotinum ger upp við soleiðis at frameftir skal tað vera soleiðisn at tey skulu at hetta virkið kann betala fyrsta dag og annað dag fyri síðani at almannaverkið ella tað almenna skal betala restina av sjúkradøgunum

tosa vit eim starvsmenn men vistu vit nú tosa um vanlig arbeiðsfólk tímalønt kanska vit tosa um stór virkir pelagiskvirkir flakavirkir so er tað soleiðisnar at tey betala altso húskishjálvt arbeiðsgevarin hann betalir fyrsta dag og annan dag í sjúkradagpengum fyri síðani at tað almenna betalir restina so eg haldi at tað er tíð uppá at mann ger upp við hetta her soleiðisnar at tey smærru virkini eisini fáa hendan møguleika sjálv haldi eg at tað er skeivt at tey stóru pelagsku virkini kunnu noyðast við at betala fyrsta og annan sjúkradag ímeðan tey smáu virkini kanska ein handil ella ein skrivstova skal betala øtil allar sjúkradagpengarnar tað vil siga at stjórin ella hetta virkið sskal betala fyri allar sjúkradapengarnar eg haldi at hetta uppskotið er so mikið gott og tey hava hildið leingi ja eg havi hildið tað tar so mikið gott ati meðan eg enn sat sum landsstýrisfólk so setti eg tað ella tella handan samgongan setti át skinnararnir at nú skuldi hetta broytast og tað var ymiskar broytingar sum mann skuldi gera og tað er bara soleiðis mann kann ikki gera alt í senn so broytingarnar sum mann í fyrsta umfari gjørdi

tað vil siga langtíðarsjúk at tey kundu hava øguleika at fáa sjúkradagpengar meir enn tað í dag genetað generella erfjøruti vikur í dag og so broytti mann tað ey tveyoghálvtrýss vikur ella ov so leingi suum viðkomandi er sjúkur ella um mann veit at tey skulu í aðra skipan og tað uppskotið liggur her í løgtinginum og kemur nokk til aðru viðgerð fyrsta dagin umframt tá mann snakkar um smávirkir at tað er soleiðisr í dag at vistu vit snakka um eitt virki ella ein útróðrarbát har sum tað er trý sum eru í hesum her felagnum so er kanska stjórin eisini ein partur av teimum sum rekur útróðurin men hann verður ikki fevndur av sjúkradarpengum men við tí broytingum sum liggja her í løgtinginum so fer hann eisini fevndur av sjúkradarpengum sum mann hevur roynt alla tíðinaga samgonguni at gjørt betringar tá ið mann tosaði um tá ið vit tosað har úti í ráðnum um ati nú skuldu vit gera eisini hesar broytingarnar sum mann tosar her um í dag at tey smærru virkini eisini skuldu vera líka ella javntstilla við til dømis belagsk vinnuna soleiðisnar at at tey kunnu noyðast við at betala fyrsta og annan sjúkradag í staðin fyri allar sjúkradagarnar heilt upp til hundrað og hundrað og tjúgu dagar fyri síðani at hava møguleikar at siga fólk pupp so fekk eg at vita at tað tekur so langa tíð og øog tí valdi mann at koyra tað fyrsta fyrsta part niðan beinanveg og eg havi tosað við núverandi landsstýrismann solvit nólsoy sum arbeiði við akkurát hesum uppskotinum sum er til samtyktar í dag atfáa tað til veruleika og ivist onga løtu í at tað gongu ikki lang tíð so hevur hann lagt tað fram her í løgtinginum so hetta er eitt gott gott uppskot men tað verður arbeitt við tí

so eg haldi ati vit kunnu gleðast um tað sjálv haldi eg ati av at hugsa ofta um hetta her at tað er øgiliga hart hjá smærri fyritøkunum at at um ein blivur sjúkur vistu vit snakka um ein handil ella eina skrivstovu tey eru kanska eini fimm tíggju til arbeiðis sum arbeiða har og um tað verður ein ella tvey sum verða sjúk so kosta tey sog í firmanum ella hesi virkinum øgiliga nógv tá i tey skulu betala alt sjálvi tað er øgiliga eg vil siga at tað er bt bæði fíggjarliga og eg haldi eisini at taðer fyri tey sum tað rakar og kanska tey føla seg illa eisini at at sjúkramelda seg væl vitandi um at tað kann kosta hesum virkinum øval av peningi so eg haldi ater upp á hægstu tíð ati um mann kann siga tað so tær sterku fyritøkun ella tær smærru fyritøkurnar eru líkavæl fyri sum til dømis tær sterku fyritøkurnar sum vit snakka um sum kanska felagska vinnan har sum mann tjenar ja mann hev sæð í bløðunum í dag mann snakkar um kanska upp ímóti eini einari milliard í avlopi so eg haldi ikki meir enn rímiligt at hesir smærru fyritøkurnar eisini kunnu njóta gott av at tær kunnu noyðast við at betala fyrsta og annan dag fyri síðani at almannaverkið betalir restina av sjúkradagpengunum eg haldi tað er mansir til framabæði fyri tann sum tað rakar og fyri smærri fyritøkurnar so eg gleði meg inntil landsstýrismaðurin fyrsta dagin kemur niðan við hesum uppskotinum og hetta her í uppskotið hetta er til samtyktar tað skal nokk nógv kannast tað skal kannast hvussu nógv tað kostar tað sigur seg sjálvt og eisini hvat er ein lítil fyritøka snakka vit um fimm snakka tíggju fólk ella hvat er tað vit snakka um og skal tað vera ein trygging ella hvussu skal tað síggjast út so har eru nógv sum har er ein ein har er ein prosess sum mann sum sum landsstýrismaðurin skal ígjøgnum tá skal til hoyringar og sovorðið so eg fari at
hatta fyri háregfem ja so er tað
viðmerking etva jacobsen takk fyri harra formaður ja hetta málið her um um starvsmenn og tað sama sum elspet mersetis gunlestóttir eisini nevnnir hetta her við visti mann var partur av einum útróðrarbatn tahetta er hetta er ikki nýggj mál eg sat sjálvan løgtingið á tíggju og bleiv so ikki svalda aftur í fimtan men men tað var ølga nógv tosað ta tíðina akkurát eisini m eitt her við útróabatn og tað sama við hetta her við við teimum smærru handlinum so eg má siga eg fegnist almikið um at fleiri a hasum málunum nú er á verurliga bev loyst og eg kann faktiskt undra meg um at tað má tosa so nógv um nógv góð sosial fantastiskt mál man hevur skuldað loyst at hesi hava fingið so góðan frið frá fimtan til nítjan tað má eg siga akkurát sum er men altso tað gleðir meg at vit seta tingini á breddan og vit loysa tey og hetta her málið er landstýrismaðurin farin arbeiða víðari við tað var komið á breddan so tað haldi er eg fantastiskt og tað er soleiðis tað kann gera munin hjá fólki
ja
a so er tað elsbet mersetis gunnlestóttir ja takk fyri harra formaður ja mn saaneliga man las sum eina virkuliga ólukkuliga stovu har útróðarmaður var komin illa fyri men hann var altso stjóri í síni felagi og kundi tí ikki verða fevndur áv sjúkradagpengum og ella kom illa fyri ella tað ja mann kom illa fyri fíggjarliga av tí sama og tí er tað øgiliga gott at vit eru komin har til og at hendan samgongan hon sker ígjøgnum og handlar og og far hesi tingini ígjøgnum eri eisini samd við edvi jacobsen at taðtað er ikki altíð tað dømis tað málið kostar ikki ella tað uppskotið kostar ikki so øgiliga nógvar pengar men tað kemur heilt øgiliga væl við hjá teimum sum tað rakar øheg tongt up á heyta starvsina harra formaður vit skuldu líka bara sagt munin hvat er ein starvsmaður tað er tað er ein sum sum oftast er hevur fast starv arbeiðir in handli ella ein skrivstovu ella hvat tað skal vera og men tað kunnu eisini vera tímalønt men í í mansigur generelt er tað í ein í føstu starvi og hann skal arbeiða meir enn ein hálva tíð bara sum mann skilur ímillum hvat ein vanligi arbeiðsmaður er og ein starvsmaðu
takk fyri takk fyri so er tað aksøl
takk fyri harra formaður øh nú er uppskotið ikki so langt og hetta er eitt uppskot frá javnaðarflokkinum so eg haldi eg fari bar at lesa upskotið upp tað er itt uppskot til samtyktar um at gera broytingar í dagpeningaskipanini sum er soljóðandi løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið neyðugar lógar broytingar soleiðis at ein afturberingarskipan í sambandi við sjúku verður gjørd fyri smærri vinnurekandi við starvsmonnunum í starvi og viðmerkingarnumtil uppskoti í hesari talan er um at gera neyðugar lógar broytingar í dagpeningaskipanini vinnurekandi sum hava fólk í starvi sum ikki eru at rokna sum starvsmenn rinda í dag fyrsta og annan sjúkradag hjá starvsfólku sínum og síðani verða starvsfólkini fevnd av dagpeningaskipanini hjá almanna verkinum vinnurekandi ið hava fólk í starvi sum eru at rokna sum starvsmenn tað kann so eisini vera kvinnur skulu gjalda hesum løn undir sjúku sum staðfest í lóg um starvsmenn hetta er ein góð skipan sum tríggjar hesum arbeiðstakarum eina trygga inntøku eisini hóa sjúka rakar og tí meta puppskotsetararnir at rættirin hjá starvsmonnunum til løn undir sjúku skal varðveitast men smærri vinnurekandi sum hava starvsmenn í starvið vera hart frakt verða starvsfólk burtur burtur burtur í longri tíð orsaka sjúku tí meta uppskotsetararnir at tað er neyðugt við einii afturberingarskipan fyri smærru arbeiðsgevararnir sum hava starvsmenni starvið so hvørki arbeiðsgevar ella arbeiðstakari noyðast at stúra um hvørt sjúkutilburðuin verður orsøk til at virksemið má steðga ein afturberingarskipan sum hendan kundi blivið skipað sum afturberingarskipanin sum er galdandi í sambandi við starvsfólk sum fara í barnsborgarfarloyvi ti e skipa tð eftir barsilsskipanini men í sjúkradagpeningaskipanini sjálvandi hvørjar er hesir persónarnir so persónar sum eru rokna sær starvsmenn sambært lógini eru persónar sum starvast í handli av skrivstovu ella í vørugoymsluavgreiðslu sum kunnu setast javnbjóðis persónar hvørt starv eru at veita tekniska klyniska hjálp um sum ikki kemur undir handverk ella ídnað persónar hvørt starv er bert ella fyri ein meginpart arbeiðskevarins vegna at hava eftirlit við útbúvingina og annans arbeiði persónur hvørt arbeiði fyri ein meginpart er á sama slag sum tilskila undir ab ogc uppskotsetaranar mæla til at landsstýrismaðurn gerst nærri ásetingar um nær talan er um smærri vinnurekandi til dømis við støði í tali av starvsfólkum og ella umsetningi í felagnum í hesum uppskoti heita uppskotsetarar í landsstýri um at fyrireika og leggja fyri løgtingi neyðug lógaruppskot sum seta í verk eina afturberingarskipan í samband við sjúku fyri smærri vinnurekandi sum hava starvsmenn í starvin tað er soleiðis í dag ati hevur tú starvsmenn í taa í starvi tað er millum annað fólk sum sita ella standa í handli so skalt tú um tær gerast sjúk rinda teimum løn undir allari sjúkraleguni eisini um tír langtíðarsjúk fólk við krabbameins framvegis heilt fram til í hvussu eru hundraðog tjúgu dagar er farnir so kanst tú siga viðkomandi upp er tað onnur fólk sum eru vanlig tímalønt so rindar arbeiðsgevari løn fyrsta og annan sjúkradag og síðani er tað sjúkradagpeningaskipanina hjá almannaverkinum sum tekur yvir øh og tað er soleiðis at tað eru nøkur altso smáar fyritøkur sum hava kanska eitt tvey trý fólk í starvi at ein gerst langtíðar sjúkur so kemur fyritøka rætiliga illa fyri fíggjarliga tí tað er ov lítil fyritøka sum her ein lítlan umsening hon skal tala løn undir sjúku og fáa ein eyka persón inn at gera starvið ela arbeiðið meðan viðkomandi sjúkur tað kann vera nok so tungt so tað er ein óheppi fyr yri fyri tann minnu rekandi og kann í ringasta føri tak grundarlagi undavirkseminum mentað er eisini óheppi fyri tann sum sum sæ starvsfólki tí verður viðkomandi sjúkur langtíðarsjúkur so kann viðkomandi ættan hudrað og tjúgu dagar eru farnir verða uppsagtur sjálvt um arbeiðsgevarin ikki vil siga fólki upp eg eri rinir vísir til flestu arbeiðsgevara hava tað hálningin so onkur fólk er av er rakta álvarsomum sjúku sog siga taðikki viðkomandi upp men mannkann vera somikið trýstir fíggjarliga at man heilt einfald ikki eu ráð hava viðkomandi starvið og sigur viðkomandi upp tí er tað eisini ein trygd fyri løntakaran ats starvsfólki ati at sjúkradagpeningaskipanin tekur yvir og rindar eitt endurgjald og orsøkinvið snakkað um endurgjald og ikki at sjúkradepingaskipan rindar beinleiðis til arbeiðstakaran jørgun niclasen hevði tá hann sat í andstøðu í seinasta valskeiði í okkurt uppskot í løgtinginum um tað sama at javnaðarflókkum tók fult undir í endamála endamálunum í uppskotunum m ikki við loysnini hjá jørgun niklasen jarkun nikkasen valdi til at broyta lóg um starvsmenn soleiðis at mann misti rætt til tit fáa løn umdi sjúku tað halda vit er ikki er rætt at fara in at taka hatta rætti frá starvsfólki hann eigar tey at varðveita men at gera tað soleiðis og so kans kann arbeiðsgevarin tann ið goldu lønumdi sjúku søkja um endurgjald frá sjúkradagpeningaskipanum á tann hátt hjálpir mann arbeiðsgevara mann hjálpir starvsfólkinum om han ger seg ikki inn á rættindini sum starvsfólk í dag hava sum er fevnd av lóg um starvsmenn og hóast lógin eitur lóg um starvsmenn so er tað so menn og kvinnur kanska oftani kvinnur sum sum arbeiða í handli kanska enn menn menn tað eru eisini menn sjálvandi so vit halda hetta er eitti sjávani i gott uppskot vit løgdu tað fram fyri tveimum árum síðani ta bleiv tað felt men tað var væl móttikið eisini á samgonguni og sagt var at landstýrið fór at arbeiða við uppskotinum og tey sum vóru hoyringar í trivnaðarnevndini tá tað var vinnuhúsið tað var starvsfelagið og tað var ett so kofelagið sum øll tóku

so vónandi fær uppskotinu var betri í lægni hesi ferð undir øllum umstøðum so havi eg varhugan av um uppskotið skuldi verið helvt at at tað er ein vilja í løgtinginum til at fáa te broytt soleiðis at at tað verður ein líknandi skipan sum jónaðarflokkur mælir til herpeint um tað so er at mann hevur rætt til sjúkratapening ela at fáa endurgoldið ella um til tryggingarskipalanina tað tað kann landsstýrið kanna nærri saman við pørtunum á arbeiðsmarknaðinum og taðkund veit spyrja til í trivnaðarnevndini hvat er skilabesta loysnin júst hvussu mannseðkar tað

mersedis gunnestóttir eina viðmerking ja ja takk fyri harra formaður og takk fyri eina góða røðu eg haldi ati hetta er nakað hetta ger nakað við rættvískensluna hjá einum menniskja ati hugsa sær at tað at tú arbeiðir í eini virki sum tímaløntur ja men so so er ðso so skal hetta virkið bara betala fyrsta og annan dag í meðan tað almannaverkið ella tað almenna tekur yvir og betalir rest í mun til at tú arbeiðir kanska ein ein lítil fyritøka har sum tú arbeiðir sum ekspetrisa og og eventuelt ert tímalønt og so má hetta lítla virkið betala fyri allar upp til hundrað og tjúgu sjúkradapengar ella sjúkradagar til ú til hetta virkifølsi kanska ella hetta enlítla fyritøkan følir seg noyddan til at siga viðkomandi upp so hetta her er virkliga nakað
sum er hart til trongt takk fyri
ksljohansen ja bæði av fíggjarligar orsøkum haldi etað er neyðugt men að eisini e ofni øgiliga keðilig kensla vist tú ert arbeiði en handlni hat er bara tú og eigaram sum arbeiðahar og so verður tú langtíðarsjúkur og tú veitst tað at at hetta kostar arbeiðsgevarainhásær nógvar pengar og hevur illa minnrað til tað tí ein keðilig kensla og tað ver bangin fyri tái hundrað og tjúgu dagar er farnir um eg framvegis eru eg sjúkur altso kann eg verða uppsagdur eisini hjá arbeiðsgevaranum sum øgiliga fá um it taka til dømis krabbamein sum ynskji at siga ein persón upp sum krabbamein men at vera trýstur út tær fíggjarliga tí mann sær sær ikki í annan út veg er eisini keðiligt hjá arbeiðsgevaranum so fá av nógvum orsøkum halda vit halda vit íjavnaðarflokkinum og tær er eru vit og og elspet mersedes gunlegsdóttur og fólkaflokrin nokk samd um at tað evr veriðskilagott á funnið eina loysn sum líkist tí sum e

tað sum er til viðgerðar tað er longu sagt tað er at mann heitir á landsstýrið má fyrireika og leggja fyri løgtingi neyðugar lógarbroytingar soleiðis at afturberingarskipan í sambandi við sjúkrahúsið vella sjúku verða eisini gjørdur til smærri vinnurekandi við starvsmonn í starv og og tað er ein munur á sum elspetmersetes gunlesdóttir eisin far inni á visti tú arbeiðir í einum einum øðrum virki so fært tú so talið virkið tær fyrst ella og annan sjúkradagurin og so verður restina afturborið frá tí almenna men so aftur hinveg so høvdu vit hetta málið upp at venda tá ið vit gjørdu samgongu vóru vóru eitt av hesum her málunum sum vit tosaðu um tá og tí at har var ein munur og tað hevði verið ofta upp á tal og snakkað um um hetta málið og landstýriskvinnan tók tað tel ekttektar og tók tað á sín arbeiðs lista men sjálvandi alt verður ikki loyst í senn men tað sum eg havi verið glett meg nógv um tað er tað at at vit fingu tey málini sum nú liggja inni tá ið mann er langtíðarsjúkur tí tað er eisini eini eitt mál sum hevur ja sum eg haldi staðið til at skula verið loyst í áravís í áravís tað mugu vit ikki gloyma og so tað sama hetta her við visti mann hevur ein útróðrar bát tað havi eg tað hevur persónar sum hava fingið nógvir útróður kent kent innan fyri sína branskju um avbjóðingin tí tað altíð næstan undan uttan tað næstan uttan undantak at tann eini er eigari av bátinum og eg við á jøvnum føti við aðrari og ikki kunnað fingið sjúkradagpening tí ati tí hann er stjóri av bátinum ella hann eigur bátin um mann hevr heldur ikki kunnað fingið úr alts uttan at selur bátin sum hannhevur verið grúvliga illa staddur innan fyri útróðarvinnuna og og eg hevði tað ja eg havi ofta havt upp at venda í mínum politiska lívi kanska uttan at atnakar er lopina á bláman fyri at fáa nakað at gjørt við hetta men tey bæði tingini eru nú í nevnd og landsstýrismaðurin í almannamálunum hevur arbeiðir við hesum her málinum uppskot til syt og eg haldi visti eg skal líka taka tað fyrst so kundi tit undrað meg lítið sindur at formaðurin o javnaðarfokkinm akkratíð veriðher uppi og harmast og og harmast rættiliga nógv tí at tað var óheppis bleiv tað sagt at tað gongur tivir starvsfólk og tá gongur til smærri vinnur og tað burdi verið gjørt øðrvísi ne tí teir hava umsitið í almannamálið fýra ár tað haldi eg nokk so undrúnaðavert tað má eg siga eg havi sitið á síðulinni og fylgt við havi ikki verið ein partur av løgtinginum í fýra ár men mær dámar væl at fylgja við lógaruppskot sum vera lagt fram tingfundum hava hoyrt óólmetaliga lítið snakkað um útróður og útróðrarmenn og hvat teir fáa ella ikki fáa eingin hevur havt ánhilsi fyri hvat teir fáa tað er tað er settiki upp á tal so tað er gott at vit taka mál upp sum fjøldin heldur at javnaðarflokkurin tekur upp men vit fáa tey loyst og tað er ordiliga gleðiligt at sovorðnir mál koma einaferð annað annaðhvørt ár tí tvey ár síðani tey komu eg man siga at tá i tað kom fyrru ferð líka nógv tá ið mann so akkurát siti við hesum her málinum í fýra ár og tað hava bara ha fingið tað fram og fingið tað loyst so hav útróðrarmenn fingið ja fingið sínar sjúkrapengar og onnur við og eisini tey sum eru langtíðari sjúk høvdu fingið sína hjálp men nú kemur hon leingi tað væl skal vera og og eg haldi eg øgiliga glað um at tað nú verður sett á banan og tað fari ein loysn tað verðso ikki loyst í hesum málinum men málið eri ikki vánaligt fyri tað málið er gott tí hetta hevur eina stóra avbjóðing í sambandi nú er hetta í sambandi hvat er starvsmenn ja tað sum arbeiði í handilin og eg kenni persónar sum sum avvara lítlum handlum sum virkligani hava havt tað tungt av hesum her tí at tú kanst ikki handilin tóman sum mást tú seta ein annan men tú skalt løna hinum alla tíðina so eg haldi at at hetta her hetta átti at verið gjørt allaría faktisk eitt rímiliga ótolnað lyndi til at fáa hetta gjøgnumført men landstýrsmaðuri sum situr nú hevur tú lovað tað at at í øllum førum í næstu cetu tá ið hon byrjar so kemur hann við hesum málinum og eg haldi ikki at tolið hjá mær gongur nógv longri enn tað tí at hetta er eitt týdningarmikið mál tí at hetta her er eitt mál sum ger at mann rúmar eitt lítið sindur meir teir smáu sum enn enn royna at hanga í og hava eitt virksemi koyrandi vit eru eitsini ett oyggjarsamfelag so tað er eisini smærri handlar eitt nú við suðuri í sandoynni og aðrastaðni sum blastast av hesum her at almannaverkið ikki hevur nakra afturbering til teir smáu handlarnir skal so alt doyggja út og verða yvirtikið av teimum stóru ketunum tað haldi eg sera óheppið so eg haldi tað e ótrúliga deiligt akkurát tað at málið nú er eg trúgvi teg nógv a venda í hesum her tað er nógvar útrokningar hvussu nógv fólk skulu arbeiða fyr tað skal eita ein lítil handil og um nógv ting men sum eg skilji á á sólvitt nólsøe so so er tað arbeiðið byrja um man he havt onkran fund hvar mann beginna at se tola eitt á máli eg haldi at summi mál vísa seg ofta at ganga drývt men eg plagi eisini at siga t tað at vist te at vera loysti ein inaltso í hesi fýra áriman situr so skal mann eisini havn nøgdir við tað tí mann kann eisini tosa ting í hel uttan at nakað hendir so tað sum er viktigt tað er tað at tá ið mann sæ sær á breddan at tað verður loyst soleiðis at tann útróðarmaðurin sum eigur ein bát beginur at fáa hann nakað frá almannaverkinum og tað haldi eg er ein eitt mál sum hevur verið ómindiliga leingi í tí politiska skipanin synd sigur onkur tað er ongantíð blivin meir enn tað nokk so synd nokk so harmiligt nokk so keðiligt tay betala als einki farúr spell tað burdi verið øðrvísini óheppi hven hvat hendir tar bleiva sjúkir ikki í eitt oyra tað bliv arbeiðsleysur ikki eitt oyra áh forrestin báturin skuldi verið seldur sigur mann tá so ati hetta arbeiði við pálla reynatrúgv bið en válsignað geraokkurt við tað og tíbetur so handlar hendan samgongan og og tey sum leggja málið fram á sita fýra ár við almannamálim tað er eitt sindur eitt sindur gott og og og eitt sindur sigandi men tað er so tað tað er og málið er ikki s ræðliga nógv at lýsa sum so meneg hopi at vit koma at forbíða aftur har att er spell og synd og og og ergiligt og burdi vit gjørt okkurt við at vit koma har til í heyst og vit siga at nú havi eg gjørt nakað við tað tí eingin kann senda eina umsókn til her í løgtingi at spyrja um tey fáa nakrar krónur tey mugu senda til almanaverkið og vist tú ikki blvu ein partur av almannaverkinum s hava tey ongastaðni at senda nakað uttan at fara heim og binda bátin frysta línirnar og bíða intil at fáa faraat føla seg lísindur betri men tað liggur í tað liggur í í tað valdastu leingi at mann ja ja vesir engdar líðnir som mugu teir men alt stoð liggur í tí at skipanirnar mugu gjøgnumførast vissi fólkið skal fáa gleða av teimum so at eg eg gleði meg til at hetta málið verður loyst og og sum sagt t er handil og tal skrivstovu hetta er galdandi fyri eisini persónar hvørt starv er at veita tekniska og klyniska hjálp sum kemur men ikki kemur undir handverk tí tað hevur eina lóg fyri seg persónar hvørt starv eru bert ella fyri meginpart arbeiðsgevasin vegna sum eitt út á sum eitt eftirlit so kemur tað eisini undir starvsmenn og persónar hvørt arbeiði fyri ein meginpart av sama slag sum tilskila er undir auob so tað er eitt sindur broytt men tað skal vera soleiðis at tað rakar at tey tey fáa hjálp sum hava við smærri virksemi at gera og tað haldi er ordiliga gott og tað er tað er týdningarmikið at vit røkka har til at vit siga veitst hvat almaverkið vit lata tað eisini vera til eina hjálp til tey smáu fyritøkuni tí at tað kann eisini vera í onkrum øðrum samanhangi vit hava oyggjarsamfelag vit hava ikki knýtt alt samfelagið saman so tað kann tað kann raka hart og og útróðrin hanner jú um alt landið men tað er so komið ta málið men men tað verður arbeitt víðari við hesum so tað er ordiliga gott og gleðiligt og eg et fari ynskja landstýrismann í besta í eydnu við at koma niðan í tingin við hesum her skal fáa tvey hundrað prosent uppvakninkerfrá

elsbet mersetis gunnlestóttir eina viðmerkingja takk fyri harra formaður ja oyggjarsamfelag ikki samband allastaðni men tað er hendan samgongan eisini ferð við at fáa upp á pláss nóvastaðnr tað man hugsar um bæði sandoyartunnilin og mann hugsar um aðra tunlar við men eg eri samd við edvar jacobsen um hetta her við at tað nyttar um ikki tað stillir at taka synd í fólki tað skal handlast tað er synd í nógvum fólkum men taðer ikki nokk tað fáa tað ikki sjúkradagpengar av tað skal handlast og eg haldi eisini at hendan samgongan eg haldi ikki tað er fór nógv at siga hetta er ein samgonga sum hevur handlað og tá tað kemur til útróðrarmannin har hevur mann eisini handlað soleiðisnar at vissu ið tað rakar stjóra einum lítlum felagi so fær hann sjúkradagpengar frá dag eitt og tað haldi eg at vit eiga at fegnast um og eisini hetta her eg haldi at sjálvfylgiligt skal hetta verða eisiniig starvsmenn at tað skal fáa løn at at at tað almenna eisini kemur inn

edvajacobsentakk fyri harra formaður ja tað er akkurát tað tað má handlast vist tað skal gera mun tað er tað er akkurát tað sum er tí mann hevur havt øgiliga nógv góð uppskot altso bløðini eru og portalar tey tey standa bara á bresta av øllum góðum og gleðiligum uppskotum altso nógv av teimum tey dámar mær virkliga væl men men tað er bara tað at tað er ofta mann mann skal halda róðrinum fyri at stýra og ikki tá mann situr á baksetrinum tá hevur mann ofta ikki nógvan ávirkan av um bilurin koyrir eftir vegnum illan fyri tav so tað er akkurát tann munurin sum er tá mann situr samgongu og andstøðu men hetta málið er so eitt mál sum sum er í í tí politisku skipanini og er undir viðgerð so at tí tí er tað akkurát hetta her uppskotil samtyktar tað er at heita á landsstýrið menn landsstýrið er gottá gott í gongd og eg havi álit á at tað kemur eitt uppskot annars fær cólwit nokk so nakvar fyrispurningar afturat sólvutt nolsøe men menmen
nikkar so tað má vera heilt góðari leið so nei eg haldi tað er tað er týdningarmikið at at vit fáa seinri málframd takk fyri
reynategvornd gerso væl ja takk fyri formaðurin og eg fari at takka edvar jacobsen fyri øgiliga javnan at taka viðurskiftini hjá útróðrarmonnum og fiskimonnum upp otað haldi eg eri alla aðruvert í hesum førinum har sum teir gjalda inn í til dømis aldsskipanina men ikki fáa út skilja øgiliga øgiliga væl at hon er herma um tað men men eg kann ikki lata vera við at siga tað so tag skal iki vara nøkrum undanfersla til meg sum hava verið partur av undanfarnum samgongu at edvar jakobsens situr nú í teirri heilt eina standandi góða søguni at hon kann gera okkut við hetta framvegis sjálvt um tað kanska riddlar eitt sindur um meiriluta og minniluta so so hevur hon seytjan tingfólk aftan fyri seg eftir øllum at døma í samgonguni so tað er nú er tann gylta løtan hjá edvur jakobsen at smíða meðan jarnið er heitt hon hevur møguleikan fyri at broytast viðurskiftini beint nú
takk fyri
edvajacobsen takk fyri harra formaður og tí havi eg eisini gletst um at tað málið e er sum mann sigur unnirwas um tað ikki verður loyst í í marsmánað so er tað øgiliga nógvur munur á og ikki hava loyst í áravís so at eg havi tolað at bíða til aftan summar fyrðina fyri at fáa að gjøgnum og eg ætli mær at gera mítt fyri at tað skal ígjøgnum tí eg haldi hettað e eitt ótrúliga gott mál og og tí ætli mær arbeiða víðari við hesum her men men tað sum eg siga hetta her við útróðarmanninum nú er málið komið í nevnd og tað ur verið viðgjørt til fyrstu viðgerð her og veru til gagn vist tað kemur út aftur annars og verður samtykt og tað ivist nóka løtu í so byrjar at fólk at foraglaða av hesum og og og finna eina umsókn har eisini útróðrmarið stendur uppi á og tað er tað sum eg havi sagnað í ræða nógv ár men mann siga tolini trýss plagir mann at siga men men tað er tað vist

ja so er tað ruttvang sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður vit viðgera eitt uppskot til samtyktar sum øll tykjast at vera samd um so tí kann tað vera eitt sindur undarligt at tað er so nógv reyp og briksl í salinum í dag e veit ikki um fólk lukta væl ella hvatð er men men tað er stórur hugur hjá fólki at framheva alt tað fantastiska a tey sjálvi hava gjørt og ss samtíðis framheva alt tað sum hini ikki hava gjørt tað er ein kendur sangur her í í í tinginum men tað sum vit viðgera nú er eitt uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum um at gera broytingar í dagpeningaskipanini og hettar sum undanfarni røðarar hava víst á hetta er nakað som mangan hevur verið frammi altso jørgun niclasen hevði tvær ferð í farna valskeiði tá ið hann sat í andstøðu eitt boð upp á hvussu hetta kundi loysast øh og eg gangi bara út frá at mann er farin burtur frá tí leistinum tí annars vænti eg at tað langt síðani hevði verið gjøgnumhvørt í hesum samgonguskeiðnum visi eg minnist rætt so ætlaði hann at líkastilla øll soleiðis at ja veitst ka teir lat meg ikki fara fara úút í tað í hvussu er var tað ein leistir sum nokk ikki kundi gjøgnum førast bara soleiðis uttan víðari eg taki púrasta undir við hesum her uppskotinum eg eg veit ikki akkurát hvør leistir hevði verið tann besti at loysa hetta málið uppá men sjálvandi skulu starvsmenn ella virkir sum hava starvsmenn i í arbeiði hava somu treytir til dagpeningaskipanina sum sum tey tímaløntu annars eg eg veit dømir um handil sum er komi rættiliga illa fyri í í sambandi við júst hetta her uppskotið so hevur ein lítlan handil og tú hevur kanska tvey trý fólk í starvi og tvey av teimum kanska erið sjúk altso tað tað tað kemur at kosta hesum her virkinum ómetaliga nógv øh uppskotstillararnir eru ikki so øgiliga ítøkiligir um hvussu hendan avbjóðingin skal loysast i snakkað um eina afturberingarskipan eg minnist at tá ið vit viðgjørda uppskotið frá jørgu niclasen í rættarnevndini tá var ein møguleiki sum varð nevndur tað var hetta við at mann mann hevði eina trygging altso ein eina tryggingarlíknandi skipan nakað á sama hátt sum við als og við barsisskipanini og tað er sikkurt nakað sum evert at umhugsa men sum eg skilji av lagnum so er hetta eitt mál sum samgongan arbeiðir við og landsstýrismaðurin sum vær nýggjur er er eg tað skal vera mín áheitan til hann um at raðfesta hetta málið tí hetta er eitt mál sum øll eftirspyrja og vit í framsókn fara ú hvussu er at gera okkara til fyri at fáa hettar samtykt eg vænti eisini at vit koma at taka undir við hesum her uppskotinum til samtyktar frá javnaðarflokkinum soleiðis sum tað fyriliggur men vit vita hvussu tað er við lægnini hjá andstøðuuppskotinum vanliga so eg fari samtíðis at heita á samgonguna um at gera sítt til at trýsta á landsstýrismannin at fáa hann at raðfesta
arbeider við hesum málinum takk fyri ja takk fyri næsti røðari er bjørt samuelsen
nú hava undanfarni tingfólkgjøgnum gingið nokk so væl hvat et uppskotið snýr seg um nemliga at javnaðarflokkurin ynskir at løgtingið skal heita á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið neyðugu lógarbroytingar soleiðis at ein afturganga skipan í sambandi við sjúku verður gjørd fyri smærri vinnurøkandi við starvsmonnum í starvi og sum fleiri hava verið inni á so er hetta ikki akkurát nakað nýtt mál í politisku skipanini men eg kundi gott hugsað mær brúkt nakrar fáar minuttir upp á at tosa um onnur ting sum ehaldi hanga eitt sindur saman við hesum tað eru soleiðis í føroyum at vit hava ymiskar skipanir fyri ymiskar samfelagsbólkar og ymiskar vinnubólkar í samfelagnum og eg kundi gott hugsað mær um onkursvegna sett seg niður kanska avvarandi landsstýrisfólk sum kunnu vera fleiri landsstýrismaðurin vinnumálum landsstýrismaðurin í almannamálum fíggjarmálaráðharrin og onnur sum møguliga vara av og saman við umboðnm fyri vinnuna og umboðum fyri

umboð fyri vinnuna men eisini umboðum fyri almennu skipanirnar sum virka í mun til sjúku og annað tí eg havi eina sovorðnar kenslu av at tað er eitt lítið sindur eg skal ikki siga tilvildarligt men tað er ikki nóg greitt at øll fáa somu viðferð í almennu skipanini hetta er so eitt dømi um og nú hava handlar kanska verður nevndir sum dømi men tað kunnu vera aðrar smærri vinnufyritøkur tað kann eisini vera vinnufyritøka sum bjóða fram skeið ella tað kann vera vinnufyritøka sum hevur ymiskt annað virksemi sum kunnu blíva øgiliga hartraktar av ella útróðrarbátar sum onkur hevur nevnt eisini her sum kunnu vera øgiliga hart rakt viðs onkur av teimum sum tey hava í starvið á starvsfólkunum gerast sjúk men vit hava eisini eina barsisskipan o hendan barsisskipanin hon er soleiðis atisjálvsti vinnuríkarnir kunnu tekna eina trygging og arbeiðsgevarar teir gjalda jú fyri allar løninir ter gjalda til starvsfólk sum gjalda teir eisini gjald inn í barsisskipan líkasum tann sum fær lønin at betali barsisskipan men viss hesin her starvssekandi at tann stjórin í fyritøkuni gloymir at tekna eina trygging fyri seg sjálvan so heldur viðkomandi kanska at hann hevur rætt til barsil tí at hann betalar jú rættiliga nógv inni barsisskipanina hvønn mánað avteimum lønum hann betalir til starvsfólkini tað kundi eisini verði ein handil sum hevði fleiri fólk í starvi at tosa um her men nú skal viðkomandi sjálv ella sjálvur í í í barnsburðarfarloyvi og finna útav at nei her er einki heint í barsisskipanin tí tú gloymdi at tekna ein trygging og tað er forrestin ein trygging sum kostar ja hon er øgiliga bílig hon kostar fimm hundrað krónur minnist meg rætt kanska bleiv tað broytt eg haldi kanska at helgi abramsen hækkaði tað gjaldið men í øllum førum er tað ikki hon kostar ikki nógv og teknar tú hesa tryggingina so ert tú vardur og kann fara í í barsulsfarloyvi og fáa hesar fimmogtjúgu túsund ella upp til fimmogtjúgu túsund om mánaðin problemið er bara at tað er næstan leingi sum teknað hesa tryggingina eg havi sett ein fyrispurning mikilðsum tað var eg haldi tað var í fjørut ella fyrrari og fekk at vita at tað vóru nøkur heilt fá færri enn tíggju um árið sum teknaðu ta tryggingina so hava vit onnur sjálvsøgu vinnurekandi sum kanska eru tað kann vera ein persónur sum rekur eina fyritøku ella kanska ein fyritøka sum hevur ein ella tvey ella trý fólk í starvi

um tey ikki eru fevnd av dagpenningaskipanini har finst eisini ein tryggingarskipan sum eg havi inntrykv av at ikki øll er kenna nóg væl ikki øll vinnurekandi kenna nóg væl men eg havi skilt á lagnum at til dømis sjálst tú vinnurekandi sum eru tónleikarar hava havt trupulleikar við at kunna tekna eina slíka trygging sum eisini snýr seg um vist tú blívur sjúkur at tú kanst fáa úr dagpenningarskipanuni og nú sigur hetta uppskotið ikki nakað um hetta sigur hattaska vera ein afturberingarskipan hetla sigur ikki nakað um um mann skal kanska nettupp til at tekna eina trygging fyri at kunna fáa hesi tingini fyri at kunna fáa afturbering tá ið starvsfólk sum arbeiða hjá hesum lítla virkinum ella lítlu fyritøkuni gera sjúk men eg kundi sjávandi gott hugsað mær at mann tosaði ei lítið sindur eisini um fígging tí mín kensla er aftan á hava arbeitt bæði við hesum her við tónleikarum sum tívíst uptnir millum smærri rekandi einstaklingarvirki eisini sum eisini dettarnir ímillum vist tey ikki tekna tryggingina ella ymiskum orkum ikki fáa tekna hesa tryggingina og so hesi dømini um sum javnaðarflokkuin leggur fram her sum snýr seg so um

so tað sum eg royni at siga við hesum her harra formaður tað er at eg kundi gott hugsað mær at mann gjørdi eina heildarmynd og tók og loftaði øllum teimum vinnurekandi øllum bæði smærrivkum og fyritøkum sum hava nøkur fá fólk í starvi og í í tí sama arbeiðinum tryggjaðie at bæði sjúkradagpeningar og barnsburðarfarloyvi og møguliga eisini avlmutryggingar altso at tað er ein skipan sum er eins fyri øll vinnurekandi o mann so at mann tryggja teimum og tað kann gott vera at mann í størri mun skal útbyggja tær tryggingarskipanir sum sum vit hava í dag meni eg havi ikki soliga nógv at leggja afturat eg haldi at t hini framsøgufólkini hava verið øgiliga væl ígjøgnum uppskotið men eg kundi gott hugsað mær ati at mann tá ið mann fer í gongd við hetta arbeiðið at mann tá eisini hinar partarnar við sum eg havi nevnt og og sjálvandi fer tjóðveldi at geva hesum málinum eina ógvuliga góða viðgerð vit viti
halda hetta gott mál takk fyri
ja takk arra formaðurin úr nevnirbjøri sannessen hefti við barterskipanini eg helt eg at umsetara nøkur áru eg helt at mann gjørdi ein innsatt at prøva at gera vart við at at hesin møguleikin hjá vinnurekandi til einstaklingum at tekna eina trygging vinnuhúsið er vanligvís umboðan vanligvís da allar allarflestu á teimum eg veit ikki hvussu mann kann fáa tvinga fólk til tað tekna eina trygging fyri fimm undrað krónum m mánaðin teknað eina trygging fyri fimmhundrað krónum árið sum tú kann fáa upp til fimmogtjegu túsund tað er øgiliga trupult vist fólk ikki sjálvi gera tað tí fyri tay vinnurekandi eta tað at tá ið tey koma forbíðan við særin aldur so kunnu tey halda uppat at betala hesær fyrm hundrað krónar í tí tað herki brúkur teyð aftur úr lívinum so tað er næystan hopleyst at gera nakra skipan sum er so fantastisk sum henda skipanin til barciskianin di hon er heilt fantastisk so finnur ikki sín líka í heiminum allíkavæl so er tað nógv sum ikki vilja tekna
har
bjørt samuelsen ja takk fyri eg eri samd við hennik old og eg haldi eisini at tann dagpenningatryggingin sum finst fyri sjálvstøðu vinnurekandi er eisini ordiliga góð hon kostar nakrar fáar túsund krónur um árið ein seks túsund haldi eg og og og mann betalir tvær ferð um árið í øllum førum og tað er ein ógvuliga góð skipan men tað er framvegis nógv sum ikki hava hana og hví tað er veit eg ikki og so nevndi eisini at eg veit at at tað r tónleikar sum liva burturav at tónleiki sum hava havt trupulleikar við at tekna eina slíka trygging tað átti at borið til men eg haldi eisini at mann fyri at svarað henniki old átti at mett um er tað rætt at tað bara at kostar fimm hundrað krónur at tryggja seg í mun til barnsborð tá i mann hugsar um at lata ávíst prosent talla v øllum áinntøkum ferð inn í barsilsgrunnin og tað er tí eg siga at eg haldi t mann átti at tikið hatta upp sum at samla og sæð kann mann kann mann gera eina skipan sum kostar nakrar krónur sum minnir um hesa tryggingarskipani men har mann so er er tryggjaður í einum í øllum hesum skipanum í staðin fyri at sjálvstøðu vinnurend skulu gera eitt rættiliga stórt arbeiði fyri at finna útav hvat vendir upp og hvat vendir niður og hvussu tey nú tryggja sær tað er í øllum førum heilt týðiligt at tað ernógv
sum ikki hava nóg gott innlit í hetta her og tað skilur mann øgiliga væl takk fyri jatakk fyri so fær steffan klein
hetta er eitt av mongum uppskotum sum javnaðarflokkurin hevur lagt fram hetta valskeiðið sum skal geva ein lætta

og heftir ikki fyrstu ferðinar at vit viðgera júst hetta málið

javnaðarflokkurin hevur ta eitt sindur stuttligt í avnstøðu høgga sær við at leggja ja tíggjutals uppskot fram um sum geva lættar her úder og vit hava so fingið svar upp á tað í eia orðaskifti fyrr í dag hvussu alt hetta skal fíggjast og tað er fiskiskapurin og og ælingin vist eg skilti formannin í javnaðarflokkinum rætt og tað eru rættiliga óstabilar inntøkur kunnu vit bara staðfesta

tað fáa tey í teimum nevndunum tey aa fara í hetta fer so í trivnaðarnevndinah vit eisini havt fleiri onnur mál í rættarnevndini og tað merkir ikki at uppskotini ikki fáa eina seriøsa viðgerð men eg haldi at her eru rættiliga nógvar rakettir skotnar upp eftir hondini men som it hyggja eftir hesum uppskotinum

summ starvsfólk bera heita í starvsmenn meðan onnur eru ikki starvsmenn ella vanligir løntakarar ella hvussu vit skulu bólka tað og og tá ið tar kemur til starvsmenninar so eru tað fyritøkurnar sum skulu gjalda fyri sjúkradagarnar og har er eitt sum tey kalla hundrað og tjúgu dagarreglan og tað merkir at at eitt starvsat at ein arbeiðsgevari skal betala upp til fyri hundrað og tjúgu sjúkradagar í ein ári og og og og tað kann so hann fær so tann møguleikan eisini at upp siga viðkomandi við ein ein mánaður uppuppsagnarfreist og visti tað eser hundrað og tjúgu regluma iki ger seg galdandi so er tað ein ein tabell fyri alt eftir hvussu leingi viðkomandi hevur verið starvsmaður í felagnum so blívur uppsagnarfleiskin longri og longri og hvør er so avbjóðingin við hesum og tað

hava vit tosað fleiri ferðinar um og tað eru tær smærru fyritøkurnar sum kunnu komað øgiliga tungan sjógv av júst hesum at skula dekka upp til hesir hundrað og tjúgu dagarnir ella hvat tað nú kann blíva til samanlagt og og tað tað dugi væl at síggja at tað kann blíva ein øgiliga

og og her leggur mann so upp til at at hesi feløgini sum eru minni enn eitt vist skulu fáa afturrindan úr landskassanum og og máti mann ger tað upp á ella tað sum javnaðarflokkurin leggur upp til er at vit hyggja eftir starvsfólkatalinum og umsetninginum

pengar úr dagpeningaskipanini og har er tað arbeiðsgevarar sum rinda fyri fyrsta og annan dag og eg minnist ikki heilt rætt um mann kann fáa tað afturgoldið men tá ið ein arbeiðari verður sjúkur leingi so so eru tey fevnd av dagpeningaskipanini sum sum landið fíggjar og

tað virkar eitt sindur snetig fyri mær at at at tað eru nøkur einstøk ella altso serstøk heiti altso um tú ert skrivstovufólk ella handilsmaður ella annað so kemur ta undir hetta her at vera starvsmaður meðan onnur so sum útróðarmenn ella vanligir arbeiðar sum arbeiða fyri tímarløn tað kundi verið alt møguligt ikki verða fevnd av hesum her og groynt vit hava viðgjørt tað fyrr og er tað ringt g at skilja tað eeg veit iki m eg skilji tað heilt enn men sum an hyggur eftir søguni upp á tað so tað sume ev koni fram til so byrjaðu danir upp á hesar skipanin við starvsmonnum í nítjan hundrað og áttaogtretivu og tað var júst fyri at verja handils og skrivstovufólk tað sum hann ynskti at geva arbeiðaranum nøkur betri rættindi eitt eitt eitt tryggari starv og tjúgu ár seinni so vil mann tað sama her í føroyum og seta eina líknandi lóg ella stemmar ein líknandi lóg ígjøgnum tá í áttaoghálvtrýss sum minnir um ti donsku lógina og dagpeningalógin sum vit hava í dag er frá tvey túsund og eitt og eg hugsi at eg veit ikki um tað er tann fyrsta dagpeningarlógin men men men galdandi lóg er so upprunaliga frá tvey túsund og eitt altso heru nakrir starvsmenn sum fyritøkur skulu gjalda fyri tá ið viðkomandi blíiv sjúk meðan onnur detta meira ella minni beint inn í dagpeningaskipanina har landið er garantir fyri at veita teimum sjúkrapengar so altso tað virkar eit sindur óóruddligt og sindur snetið fyri mær at at mann yvirhøvur er komin her til at at er bólkar soleiðis upp tí hví hví fáa øll ikki úr dagpeningaskipanini hvussu ber tað til at bókhaldarin í einr fyritøku er fevndr eina skipan meðan vaskikonan ella onkur annar

við starvsmonnum var hon at fyritøkur skulu bera ein part av byrðini var tað kanska nett upp ætlanin við tí tí tá haldi eg tað ett sindur snetigt at landið aftur skal fara at dekka inn tað virkar eitt sindur atokk og eitt sindur mann setti eina skipan verk sum sum fyritøkurnar skulu bera onkursvegna men sum sigur mæn summar fyritøkur eru for lítlar og eg skilji væl tann problematikkin men eg havi eitt sindur ringt við at gjøgnumskoða hví dvit eru enda í hesari støðuni eg kenni nokk ella eg kenni ikki alla søguna men men eg undrist á tað og tað virkar onkursvegna eitt sindur óruddligt nú aftaná at mann hevur tveir bólkar at skula fara aftur at gera eina broyting fyri at garantera teimum smærri fyritøkunum eina trygd sum kunnu koma hesa støðuna

tað er tað eg havi at siga um hetta frú forkvinna og eg ivistiki í at trúvnaðarnevndin fer at viðgera hetta málið væl og og tað er fleiri ferðin at viðgjørt fyrr menkanska
mann blívur klókar uppá tað tað skal eg ikki skala takk fyri tú tú
ein viðmerking frá hervør polstóttir ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja nú hevur samgongankropp av kroppi verið uppí at tingi søðorðarpalli í dag hel la gjørt viðmerkingar um hvussu javnaðarflokkurin ætlað at fíggja øll uppskotinum tey hava havt síðan valið steffan klein poulsen byrjað isini sína røðu við at spairekað eitt sidur um tað kanska so eg hugsaði at spyrja steffan klein poulsen ein spurning samgongan kom til tá tá samgongan tók við so var ein hálv milliard í yvirskotið nú plagdi eg kanska vit nøta neppið at koma upp um undirskotið so sm mannin ikki hevur undirskot á fíggjarlógini hvussu heldur steffan klein poulsen sjálv
súr erda gongu við fíggjarstýringini hjá sær samgonguni takk fyri
sefan klein poulsen ger sovæfrú forkvinna eg skal úrslitið botnlinjan ikki hevur verið akkurát tað sum han vildi ynskt og tað er trupult at at koma upp um botn ella um nulli og korona er ein partur av forkláringini ø og ein annar partur av forkláringini at rakstrarútreiðslurnar eru vaksa øgiliga nógv og mann hevur ikki verið viljur til at tikið meir inn og tað tað skal eg lankt innr tað er ein avbjóðing og nú eru vit so hóast alt komið upp um nullun sumt av tí fáa vitð ikki dýrt øh vit fáa ikki stýrt konjukturinum vit fáa ikki stýrt hvat kemur inn hrter vit kunnu kunnu skrúva upp á ymsu inntøkurnar sum landið hevur eog úrslitið kundi verið betri men tað gongur rætta vegin tað gongur rættan vegin og og vit mumubara hava hopa fyri okkara land at
at tað forsetir pá hendan mátan
hennioja takk frú forkvinna nú sigur steffan klein poulsen at eg rak kettr um mann skjýtur upp alla tíðina eg haldi ikki at altso tað tað vil so vera tá i mann festir við politikk at so fær mann ikki alt í senn og okur hava gjørt mangar broytingar gjøgnum nógva harrans ár og alt er ikki komið við onkur er follim uttan fyri av eina lærari orsøk kanska av av av av óhappi ella illa illa umhugsa uppskot og so prøvar mann eftir hondini at bøta upp á tað ja eg havi verið g iðtil ati meðan eg sat e tinganesi tað snakkaði mann um í eini tíggjuog fimtan ára at at fáa at fáa pensjónspensjónina lagt afturat barsilsskipanini og og og tá i man so tók tað upp til endan so so fór tað bara ígjøgnum eg haldi ikki t hetta er rak kettur hetta her altso hundr oghundrar og tjúgu taðarskipanin nú skal eg ikki fafara inn up á hana men hon hon hevur verið í góð men men men hon hon hon rakar øgiliga skeivt í virsumførum og eg dugi ikki ordia at síggja at tað er nakar nakar vandi við at mann

hvat meðan poulsen ger so væl ja fyri forknaðina eg skal geva henni gáld rætt í at hetta er nokk ikki tað størsta uppskotið á útróðrissíðuni sum mjøgnarflokkurin lag fram men tað sum sipaði til var hesin bunkin av uppskotum sum skuldu geva lættar alla møguligastaðni og ein annar tingmaður uppsumeraði tað øgiliga væl við einum uppslagi helgi abransen lýsti júst hetta við hvussu nógv uppskot javnaðarflokkuni hava lagt fram sum skulu geva eini rúgvu av lættum og tað bleiv so spurt til hvussu tað skal fíggjast og tað vísti formaðurin í javnaðarflokkinum til fiskvinna og alvinna og tey tøkugjøldini og og tilfeingisgjøldini sum nú einaferð kann skrúva upp og tað er ein máti at fíggja at uppáma eg haldi bara at tað er tey ikki stabilar inntøkur so vit kunnu
fór vænta at fer at vaksa í alla framtíð takk fyri takk fyri síðani er tað sólvitt nolsøe landstýrismaðurin sum fær orðið ger so
takk fyri frú forkvinna eg skal ikki leggja so øgiliga nógv afturat hesum tí orðaskifti hevur íøllum førum haldi eg víst at tað er so ella so undirtøka fyri at ein skipan sum hendan sum javnaðarflokkurin legur upp til skal koma tað haldi eg mann kann gera tað niður sto um um mann heurhoyrt allar flokkar í øllum førum tosa positivt fyði hesum og sum fleiri av limunum í samgonguni hava verið inni á so er hetta ein skipan sum samgongan ætlar sær at broyta vit hava broytingar í dagpeningalógini liggerandi í løgtinginum til viðgerðar í nevnd í løtuni og tað er so varð so ein liður í at betra um viðurskiftini hjá hjá fólki á arbeiðsmarknaðinum og hetta her verður so ein liður í tíð afturat tað er soleiðis ati mann hevur sum eg havi skilta havt ein innleiðandi fund við ein partá arbeiðsmarknaðinum sum hevur i eitt øki at gera men mann er ikki komin nógv víðari enn tað menog tí fer tað at taka eina tíð afturat áðrenn eitt uppskot um umstarvsviðurskiftini hjá hjá starvsmonnunum áðrenn uppskotið altso verur liðugt ella klárt at leggja fram tí har er nógv sum skal lýsast nú í uppskotinum hjá javnaðarflokkinum leggja tey upp til at mann skal hava eina afturberingarskipan men fyrsta avbjóðing sum mann hevur faktiskt tá mann tosar um eina skipan av hesum slag tað er tað at vit vita ikki hvussu nógv hon fer at kosta tí vit hava í grundini eingi hagtøl at ganga eftir vit vita ikki hvussu nógv sjúk fara at koma í eina skipan sum hesi her tí vit hava eingi eftirfarandi hagtøl umsjúkrafráveru í føroyum meginparturin av løntakaranum á føroyska arbeiðsmarknaðinum hava rætt til løn undir sjúku men tað er ikki skrásett nakrastaðni tá ið tey teru sjúk tey fáa fáa st íina løn men har eru eingin fráboðanir skylda so eitt tað fyrsta eg gangi út frá at vit mugu fara og gera áðrenn eitt lógaruppskot ella eitt uppskot er klárt tað er at so ella so fáa fatur í nøkrum hagtølum upp á hett viðurskiftini soleiðis at mann nøkulunda kann rokna seg fram til hvat kann ein sovonur skipan møguligat kosta og eitt annað sum mann eisini fór at lýsa tað er hvat fyri skipan mann so vil hava nú nevnir javnaðarflokkurin eina afturberingarskipan ein annar ein onnur skipan tað kann vera er ein møgulig tryggingarskipan ella ein einein skipan sum líkist dagpeningaskipanini vit vita ikki og tað er tað arbeiðið summannskal fara undir í almannamálaráðnum men eg vil so siga tað at tað er positivt higartil haldi eg tað sum mann hevur hoyrt frá úr løgtinginum í dag tí at tað tykist í øllum førðum vera ein breið semja fyri at at ein skipan skal gerast tí tað er eingin ivi um at at taðtað kunnu jú vera starvsfólk sum arbeiða á sama arbeiðsplássi gera hvør sína uppgávu har ið annað er fevnt av dagpeningarskipanini og annað er ikki og og tað er ójavnt hjá arbeiðsgevara og hjá starvsfólkunum sjálvum hvørjihvørji rættindi tey hava og hvørja skipan tað er í og tey er í og so víðari og tað er eingin ivi um at hetta er í øllu frð nakað sum vit eg vil ikki siga skulu rudda upp í men eiga øll kunnu at rætta upp uppá men eg ivist ikki í at tað koma fleiri spurningar tá ið nevndarviðgerðin verður og men eg vil bara taka samanum og siga hvat mann higartil hevur gjørt eftir ráðnum og at tað er øll sín positivur andar frá løgtinginutað er gott so eri sannførdur um at vit tá ið stylki til stykkið kemur helst aftan á summarferð en eina ferð kunnu koma við eina skipan sum eg vænti í øllum førum út frá tí tum egt hort í dag hvat flestu kundi taka undirvi øllumførinum
takk fyrija so var eingin viðmerking og vit takka landsstýrismanninum og hetta var seinastu orðini í hesum umfarinum vit fara víðari til næsta mál tað er ja hetta málið verður sjálvandi fyrst beint í í trivnaðarnevndina síðan fara vit víðari til næsta mál fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar seksogtrýss tjúgu einogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at kriminalisera sálarligan harðskap og eg skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin verður tað christian andreassen fyri javnaðarflokkin verður tað ingilín didigsen strøm fyri sambandsflokkin verðr að helgi abramsen fyri tjóðveldið verður tað hervør polstóttir fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn bjarni kárasun petersen fyrstur at røða
christian andreasen ger sovæltakk fyri frú forkvina tað er uppskot til samtyktar um at heita á landsstýriðum at fyrireika at leggja fyri løgtingið o uppskot um at broyta revslógina við í endamálið a kriminalisera sálarligan harðskap tað er soleiðisnir at við revsulógini hava vit reglur um um harðskap tað er fysiskan harðskap vit hava reglur um og sjálvandi finst tað eisini aðrar formar fyri harðskapi sum í hesun her førunum sálarliga árgangur tá ið vit tosa um vanligan harðskap so tosa vit um at tey talan um fysiskan harðskap sum kevur blá merkir og og og tað sum kanska verjir í oftani verður sagt tað hjámillum ta serkønu ati oftani er ella e eitt eitt úrslit av kanska nakað sum sum gongur gongur fyri seg ári nemliga við í so kallaða sálarliga áganginum sum serljga parforroldinum hvar tað byrja við sálarligum ágangi ogs útvinkladase og so bleivr tað til fyskan hórðskap og tað sum taðsum hetta her uppskotið snýr seg um gangi eg út frá tað er atinnføra tær la somu reglur ma kanska hevur í øðrum londum um sálaran hórðskap og hvat er so sálarigr hórðskapur í í einum sovorðnum samanhangi tað er sum sagt oftani snýr ta seg um fólk sum liva saman í einum parforholdið ella í eini familju ella hvar tú hevur i ein eina i til persónar so kann tað jú henda at persónar fara í holt ella byrja at útinna sálarigan harðskapur og tað er jú við at niðurgera og at kreinka og manipulera áhaldandi og kanska eisini isolæra fólk við tí endamálið at kontrolera hasi fólkini ella at avmarka tey í teirra møguleikum at útfolda seg bæði í í í í gjerningum og í og í stað og sovíðari gso víðari og p á longu sigt kann tað ganga harstutivir fólk sum fáa stóran sáraliga skaða av at verða útsettur fyri hesun her sálarharðskapinum og tí hevur mann millu anna í danmark innført eina reglu í revsilógini sum sum kriminalisera tað at útinna sálarhórðskap og tað sum eg hevi sjóv ylgið trupulleikin við einari sovori reglu tað er tað ati sum eg segði áðni tá tað ikki eru blá merkir ella nøkur tekn uppá uppá at tað er harðskap farin fram so er tað øgiliga ringt at prógva tað og tað er tað sum kanska gevur eein løgfrindsligan trupulleika taer tað hvussu skal mann honteras líkar sakir men tað er klárt at í vesum førum er tað er tað nokk so upplagt hvat er gingið fyri seg og og tí hevur mann eisini í øðrum londum bæðum norrø í danmark krimunalisera tær so eg haldi at tað er gott at mann fær hygja et hsum her og og hvatan umhugsar hvat hvat mann gera í føroyum at mann kanska kundi umhugsað at tikið hetta við í tí revsilógararbeiðinum sum sum anars gongur fyri s at revsilógin verður jú javnum eftirhugd o og og og dagførd og eg haldi at tað e farkskt gott at farat hygja eftr esun her eikini sum ein møguleika fyri aftur sleppa undan hesum her sálarlig harðskapinum sum sjálvfndist eisini gongur fyri seg í føroyum sum øllum øðrum londum so eg haldi at tað er eitt ott posituppskot tað haldi eg so tað er tað sum eg
siga takk fyri
ja tað er ein viðmerking frá djónan alsoyohansen gjørt vælja takk fyri frá fólkini ja eg haldi at her er eitt frá líka gott uppskot sum er komin fram á ting av hervirkpoststøttur frá tjóðveldi og nú hevur kristian andreasen umrøtt hetta málið nokk so væl altso tí tað eru nøkur ivamál tá mann lesur tað so er tað tað her hvussu kann tað prógvast sjónvarpið tá nevnir kristian andreasen sjónvarpið og hevur nógvar royndir frá tí og í rættunum so men hvuss tá ið tú nú ert komið ella sum er eisini grannanátið sum er í danmark hvussu hvussu verður tað so praktiserað har og hvat kann vera til hendurs fyri at
vit eisini fáa tað her í føroyum takk fyri
andreasen gersovæltakk fyri eg havi próva hugt eftir tí eg síggi at tað er komið í gildi í danmark í tvey úun o nítjan so tað er ikki iso nógv rætta praksiskt at at í kunustevnmen tað ver er nógv umdiskuterað so tað er ein sovrdan reglustonna her skal eg nokk hava eina a hava itsindra tíð til at at at finna sín sín form ussu í praksis o hvat fyr krøv til til próvførsluman sum setir osvíðari so eg hai ikki sæð nakað serlig rættpraktiskt um at her

ett ter ger so væl egætlaði at faktiskt bara at takka kressi andrease fyri ein poseuritet um eitt uppskotið eg halda i tað hevur týdning tað er síggja at tølini fyri sálarligan harðskaprførum eru vaksandi og tí haldi eg at tað hevði verið gott við sæ flokkarnir kunnu standa saman um at
at gera sá læran hæskar takk fyri
ger so væl ja takk fyri jú eg haldi tað at tað er tað er passið pláss at viðgera neyðugar dagføringar á revsilógini og hetta er eitt umráði sum eisini kundi vera
tíð takk fyri frú framkoman takk síðani fara vit víðari til næsta røðara sum er ingilín didriksen
ja hetta er eitti uppskot til samtykta frá hervør postóttir úr tjóðveldi um ati broyta revsilógina fyri at kriminalisera sálarligan harðskap og tað er soeiðsirnar í føroyum í dag a vit hava eina paragraff tvey hundrað og fimmogfjøruti og har stendur í stykki tvey at í revsilógini at tann sum ger skaða annans likam ella heilsu kann verða revsaður við fongslig upp til seks ár og her fevnir skaði á heilsu eisini um sálarliga løstir so hava vit eisini eina aðra paragraf í revsilógini sum fevnir tann sum hóttir við at gera eina revsiverda gerð og hóttarnarmátin er egnaður til at kunna skapa stóran ótta fyri lív heilsu ella vælferð hjá tí hótta ella øðrum og her er ein revsiramma ella sekt og fongsul upp til tvey ár sálarligur harðskapur er ikki kriminaliseraður í sjálvum sær í føroyum í dag men hesar paragraffurnar koma eitt sindur inn á kriminaliseringina allíkavæl og tað er bara í samband við annan harðskap í samband við tfingsil í samband við hóttanir og hetta hóast vit vita at sálarligur harðskapur fer fram og gers stóran skaða á nógv av teimum sum eru fyri tí í eini kanning sum lógir gjørdi fyri almannaráðið herfyri og sum eisini verður víst á í viðmerkingunum har stendur ati nítjan prosent av føroyingum hava upplivað at onkur regluliga ella í longri tíð hevur roynt at kúga mannminka ella eyðmøkja tey átta prosent hava livið ótta tí onkur regluliga ella í longri tíð hótti ella royndi at skaða ella teirra nærmastu og níggju prosent hava uppliva at onkur regluliga við hóttanum um tvang hevur roynt at avmarka teirra sambond við onnur ella vildi ráða yvir teimum ella tí sum viðmandi slappa at gera og ikki og hetta kann altso alt flokkast sum sálarligur harðskapur eg fann nøkur tøl frá kvinnuhúsinum í tvey túsund og átjan tá kvinnuhúsið fekk trý hundrað og hálvfjerðs fráboðanir um sálarligan harðskap upp á hetta árið tað svarar til eina boðan um dagin ella ja faktiskt meira enn tað istaulsáttmálin tað eri ein altjóða sáttmáli hjá europaráðnum sum hevur tað endamálið at basa harðskapið móti kvinnum av øllum sløgum og har er sálarligur harðskapur eisini tikin við í sáttmálanum isaboðdssáttmálin er í gildi í danmark vit hava ikki settand gildi ella tikið undir við honum í føroyum og tað haldi er ein feilur sum mann eigur ati fáa upp á pláss sum eisini hevur verið nevnt fyrr í dag so í septembur í tvey túsund og nítjan so samtykti danska fólkatingið eina lóg sum javnsettur kropsligan harðskap við sálarligan harðskap tað haldi eg eisini at vit eiga at gera og eg taki undir við hesum her uppskotinum frá hervur postóttur í tjóðveldi tá vit vanliga hugsa um harðskap so hugsa vit til dømis um eitt blátt eyga ella eitt beinbrot og sálarligur harðskapur er aloftast í næstan øllum førunum ein partur av harðskapinum tá ið tað kemur til kropsligan harðskap men sálarligr harðskapur kann eisini vera nakað sum mann er úti fyri uttan at nakar leggur ein finguráti harðskapur snýr seg nemiliga um at hava vald yvir einum øðrum persóni og eyðkenni fyri sálarligan harðskap í einum parlagi tað er ein ójavnvág har sum annar parturin hevur valdið meðan hin parturin er fullkomiliga uttanvald og tað er ein ójavnvág sum kann hava álvarsamar avleiðingar fyri bæði fólk og samfelag tann danski sovnurin leve uten wold savnaði í tvey túsund og átjan altjóða gransking um avleiðingarnar av sálarligum harðskapi og við útgangsstøði í áttaogtretivu granskingarverkætlaninum so sæst ein øgiliga greiður samanhangur ímillum sálarligan harðskap og angist pdsd og tunglyndi trýsti sum sálarligur harðskapur hevur við sær ávirkar eisini evnini til at vera foreldur og tí kropsligu likamligu heilsuna negativt avleiðingarnar tær eru sosialar økonomiskar heilsuligar bæði kropsliga og sálarliga hetta var eisini nakað sum gekk aftur í kanningini hjá almannaráðnum um harðskap og tað verður eisini váttað av kanningum aðrastaðni mann sigur at tað kann vera rættiliga torført at prógva sálarligan harðskap av tí at tað ikki eins og kropsligur harðskapur hevur nøkur kanska ítøkilig kropslig tekin ogbi vísa at vísa á men tað er eftir mínum tykki ikki ein nóg góð orsøk til at mann ikki skal kriminalisera hetta slagið av harðskapi tað finnast mátar at at finna prógv fyri sálarligan harðskap eins og tað ger við øllum øðrum sum mann skal finna prógv fyri at hondhevja í revsilógini og tað skal mann sjálvandi gera fyri at blíva dømdur men eg haldi ikki at tað er eitt nóg gott argument til at mann ikki fer at kriminalisera sálarligan harðskap tað er kanska eins og vit ikki raðfesta sálarliga sjúkur eins høkt sum vit sum vit raðfesta kropsliga sjúkur í samfelagnum er tað kanska aftur ein ein endurspegling av tí at vit ikki eru sama stað tá vit tosa um sálarligar løstir sum avleiðing av sálarligum harðskapi sum vit áður hava verið við kropsligum harðskapi so øhfrú forkvinna eg haldi ikki at eg havi fleiri viðmerkingar til

nolso joensen ein viðmerking ger so væl ja takk fyri frú forkvina ø ingilin strøm kemur inn á nógv áhugaverd ting í sína røðu og eg eri púra samd við henni at løgtingið eigur at samtykkja slíkt uppskot sum hetta at vit ikki góðtaka tað at verður framdur sálarligur harðskapar yvirhøvur øog hóast kanska kritikkurin er eitt sindur tað at her torført at finna prógv hvort á sínum so haldi eg vit eiga líkasum eg haldi khristian andreasen var inni á praksisin í danmark er tað at í tvey túsund ognítjan kom tað ígjøgnum og tí eiga vit at gera tað sama skulu minnast til tað at tað eru nógv børn og ung sum vaksa upp øog nú nevnir ingilín strøm hetta her við at tað at vera foreldur ávirkar rolluna har tað blívur ein sannleiki ela blívur ein ein veruleiki fyri nógv børn at at hetta her fer fram og tað er ringt at seta orð á og tað er kanska fer fram yvir fleiri ár og tí eiga vit eisini fyri at fyri at verja tey og og og at tað endurtakir seg at vit bróta ein sosialan arv at vitkalseku megi siga

ingilein ditrsen strøm gersvætakk fyri frú forkvinna ja ein absoluttrelevant viðmerking frá djóna nols joensen tað er jú eisini soleiðisnar ati tað er jú bæði tað at at foreldur sum eru fyri sálarligum harðskapi vísir tað seg eru hava hava ilt við at vera foreldur einum eins góðum støði sum kanska tey vóru áðrenn tey vóru fyri hesum at tað ávirkar teirra evni at vera foreldur men samstundis er tað jú eisini soleiðis at tíverri er sálarligur harðskapur ikki avmarkaður til parlag millum vaksin fólk tíverri fyri kemur tað eisini íí nærsambondi tíverri eru børn eisini fyri sálarligum harðskapi og tað er eisini tað sum mann veðir noyddur til at taka atlit til í revsilóguna
og kriminalisera takk tann næsta røða verður helgi abrahamsa ger so væl
frú forkvina hetta er eitti einfalt uppskot tað verður heitt á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið uppskot um at broyta revsiløgina við tí endamáli at krikriminalisera sálarligan harðskap vit vita at umframt likamliga harðskap er eisini sálarligur harðskapur ein stórur trupulleiki í nærsambondum og at eingin revsing er fyri sálarligum harðskap uttan so at revsingin ella uttan so at hann er partur av revsing fyri likamligan harðskap orsøkin til tað sikst vera at sálarligur harðskapur er torførur at prógva og hann er eisini rættiliga óítøkiligur kvinnuhúsið hevur onkuntíð sagt at talið á teimum sum venda sær til teirra orsakað av sálarligum harðskapi hevur verið nógv hægri enn talið á teimum sum venda sær til kvinnuhúsi orsakað av likamligum harðskapi í tvey túsun og sekstan vórðu tølini ávikavíst tvey hundrað og seksoghálvfems orsakað av sálarligum harðskapi og hundrað og tjúgu orsakað av likamligum harðskapi tað vil siga at meira enn einoghálvfjerðs prosent av teimum sum venda eftir kvinnuhúsi tað árið tey vendja sær ftil kvinnuhúsi orsakað av sálarligum harðskapi so hetta er ein stórur trupulleiki sum tó kann vera ringur at prógva og tí málini eru so óítøkilig sambært galdandi lógum so er sálarligur harðskapur revsiverdur í samband við annan harðskap tingsil og hóttanir men hann er ikki kriminaliseraður sjálvstøðugt hetta sæst millum annað í svari til ein fyrispurning frá kristionnu vinter poulsen í tvey túsund og seytjan til aksel ve johannesen távarðandi løgmann í svarinum verður víst á at í á tvey hndraðogfimogfjøruti ja greintveyhunra ogfimmogfjøruti stykki tvey revsilógini har tað stendur og
so má eg biðja forkvinnan loyvi at endurgeva ger sovælat tann sum ger skaða annan annans likam ella heilsu kann verða revsaður við fongslipp il seks ár skaði heilsu fevnir eisini um sálarligar løstir segði aksal johannesen í svarinum tað e hetta sama sum verður víst á í viðmerkingum til hetta uppskotið eg havi eitt sindur ilt við at skilja tað sum stendur í lógini soleiðis sumtað verður tulka men eg gangi út frá at hetta er tulkingin hjá løgmansskrivstovuni sum aksevi johannesen tá vísti á og tað sum eisini verður víst á í hesum uppskotinum tað er sera trupultar kriminalisera sálarligar harðskap orsøkin til tað er at tað er sera strong prógkrøv fyri at døma í revsimálum og hvussu kanst so prógva at sálarligur harðskapur er tilætlaður og hvussu prógvar tú at tann sálarligi losturin er ein beinleiðis avleiðing av tí sálarliga harðskapinum vit eru helst øll samd um at harðskapur skal revsast eisini sálarligur harðskapur men akkurát hetta slagið harðskapi er ikki lættur at prógva tí og tí er tað ein avbjóðing við tí í viðmerkinum til uppskotið verðurvíst til eina kanning sum millum annað vísir at nítjan prosent av føroyingum í tvey túsund og einogtjúgu hava uppliva at onkur regluliga ella í longri tíð hevur roynt at kúga mannmyka ella eyðmýkja tey tað er sjálvandi eitt høgt tal men hvussu kanst tú prógva at tað tað at onkur kennir seg kúgaðan mannminkan ella míktan er tí at tey veruliga verða kúga mannminkað ella eymíkt men tað skal sjálvandi ikki brúkast sum undanførsla fyri einki at gera og sambandsflokkurin fær tí at viðgera hetta uppskotið við væl vild men eg rokni við at stóra avbjóðingin verður at finna fram til hvussu hetta slagið v harðskapið skal prógvast so uppskotstillarin vísir á so hava onnur av okkara grannalondum gjørt hesa broytingina millum annað danmark sum hevur eina revsulóg sum er stórsæg tann sama sum okkara so vit kunnu sjálvandi hyggja eftir hvussu tey hava gjørt har hetta uppskotið skal í øllum førum fáa eina góða og positiva viðgerð frá okkara síðu takk fyritakk fyri
gía net viðmerking frá spmctlaystetta ger so væl ja takk fyri harra formaður nú vil tosa um sálarligan harðskap eg hugsi eitt sindur toli eg meira enn kanska onkur annar skal eg føla tað sum ein sálarligan harðskap fyri at viðkomandi skal bleiva skuldsettur ella er tað nokk onkur annar heldur tað at tey virkaa fekk føra virkliga sálaðan harðskap í móti elspu e meini eg kanska í onkrum førum følda áso etta lítið pass afturimóti hvat er von við meðan onkur annar observantur heldur tað tta forferdiliga so døgur føroast ínoytur móti mær ha so tað tað sum eg hugsi um skal skal eg føla meg yvir fyri at eg eri útsettur vyri harðskapi ella er tað nokk at tey sum síggja hta vitnini halda at nú hava tað yvirstikað grensina meiri har eg eri hvussu hvar hvussu
kann má prógva tað
helgiabramsen gersæja frú forkvina akkurát hatta er avbjóðingin altso tað erymiskt hvat fólk tola ymiskt hvat fólk halda vera vera harðskapur ella ella ella hvat taðkann vera og og og so er tað spurningar skulu fólk sum dømast eftir hvussu móttakarin følir tað ella er tað gerðing sjálv sum skal vera avgerandi eg hugsi ofta um tað tey síggja eg tá mann koyrir bil so saman ofta nú fyllir onkur ógiftur tretivu so stendur ein stór piparbýssøe í rundkoyring onkurstaðni altso eg útlendingar cóat her tta eg veitk vat er hiltið altso altso kann mann virkuliga gera sovorð í føroyum ha hetta er bara nakað sum mann ger í føroyum og fólkahalda vera stuttligt men altsotað kann so ræðuliga ymiskt hvussu móttakarin tekur hetta her og nær er tað so harðskapur nær er tað nær er tað happing altso tað er er tað móttakari sum sum hvat hann tolir av ella ikki sum skal avgerast tað er avbjóðingin men men eg eri samd ví uppskotstillarini at hetta nakarð vit ið ikki kunnu bara skroyta farbí vit mug hyggja eftir hesum her og og hvat hvat mu gera tí at sjálvandi eingin
eingin harðskapur er góður takk fyri tær taks síðani er tað hervið pálsdóttir sum fær orðið
tað finnast fleiri ymisk sløg av harðskapi sum heild tosa vit um sjey sløg tað eru kropsligur harðskapur kynsligur harðskapur materiellur harðskapur stoking fíggjarligur harðskapur talgildur harðskapur og sálarligur harðskapur eingin harðskapur kann ella skal góðtakast um bara hann slómu eitur bók í súsanna skóli hevur gjørt vyri frásagninum frá kvinnuhúsinum tað er í ein av hesum frásagnunum at ein kvinna fortelur um at hóast kvinnanvart útsett fyri sálarligum harðskapi so var tað tann kropsligi harðskapuin smanglari við loyvi frá forkvinnum vil gjarna endurgeva úr sínum
níggju í bókini bar um bara hann slóð meg ger so væl sitatiður soleiðis hetta er tað sum manglar tann dagin hann slær meg tá fari eg so er tað ein nóg góð grund til at at til at fara men ikki fyrr eg hugsaði at harðskapurin at harðskapurin er at verða sligin og tað er ein og tað er ein nóg góð orsøk til at enda eitt parli setat enda sálarligr harðskapur kann definerast sum endurtakandi handlingar sum niðurgera eyðmýkja krenka manipulera og isolera ein persón við tí endamáli at kontrolera ella avmarka lívið og handlingarnar hjá persónunum sálarligur harðskapur eru ikki revsiverndur sjálvstøðugt í føroyum sálarligur harðskapur eri sum oftast partur av øðrum harðskapi til dømis hat vit snakkað um kropsligum harðskap men ein persónur kann eisini verða útsettur fyri sálarigam harðskap uttan at vera útsett fyri nøkrum slag av kropsligum harðskapi sálari harðskapu er ofta tann ókendi ella tann gloymdi harðskapurin tí mann sær hann ikki og vitað vera lyndi til ikki at tosa um hann hann kann vera ringur at prógva og at fáa tiknan í álvara men sálarliga harðskapur er niðurbrótandi og oyðileggjandi og sum kvinnan í sitatinim segði um bara hann sló meg í kanning í fróðskaparsetri og lógugjørdi í samstarvi við almannamálaráðnum so hava nítjan prosent av kvinnum í monnum í føroyum upplivað at onkur regluliga ella í longri tíð hevur roynt at kúga mannminkað ella eymið hjá seg átta prosent hava livað í ótta tí onkur regluliga ella í longri tíð hótti ella royndi at skaða seg ella sínum nærmastu níggju prosent hava upplivað at onkur regluliga og við hóttanum tvang hevur roynt at avmarka síni sambond við onnur ella vildi ráðayr við sær ella tí sum viðkomandi slapp at gera og ikki í tvey túsund og átjan vóru trý hundrað og hálvfjerðs fráboðanir til kvinnuhúsið um sálarligan harðskap í tvey túsund ognítjan vóru tað trý hundrað og seksoghálvtrýss í tvey túsund og tjúgu vóru tað seks hundrað og trýogtjúgu fráboðanir um sálarligan harðskap tað er nærum tvær kvinnur um dagin

nøkur dømi um sálagan harðskap kunnu vera at mann verður hóttur við harðskapi at síggja síni børn verða hótt við harðskapi at vera undir eftirliti at verða avbyrgd frá øðrum at verða niðurgjørdur meðan onnur hoyra at tað verður rópt og funnist at einum í heilum samstundis sum vit snakka um harðskap ímóti kvinnum og monnum so er tað eisini viktigt at vit hugsa um børnini bæði tey hvørs foreldur eru útsett fyri harðskapi men absolutt eisini tey børnini sum verða útsett fyri harðskapi bæði kropsligum og sálarligum harðskapi móti børnum kann einki samfelag góðtaka og tað skal verða for dømt upp á tað allarhægsta tá mann so snakkar um um at kann revsigera sálarligan harðskap so er svarið ja tá okkara grannalond norra og og danmark kunnu so eiga vit eisini at kunna gera tað í uppskotinum havi eg á misgávum skal vera grønland tað eg skal hyggjast burt frá í danmark er tað í paragraff tvey hundrað og trýogfjøruti í revsilógini at mann kriminaliserar sálarligan harðskap í nærsambondum og í norra er tað í paragraff tvey hundrað og tveyogfýrs í revsilógini at mann kriminaliserar mishandling í nærum relatiónum men hóast sálarligir harðskapur kann vera torførir at prógvað so er tað ikki ein nóg haldgóð grund til at sálarlig harðskapur ikki skal vera revsuverndur mann kann prógva sálagan harðskap á ymiskar mátar millum annað kann vísta á stokng sum eisini er eitt slag av harðskapi sum eisini ofta verður sett í sambandi við sum eitt slag av sálarigum harðskapi ein kvinna ella ein maður sum eru útsett fyri sálarum harðskapi kunnu føra eina logbók sum vísir hvørja ferð e hendingardagar útfyrði tey kunnu goyma mellar og smessur og so víðari við hóttanum ofta er tað soleiðis at fólk eru til staðar tá sálarligum harðskapi verður framdur hesir fólkini kunnu gera vitnisfrágreiðingar men mann skal avgjørt eisini finna ein loysn leyst fyri hvussu vit prógva sálarligan harðskap tá vit kriminalisera harðskapin frú forkvina hóast harðskapur í allarflestu førum er eitt lógarbrot so er tað eitt øgiliga stórt tabuð at verða útsett fyri harðskapi tað er fylgt við skomm og eini neiligari kenslu um seg sjálvan harðskapi trívist best í myrkri og tí er tað eisini týdningarmikið at vit fáa harðskapin fram í ljósi og at vit tora at tosa um hann frá politiskari síðu eru stigtikin millum annað við heildarætlanini frá tvey túsund og ellivu um harðskap í nærsambondunum ið hevði átjan átøk við sær og heildarætlan frá tvey túsun og fimtan um kynsligan ágang sum hevði átta átøk í javnstøðupolitikkinum frá tvey túsund og átjan n frá tvyso fimtan og kistligan ágang orsaka og í javnstøðupoltikki frá tvey túsund og átjan verður harðskapir og hattalað eisini nevnt sum fokusøkir vit kenna eisini kampanjurnar um sig frá sum bleiv ta nýggu samleikin og heitið frá ætlanini ella íggja ætlanini frá tvey túund og ellivu og i kenna kampanjun á ceksogrep við samtykki so tað eru gjørd átøk og tað er gott men vit kunnu saktans gera meira um vit so hyggja eftir hvat ið politisku flokkarnir áður hava sagt um hetta málið so hava flokkar verið úti stuðlandi um at kriminalisera sálaðan harðskap og út frá viðgerðini higartil í dag so má mann siga ati at tað tykist at vera semja millum flokkarnar um at sálarir harðskapur eigur at eg haldi í hvussu er at tað er viktigt at vit taka hetta kjakið harðskaper av øllum slag er niðurbrótandi og ótolandi og eg vóni inniliga at hetta uppskotið kann vera við til at gongd verður sett á at gera hesa neyðugu lógarbroyting takk fyri frú forkvina takk so er ein viðm
merking frá elsbett mersetis gunlesdóttur ger sovæl ja takk fyri og takk fyri eina góða røðu øh eg hugsi um hetta her við sálarligum harðskap nú nevndi røðarin bara at sosnógvar kvinnur verða útsettar men eg kann bara ímynda mær at tað er kanska kanska eitt vápn hjá kvinnum at brúka sálarligan harðskap kanska serliga ímóti monnum tí at tær fysiskt ikki eru so væl fyri sum menn menn kanska brúka tað at teir brúka sína fysisk megi ímeðan kvinnan kanska súka teir niður men eg meini ikki bara ta er kvinnur sum gera tað tað meira tað at eg vænti tað er eisini tað r ikki bara tað eina kynið sum sum brúkar um mann kann kalla tað so hetta vápnið og hetta her er ikki nú nevndi røðarin eisini hetta her við stookn eg tonki mangan upp á tað sum stendur í facebook altso eg havi hug at siga at tað tolir ikki dagsins ljós so vemmuligt er tað serliga vi tað er ein onkur sum er ósamt við tí sum sum

takk hervur polstóttir ger sovæl takk fyri frú forkvina beint áðrenn i rømini áðrenn eg nevndi tølini frá kvinnuhúsinum umharðskapsálalanharðskap móti kvinnum som nevndi eg at nítjan prosent av kvinnum og monnum átjan prosent av monnum og einogtjúgu rosent av kvinnum sambært kanning sum fróðskaparsetrið lógi gjørdi í samstarvi við almannamálaráðið har eru tølini altso átjan prosent av monnum í føroyum hava upplivað at onkur regluliga ella í longri tíð hevur roynt að kúga og mannminka og eyðmýggja tey so so tað eru absolutt eisini sálarligur harðskapur sum verður framdur móti monnunum og mann veit eisini at í teimum førum har tað er kvinnur sum sumfremjaharðskap móti monnum er tað typiskt sálarlig harðskapur tí at kvinnur typiskt eru veikari enn maðurin fysiskt so tað er tað ernokk so greitt at tað eru at kvinnur førast sálarigan harðskapi móti monnum í teinnum førum at
skammur verður framdur
takk edva jacobsen ger so væl na vænti kanska tað kann vera avbjóðandi tað vænta eg kanska eisini at at uppskriftin heldur at kanska avbjóðandi at kriminalisera tað tí at tað er altíð trupult við at at fáa tey próvbirina til vega menmen tað er einki snakkað um tað at sálarhaskar finst rætiliga nógvastaðni nú verður snakkað um nærsamband tað finst se sanniliga eisini úti í vinnulívinum og og og tað vísir seg ofta visti tú sum persónur hevur ella brúkað tað sum títt vápn so kann ta øgiliga ofta at tú endar nokk so ovalaga og og otaðer tað skal man helst stara seg blindan í og tá fert tú eftir bæði kvinnum og monnum og og tað kann bæði vera kvinnur og menn sum útføra tað men øgiliga ofta so kundi tað kanska verið í áravís í hesum arbeiðsplássinum uttan at at at nakar ger nakað við tað uttan at snakka um tað áh tað er bara hon soleiðis er hon til at er bara hann soleiðis er hann men tann toleransan eigur ikki t vera til tí at aftan fyri at

takk hervur postottuir ger so væl takk fyri e ja eg eri púra samd við edivurjacobsen at sálarðir harðskapur verður allarhelst eisini framdur aðrastaðni nærsambondum harðskapur í sær sjálvum hangur ofta saman við makt at tú vilt hava makti mær persóni og tað kann eisini koma fyri seg á arbeiðsplássum men eg haldi eg kom eisini inn á tí mína røðu at harðskapur av øllum slag evr øgiliga tað er øiliga tapuiserað at vera útsett fyri harðskapi og tí vil mann kanska sletki seta orð á at mann er ein harðskapsraktur persónur og tí hava vit eisini lyndi til at ikki seta orðatá tá vit síggja onkran annan verða útsettan millum annað fyri sálarligan harðskapi tí teir ikki úrslitar í einum bláum eyga ella
einum beinbroti takk fyri
høgt segðan er tá ið djóni nossur joensen ger so væltakk fyri fólkuna ja eitt sera gott mál og eg haldi at farin rósa har eitt portrættur og djarvt og gott av henni at leggja tað fram á ting tí at og mann kann undrast líka sum vit høvdu í síðstu viku eitt uppskot um barnaváttanir mann kann undrast hví tað ikki longu hevur verið ella hevur verið í nógv ár líka sum í grannalondunum so er hetta eisini nakað sum ið byrja í grannalondunum og sum vit eisini eg haldi vit eiga at dekka okkum inn sjálvt um tað verður ført fram at vit fanga ikki so nógv og tað verður ikki so tað verður ringt at próvbyrja og alt tað er so bara tað at tað er í okkara lógávu tað ger tað at krankarin ella tey sum finna upp á slíkt vita tað at tað kann vera revsið revsið vert og tað haldi eg er øgiliga gott signal og greitt signal at senda tí tá tað verður eisini sagt at tað er eitt øgiliga tapoviserarevni børn og avvarðandi vita um tað men tá er tað kanska ikki nógv at tosa um tað og tí er tað eisini í ferð við at seta eitt kjak í gongd eisini við hasum
slíkt uppskot so takk fyri tað har íð posetur takk fyri forkn
takk fyri takk fyri viðmerkingina hjá honum nólsoy joensen tað er heilt sikkurt at taðeitt slíkt uppskot su at krimunalisera um at kriminalisera selaðan harðskap bæði kann vera við til at at verja tey ofrini sum eru fyri sálarin harðskapi men tað setir eisini gongd í ein hugvursbroyting har sum vit viðurkenna sálarligan harðskap sum harðskap og sum nakað sum eigur at kunna revsast sjálvstøðugt frá kropsligum harðskapi og tað kann eisini vera við til at møguliga færri frejhrðskap tí tað verður revsivert e hvussu seta vit orð á henda hesa støðuna sum er ei vaksandi støða í føroyum og vit
betur um søguna hjá ofrunum takk fyri takk fyri tann næsti at røða verður steffan klein poulsen
ger so væltakk frú forkvina hetta er eitt uppskot til samtyktar um at kriminalisera sálarligan harðskap og vit hava í hesum valskeiðnum tosað nógv um sálarliga heilsu og millum annað bleiv samtykt at ung skulu hava atgongd til ókeypis sálarfrøðing og og tú verður tosað um sálarliga skaðastovu og annað so hetta er nakað sum fyllir nógv í samfelagnum í dag nakað sum tað veður kastað ljós á og í hesum førinum snýr tað seg seg um at kriminalisera sálarligan harðskap og eg var erlia innir um at a ttað er akkurát hetta við kriminalisera sálarligum harðskap er ikki eitt evnið eg havi verið við til at viðgera fyrr men sum onnur so havi eg seiðs kó skjótt sligið donsku lógina upp sum er frá tvey túsundo nítjan so tað er rættiliga nýtt eisini í danmark og og upp sum er í fýra punktum so snýr tað seg um tey tóttualtso nærsambondini familja maki ella ella hvussu mann nú definera tað soleiðis lesi eg tað burturúr at tað kann vera nógv onnur nærsambond la arbeiðis og annað og tað skal vera krovt krenkandi og so víðari tað skal okkurt vera sum har mann roynir at stýra einum øðrum persóni og nakað sum mann endurtekur yvir eitt tíðarskeið og um við at lesa hesi fýra ponktuni so blívur tð itt sind meir ítøkiligt fyri hvat mann roynir at fara eftir hvussu mann definerar sálarligan harðskap tí at sum øll undan mær varu inni a so er tað stórur munur á at skula prógva fysiskan og og sálarligan harðskap hvussu ger mann tað hvussu ger mann tað uppi í rættinum hvussu ger mann tað hvussu hvat fyri hvussu skal politiið gera sítt uppsøkjandi arbeiði og og so framvegis øhtú vilt síggja at at tað kann vera stór avbjóðing bara at prógva fysiskan harðskap og so at skula at prógva sálarlign harðskap forstilli mær kann gerast uppaftur verri men onkursvegna isut an hygur eftir danska loysnum so virkar tað rímiligt soleiðis sum teirra definera tað tí at eingin eigur at blíva útsettur fyri fyri hesum sum sum verður nevnt her og og tað eisini er áhugavert at vita hvussu hetta riggar í útlondum annars í danmark øðrum londum sum hava sett hetta í verk og tað er heilt sikkurt nakað sum vit mugu royna at líva klókar upp á í rættarnevndini men eg má bara undirstrika at at at sjálvandi góðtaka vit ikki sálarligan harðskap í okkara samfelag og og tað setir sanniliga síni spor ikki fyri at seta tingini upp ímóti hvørjum øðrum tað er nógv sløg av harðskapi sum sum har hevur vísti á men at fáa ein neva frá onkran í øði og og so er tað liðugt og tá tað bláa merkið vera vekk jamen so er tað liðugt og o og um man blíiva avkláraður vildi mann í summum førum heldur ynskt akkurát tað at fingið henta nevan enn at útsett fyri hesin er sálarligu harðskapinum sum kann seta síni spor í nógv nógv ár fyri fyri fleiri fólk og og tað er er tað sum hendir út frá hesum tølunum sum uppskotsstitlarin vísir á at tað er ein rímiliga stórur partur sum upplivir upplivir hetta her men so so er tað aftur har eru summi meir viðbrekin enn onnur og og so framvegis tað eru er eitt sindur trupult at máta í mun til nógv annað men vit mugu taka hetta í álvara og og tey sum eru offur av sálarnum harðskapi mugu eisini vita at at tað eru ikki í ordan og og tí fara vit sjálvandi at taka ella taka vit hetta málið í álvara og fara viðgera tað væl í rættarnevndini tí at har eru fleiri vinklar sum mugu viðgjast væl fyri a finna tav hvussu vit yvirhøvur skulu setas eftir í verk um vitætla
takk fyri fyri fólkuna takk ein
vimerking frá elsbet mersetis gunlestóttir ger sovæl ja takk fyri harra formaður eg haldi sjálv at hetta málið er øgiliga spennandi tí ati mann situr við øgiliga nógvum spurningum og her er nógv sum mann kann seta fokus á hvussu mann hvussu mann fær hetta her uppskotið at hvussu tað skal formast tá ið tað einaferð kemur mansigur tá ið tað kemur út sum ein lóg men eitt av tí er kann eg andmelda at kanska per sálarliga harðskap ímóti kanska stini ella eitt ella annað dendur at eg uttanfyri standi og hyggi at eg síggi godinkar fyri seg eri sálarligar harðskapur kann eg so sum triðir persónur fara og andmelda tað er so ein vinkul í hesum her
takk fyri
ja fyri forkvinna hetta er hetta er ja sum spyrjin vísir á eisini nýtt fyri mær og og tí spennandi kavi tí hvussu hvussu skulu vit takka hetta her vit hava kanska onkrara paragrafur sum minna um altso hatur setala og annað sum sum lena seg upp ímóti hesum her og og akkar til spurningin hetta við at at ein uttanveltaður kann kann melda eitt sovart mál altso tað vit eg bara gingið út frá at at at mann kann tað líkasom mann kann melda alt annað sum er stravvspart men mer aftur har so trúgvi e at offurið verður øgiliga avgerandi fyri altso í próvberuni tí at tað verður avbjóðandi at at prógva slíkan harðskap í mun til fysiskan harðskap tað
hugsi eg í øll førum takk fyri tann næsti at røða verður bjarni kárasom petersen
fyri frú forkvina vit viðgera eitt uppskot ti til samtyktar frá hervur polstóttir vegna tjóðveldið um at kriminalisera sálarligan harðskap og tað verður heitt á landstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið uppskot um at broyta revsilógina við tí endamáli at kriminalisera sálarligan harðskap og sum tað eisini verður nevnt í viðmerkingunum so so so er tað ásett í revsilógini í grein tvey hundrað og fimmogfjøruti stykki tvey at mann kann mann kann egentiliga blíva mann kann blíva ákærdur fyri sálarliga heila harðskapiso tað er eisini í samband við brotarevsilógini í mun til likaligan harðskap og og hetta her uppskotið leggur so upp til at at isolera sæð kann mann eisini blíva ákærdur og dømdur fyri at útinna sálarligan harðskap hog ein stórur partur av diskussiónini í dag hevur verið ókey men hvussu skal mann sum ákæra ákæruvald til dømis kunna próvføra tað at har hevur verið sálarligur harðskapur hvussu skal mann døma um talan er um strukturellan sálarligan harðskap úg skilji væl teir spurningarnir tí at eg standi í stóran mun við teimum sjálvur altso tað tað er nakað við at nú blívur tað nakað óítøkiligt tað er eingin blá merkir sum mann hever kanska eitt sindur ringt við at síggja hvussu ein sovorðnr har rættargangur hevði farið fram tí at tað er eitt sindur aftur hetta her við orði móti orði vit kenna hesa diskussióninar frá tá ið vit hava diskuterað samtykkibaserað lóggávu og annað har tað blívur tað koma nøkur jorituskrivamál um próvførsluna og hvussu góði skuldu prógvini vera og hvat er hvat hoyrir hoyrir til og oygur at innganga sum prógv við einari sovorðnari sak og sum kristin andreasen nevndi so so hevur hendan her lógin bara ein tvey trý ára baki tá hon bleiv samtykt í danmark so tað er ikki serliga lang rættar praksis rundanum hettar her við sálarligum harðskapi og tað kriminaliserað men eg havi so funnið inni á tað sum mann kallar fyri anglau yndhetvitinsbasi har hevur mann tað sum mann kallar fyri riks'advokat medelsen har teir koma við ymiskum rundskrivum um hvussu mann skal handfara sovorðnir mál tá ið mann er ákærumyndugleiki í hesum førunum politii ella ríkisautvokaturin og har er eit rundskrivað um um sykuskann ella sálarligan harðskap hvat hvørjir kriteriur eru galdandi fyri at reisa ákæru hvat fyri viðurskifti skal ákærin hyggja eftir og soeri stendur forselda um til dømis hvat inngongur í einum sovorðnum máli til dømis tað man avhoyrir tann forútrættaða og tann sum er undir illgruna og tú kann eisini fara og spyrja kolegar pedagogar familju nærstandandi um hesi her viðurskiftini fyri at fáa eina sovorðna heildarmynd tú kann til dømis eisini fáa tekniskt innlit í koyrispon dansini millum partarnar fyri at síggja um tað hevur verið ein ein formur av kontrol yvir tí forlutrættar gjøgnum til dømis tað at hava kontrolligur kontoviðurskifti bankaviðurskifti hvønn mann samskifti við hvønn mann hvørt mann er undir eftirlitið heima við hús ella ella gjøgnum telefonina og so framvegis so tað eru nokk so nógv ting sum sum eru útgreinaði í hesum her uppritinum ta tað vil eg viðmæla at mann fer at lesa vissu mann ivast eitt sindur í hvat hetta snýr seg um men eg kann samstundi ikki lata vera við at hugsa hetta her er eitt sindur líka sum kjakið rundan um til dømis tað at gera mismun á arbeiðsmarknaðinum har sum jamen hvør skal kunna siga hvat er at gera mismun nær er mann niðrandi og nær er mann óvirðiligur altso tað er jú eitt øgiliga subjektivt tað er ein subjektivur terkul fyrði nær tað tilfeldi og tí blívur tað eitt sindur tí tú skilji ordiliga væl at mann gevur sær loyvi til at ivast eitt sindur í hvat hetta fer hava avleiðingar fyri rættartrygdina fyri hvat skal vera galdandi rættar praksis og taðer eisini tí at eg vónað at at tá mann kemur við sovorðnum her uppskotum sjálvandi eru tay øgiliga politiskt mann sær ein konkretan trupulleika tað er nógv sum stríðast við hesum her hervrður posótur nevndi hasa kanningina sum fróðskaparsetri hevði gjørt í samstarv við almannamálaráðið men at mann frá politiskari síðu kann føla onkra trygd fyri at hetta gevur meining at impleimentera í rættarskipanini alts tað at tú fær jú ristari iyðurt á at tú fær dómararnir advokatarnir og politiið inn at siga jamen hettaer ein lóg sum vit faktisk kundu brúka til nakað positivt og nakað sum um nakað styrki rættartrygdina hjá fólki eisini tey sum undir hesum høvdu verið tey forótrættaðu h eg komi til dømis um í tankar um hetta her við at danmark samtykti hesaher samtykki baseraðu lóggávuna í mun til neyðtøkumál og og tað var tað var eitt sindur interessamt tí at tá hevði mann eg veit ikki um eg haldi stovnurin eitur straffilovs rotigt vist gminist rætt har komstraffilogsrótigt við við einum einum áliti ella ein betenning um at at at at tá tað fyrihelt seg til hettar her so skuldi tað vera út frá eitt fríiligheitsprinsipp tað vóru níggju út av tíggju í hesari nevndini sum hildu ta skuldu vera út frá einum prinsippi men allíkavæl var politiska klimaið onkursvegna ella kolturella klima í samfelagnum soleiðis at nei tað skal vera samtykkið passerað ogtað kan gott ver at tað er rætt tað dugi eg ikki ordiliga at at ati finna út av sjálvur øh men í øllum førum hetta her við tá ið politikkur onkursvegna trumfar tað juridiska ta juridisku faklighoynna sum eru aftanfyri ta lógarsmíðið sum vit gera her á tingi at tað onkursvegna er í lagi og tí haldi eg eisini at tá ið vit fara at viðgera heta her uppskotið sum jú eri it fantastiskt uppskot egentiliga altso endamálssorðingin er góð mann vil sleppa at lofta nøkrum fólkum sum sum kunnu vera fyri fyri forferdiligum harðskapi sálarliga at mann roynir at lofta tey og geva teimum ta verjuna tey hava uppiborið men eg haldi eisini at tá mann setir seg at gera hetta her so má mann eisini tryggja sær at hetta her verður gjørt út frá góða rættarsiðvenju góða rættar praksis soleiðis at vit klára at varðveita rættarsamfelagið soleis nøkulunda nintakt htað var tað sum eg hevði í fyrsta umfar umfarið at siga um um hetta her málið eg haldi hetta er eitt fínt uppskot og eg vóni tað t fær eina góða viðgerð í í nevndini og am mann fær teir relevantu partarnir inn at tosa um hvat hetta ber við sær av avleiðingum kanska hvørjar royndir mann hevur sæð at tey hava í millum annað í danmark øhog at at at tey ivamálini sum nú einaferð eru at tey koma fram um mann fær at viðgjørt tey tey ordiligt tí at sjálvt um hetta hevur eitt øgiliga gott endamál so kann tað jú eisini vera at tað eru nakrir nakrir blindvinklar men til tey sum ivaðst um hetta her við við hvussu hetta fungerar so fari eg aftur at viðmæla eitt rundskriv sum er inni á rættsimformatión har sum teir útgreina eitt sindur hvat hvørji kriteriini eru fyri at reissa ákæru og døma og so framvegis
takk fyri frú forkvina takk fyri tann næsta røða verður elsubetn
mansedis gunlestóttur ger sovæl ja takk fyri harra formaður her havi nógvar góðar røðu veru og mann hevur setti tað skal mann siga bæði spurnatekin og fogisk á hetta ymiska eg hugsi um at hetta er øgiliga nógv annaðloys ati fremja sálarligan harðskap í mun til kropsligan harðskap tá teinki eg upp á at hetta við at prógva til dømis visu vit snakka um kropsligan harðskap og eini verður útsett fyri at verið sligin ja men so kann mann kann mann biðja um eina politiatest har sum mann sær skaðarnar og tað verður brskrivað á lækna og ítøkiliga og so hevur mann nøkur vitnir sum kunnu greiða frá og so víðari so víðari fyri at prógva hvat er hent og so kann so dómari til síundsyst taka eina avgerð í rættinum hetta her sum vit snakka um her í dag tað er ósjónligur harðskapur og tí er tað øgiliga nógv verri at prógva vildi er ment øog nær er tað nær er tað sálarligir harðskapur eg hugsi um ati tað eru øgiliga ymiskt hvussu vit eru summi hava tað at tey kanska tosa øgiliga ka svart við hvønn annan ella er niðrant við hvønn annan og tað er kanska í forstálilsi a at at mann hugsar ikki so nógv um tað tað er kanska ja meira enn svartu yroniður men so er tað kanska at ein triðjur persónur hoyrir hetti her og heldur heilt heilt forferdiligt men hesi fólkini taka tað ikki so tungt hvat so kansn so hesin triði persónurin fáa viðhald í at samtala millum a og b hvur verið for grov øeg vildi mett at tað má vera soleiðisnar ati ein sjálvur má føla tað sum man veruð niðraður at tað mann følir tað sum sálarligan harðskap so kom mann eisini tað at tú ert útsettur fyri kropsligum harðskapi tað er øgiliga harðt sálarliga fyri nógv fólk at skula liva við tí eisini aftaná øeg hugsi eisini um nú nú nevndi hon eisini hettaher við stolking altso eg hugsi um tað sum gongur fyri seg eisini á netinum í dag tað er ikki nøkrr smællir stetur sum sum tað sum mánn sær verður skrivað altso er tað til dømis mann eg sæð onkur nú onkur mál sum mann veri ósamdur um altso grundleggjandi ósamdur um og tað sum verður skrivað á á sosialu miðlunum tað er mínari verð er tað øgiliga ógvusligt ofta meni hvar er grensan har eisini ha meni hugsi eg eisini um hetta her við børnum tá ið kanska visu foreldur kanska ella onkur annar er øgiliga happandi ella ónærislig ella ja í orðutal við eitt barn altso er tað ikki sálarligur harðskapur kundi tá ikki kanska ein triðjur persónur komi inn og sagt veitst tú hvat hetta gongur slettiki hetta er gongur ikki á hetta her meldi eg fyri sálarligan harðskap tí eg havi simpiltenn sæð hvussu tað gongur fyri so hvussu heilt forferdiliga niðrandi og forhanisligur man er við eitt barn kundi tað verið í skúlum ella kann mann síggja tað fyri sær at at vissi onkur lærara kanska forforhanisligur eitt barn at mann kann síggja kanska í framtíðini at at tað verður meldað fyri sálarligum harðskap hetta er bara fyri at kasta nakrar bóltar upp í luftina tí at hetta her við sálarigam harðskapi er tað er nakað altso at kriminalisera atta er nakað nýtt eg og eg vænti at tað e nógv sum kenna eisini til hetta her við at tey vaksni til tíðir kanska at koyra upp á skúllfølilsir á børn ella koyra upp á skúllfølisini á onkran annan er tað sálarligur harðskapur kann mann kriminalisera tað ella hvussu er vorðið við tí tað hetta er bara fyri at koma við onkrum vinklum og eg fari at takka fyri hetta at hervør polsdóttir eg kom við hesum uppskotinum hetta erhetta er vir
blða gevandi fáa eitt kjak um hetta her takk fyri
takk har hevur postaftur gjørt so væl takk fyri tað er sjálvandi viktigt tá vit gera nýggjar lógaráðsetingar í revslógini at vit viðgera tær væl og at vit ikki koma at kriminalisera ting sum ikki átti at verið kriminaliseraði eg hugsi at bara at kanska endurtaka definitiónina av sállari harðskapi so sædd hon at tað ikki verður myrkilt við skemt og so víðari mótvegis hvørjum øðrum at sálarlig harðskapi er endurtakandi handlingar sum niðurgera eyðmíkja kranka manipulera og isolera persón við tí endamáli at kontrollera ella avmarka lívið og handlingarnar hjá persónunum og har til kann eg eisini vísa á at í hesa bókini um bara hann sló meg so verður víst á at at hagtøl í danmark vísa at áttaogfos prosent av kvinnum sum enda á kvinnuhúsum í danmark hava verið fyri sálarligum harðskapi og at í í hagtølum verður eisini víst á at í teimum parløgum har ið likamligu harðskapir eru til staðar er tað ið flestu førum byrja við sálarligum harðskapi

so er ta elsbett mersedis gunlestóttir ger su væl ja takk fyri harra formaður ja har eru nógvar góðar forteljingar í hasar bókini bara hann sló meg eg havi lisið hasa bókina fyri nøkrum árum síðani har er har eru nógv sum sum verður sett fokus á eisini hefta her við sálarligum harðskapi hvussu harðt tað er men tað sum eg hugsi tað er nú nevndi hervørd polstettir gjøgnum formannin nøkur kriteriu sum skulu verða uppfylt men hetta við at vera niðrandi og so víðari tað altso tað er spurningurin um ikki tann sum tann sum tað verður sagt við skal føla tað niðrandi at at tað kann ikki vera nokt at bar onkur sum er vitni til hetta her heldur

øeg haldi hettað er eitt áhugavert uppskot sum hevur polsdóttur vegna tjóðveldið hevur lagt fram tað er einki at ivast í at sálarligur harðskapur fyrigongur allastaðni líka úr barnagørðum til upp í í skúlum upp gjøgnum vaksnamannalívi á arbeiðsplássum í nersambondum og í frítíðarfelagsskapim og oku soleiðis kunnu okur blíva við í nøkrum førum duga okur at pakka taðeitt sindur betur inn enn at kalla tað sálarligur harðskapur okur kalla tað happing kalla tað stoking men tað er einki ivast í at tað er útbreitt í samfelagnum okur hava nógvar kanningar sum vísa tað at hvar ið tað er fysiskur harðskapur har eru tað eisini sálarligur harðskapur okur hava sett reglur í gildi hvar ið mann hevur fingið fráboðanar skyldi í millum annað skúlum barnagørðum hvar ið mann skal siga frá visti mann sær tað at børn mistrívast visti mann sær at tey eru útsett fyri til dømis sálarligum ella fysiskum harðskapi

kanska í í nógv størri mun enn í størri londum tað er so bara kanska mín hypotesa at í smáum samfeløgum

er mann meira útsettur fyri sálarligum harðskapi enn hvat ið mann er í størri samfeløgum kanska tí at mann kennir betur hvønn annan mann kennir betur familjur hjá hvørjum øðrum mann kennir betur kanska til skawainkir mann hevur fordómar ímóti skawankum í í hesari familjuni í hasari familjuni eru eru tey so og og hasin persónurin er so

abbin hjá hasum hann var soleiðis og so er mamma sikkurt nokk upp á sama máta so í heila tikið haldi eg at mann kann mann mann hevur er meira útsettur í einum lítlum samfelagi hvar øll kenna øll fyri sálarligum harðskapi enn í einum størri samfelagi hvar tú er meira anonimur um eg so má siga í gerandisdegnum og tað er eingin ivi um at í mínum hugaheimi at sálarligur harðskapur kanska í størri mun enn likamligur harðskapur er ein orsøk til millum annað sjúkrameldingar langtíðar sjúkrameldingar av fólki sum verða útsett og tað er nokk tey flestu av okum sum eisini sum sita her inni beint nú sum vita um at tað verður framdur sálarligur harðskapur í móti einum øllim øðrum av ein einiili aðrari orsøk uttan at okur kanska siga frá blanda okkum uppí og so víðari

nú gongur tíðin grúvuliga skjótt men poanginsjannvur skal bara vera at eg haldi at henda diskussiónin at tað er fínt at hetta uppskotið er langt her í tinginum og at rættarnevndin fer hetta her málið til viðgerðar og kann kalla fólk inn sum hava skil fyri hesum tingunum tí tað er eingin ivi um at hetta her er líka legatimt sum nakað annað mál sum okur hava viðgjørt og at kriminalikriminalisera áhaldandi nú er tað kallað áhaldandi men á kriminalisera sálarligan harðskap

og tað er eitt sindur tankavekjandi og hugvekjandi og grátiligt at okur skulu hava uppfunnið ella at okur skula síggja nýggj hugtøk sprettað rundan um okum so sum skúlanoktan skúlanoktanin er uttan iva ein ein avleiðing av mistrivnaði og hvussu kemur mistrivnaður hann kemur væl fyrst og fremst tá ið tú verður útsettur fyri eitt ella annað sum tú ikki klárar at kapera og sum saktans kann vera sálarligur harðskapur so eitt gott uppskot frá hervør og eg vóni at

fyri eg ætlaði ati ja fyrst takka hervur posdóttir fyri at hon tekur hetta málið fram hetta er eitt uppskot tað er kanska sum fleiri røðararar vísta á ikki so lætt at síggja fyri sær akkurát hvussu ein ein lóggáva har mannin dømir altso ein revsilóg áseting har mann dømir fyri sálarligan harðskap tað er eitt sindur trupult at síggja fsærsa akkurát hvussu tað fer at virka men eg haldi at fleiri sum hava víst á at tað er ein spurningur um hvussu tann altso at at vit eru so ymiskt hvussu vit taka ting hvussu vit uppfata ting og so var tað ein sum spurdi umvstu viðkomandi nú upplivdi at tað var harðligt orðaskifti ímillum tvey ella niðurgerandi orðaskifti millum tvey kundu viðkomandi so melda og og har kundi tað so kanska vísa seg at hesi bæði vóru von við hendan mátan o samskifti uppá og og og tí uppfataðu tey tað ikk sumr en trupulleika men eg haldi t tá ið mann seti slík fokus so haldi eg mann fær eitt sindur burtur frá tí sum er kjarnin í hesum uppskotunum tí um tað ikki er ein trupulleiki við fólk so er ta iki ein trupulleiki fyri fólk at su mann fer ikki a tað er ikki soleisær rætta statin ella rætta skipan fer at fara eftir fólki tí tey tosa ljótt tað er meira tað at um tú systematiskt forfylgir fólki sálarliga og har eri eg onga løtu iva um at sálarligur harðskapur kann vera nógv verri enn tann fysiski harðskapurin tí at hann sá og og hin vegin so er tann fysiski harðskapurin er eisini ein formur fyrisálari tso hann hevur eisini sálarligar avleiðingar shesi tingini hanga saman men vit vita til dømis at fólk kunnu blíva vera forfylgd av onkrum sálarliga tey kunnu liva í einumkroniskum ótta vit vita eisini at børn kunnu vaksa upp undir øgiliga hørðum sálarligum umstøðum sum gera at teirra lív kanska verður heilt skeiklað og tey vera løgd og og tá trúgvi eg at at tað er ikki so trupult at seta upp á norm fyri nær er talan um systematiskan sálarligan harðskap sum er oyðileggjandi sum er skaðandi og nú er tað verið víst til danmark í fleiri umførum og at hetta við at mann í danmark fekk eina áseting um sálarligan vold í nærsambondum men sum g havi skilt er tað fleiri lond sum hava hesar ásetingarnar og hava havt nógv fleiri ár enn enn tey tvey trý árini sum danmark hevur havt tað eg sá at bretland hevur havt tað í nokk so nógv ár og og í norra hevur mann eisini havt ásetingar um sálarligan harðskap líka síðan hald tat tó tvey túsund og seks mann so hevði dagført fleiri ferðir síðani og tí kundi eg gott hugsað mær t heitta rættarnevndina um at tey hugdu eitt sindur eftir hvat he mann gjørt aðrastaðni so mann kann konkretisera tað kanska í álitinum akkurát hvussu hesar lóggávurnar virka

harðskap tað var ein ung kvinna i í kringvarpinum í einari sending sum herfyri fortaldi um hvussu hon sum smágenta var blivin ja tað var í veruleikanum tað er ettað er grásonnan ímillum happing og sálarligan ágang og og og stoðgingu onnur ting sum hervur posdóttir vísti á men í hesum førinum snúð tað seg í veruleikanum um ein lærara sum hevði givið einum barni eitt eikk eyknevni og tað vórðu gingin fimmogtjúgu ár og hon hevði framvegis ho hon var framvegis útsett fyri happing við hesum eyknevnunum nakað sum kanska byrjaði í spølni og tá ið tú systematiskt skrivar og kallað fólk nakað og tú blívur við og tú blívur við og ein dá í flokki altso at fólk fleiri gera tað tá er tað sálarligur harðskapur tá onkur blívur við og blívur við og blívur við tað kann sama kann vera við at forfylgja tær og at hótta einki verri fyri fólk enna liva í ótta og sjálvandi um mann skal liva í ótta fyri síni børn tað er so nakað tí allargrovasta sálarliga harðskapinum sum sum eg haldi ati mann kann vera útsettur fyri og og tí haldi ikki tí at eg havi nakað greitt svar upp á akkurát hvussu mann ger tað men eg eri slettiki ivað um at tað eigur at bera til at finna greiðar reglur fyri nær mann kann definera ting sum sálarligan harðskap eg eri eisini nokk so áhugað í um rættarnevndin hevði kunnað lýst hendan her munin ímillum sálarligan harðskap í nærsambondum sum mann gjørdi nógv burturúr tá ið mann viðgjørdi málið í í danmark og so tað at esálarligur harðskapur eisini frá fólki mann í grundini ikki vendvís hevur havt nakað samband við men tað kann vera fólk sum av ymiskum orsøkum seta sær fyri at forfylgja tær sálarliga ella við sálarligum harðskapi so eg eri ógvuliga spent uppá eg vænti at rættarnevndin fer at hava eina eina øgiliga eina góða viðgerð av hasum her eru ógvuliga spent upp at hoyra hvat fer at koma fram tá ið málið kemur til atkvøðu

kristian andreasen eina viðmerking gersu væl takkyr ha formaður ø eg skal bara líka siga tað at eg nevndi í áðni at tað var ikki so nógv rættarpraksis sum at gera í í at finna men tað er soleiðisnr við tí at tað finnast aðrastaðnis fleiri dómar um sárar harðskap í samband við at mann verður ákærdur fyri onnur ting samstundis altso tað kann verða neyðtøk tað tað kann verða onnur ting vanlig harðskap suman eisini ákærdir fyri sálarin harðskap í í íforeiniskjatíð tað finnast ikki sonógv í nógvar sakir hvar mann hevur bara hevur havt sæð tað ákæra punkti men tað ber væl til at definera hvat hvat hvat sálarlig harðskapur er tað er nok so væl definerað í viðmerkingnum tiltær lógina eg havi sæð so tað ber væl til at eitt revs

ja takk fyri tíð er gott at hoyra khristin andreasen at siga tað tí tað er eisini mín fatan at tað eigur at bera til og og eg hugsi ati onkur nevndi í hesari viðgerðini ati ofta so byrjar tað sum enda við kropsligum harðskapi ella fyskum harðskapi tað byrjar ofta í sálarligum harðskapi men tað er eisini dømir um tað mótsatta onkur sum verður útsett fyri sálarligum harðskapi í øgiliga langa tíð kanska á áravís enda við at gera nakað altso ja tað hevr ein dávurið onkur mál har har har onkur hevur dripið ein hjúnafelagi aftaná og so tað víst seg at orsønin kanska var systematiskur sálarligur harðskapi áravís sum so gjørdi at at tað til síðst segði klipp hjá viðkomandi so tað er øgiliga álvarsamt við sálarligum harðskapi og tað er eingin ivi um at tað at mann statuerar eitt eksempil mann sendi tað signalið út í samfelagið sigur tað verður ikki góðtikið í einum framkomnum samfelagi at mann útførir
systir mans kann sálarligan hóska
ja takk fyri harra formaður ja eg hugsi vist nú til dømis vit siga tað at at bjørt eg síggi tað at bjørt eer buka av hveimjum gerningsmonnunum oh so kann eg melda og tað er tað er ikki ringt at prógva tí at hon er kanska brotið armini ella bein ella hvat tað skal vera av skrivara raport um tað og hon verður kannað men eg hugsi at vist nú til dømis eg yvirhoyri eina samtalu har sum bjørt verður regulært niðurgjørd og av kanska eina s nærmastu og tað verðu verður fráboðað altso tað er spurningurin um tað er líka eg dugi eg haldi sjálv at tað man vera lættari at fáa tað prógvar ta fisk voldina í staðin fyri tað sálarliga tí at tað kann vera at hatta er bara tann mátan man tosar uppá tað er har ið eg eri og tað sum eg skilji á christian andriasen ta er tað at tað er ofta í

ja so er ta bjørt samelsentakk fyri tað far altíð at vera dømi trúgvi eg hvar tað er trupult at at taka støðu til tingini meni tá ið tað snýr seg um um systematiskan sálarligan harðskap so trúgvi g ikki tað er so trupult at prógva tí tú vilt serliga vussa gongur fyri seg yvir øgiliga langa tíð so vilja tað finnast dokumentatiónir á ymiskum slag eitt kann vera sum elspet mersetis gunlegstóttur tingkvinnan nevnir at onkur hoyrir hetta mátan tað fer fram men tað kunnu eisini finnast skrivligar hóttanir tað kanna finnast mátar hvar mann hevur avbyrgt fólk tað kunnu finnast mátar har mann hevur noktað teimum atgongd tiltað veit ikk ikki felags fíggjarkontur ella ongantíð at hava nakrar pengar ella altso tað er so øgiliga nógvar útgávur av sálarligum harðskapi og tað haldi eisini hervur polstóttir í sínum uppskoti vísir á hetta við kontrolerandi atburði tað við at stýra øðrum tað við at avmarka teirra frælsi tað er sjáldan nakað sum bara hendir í eina stutta tíð tað er nakað sum gongur fyri seg ofta yvir átt langt tíðarskeið og tá eir tað ikki vista at tað eru so øgiliga nógv tru
klari at prógva enn enn blá merkir takk fyri takk fyri so vórðu ikki fleiri sum hava biðjað um orðið orðaskiftið er endað hetta málið verður beint í rættarnevndina til víðari viðgerð so er framløga eftir á skránni skal boða frá fyrispurningi frá bjarna kárason petersen er skrivligu fyrispurning til magnus rasmussen viðvíkjandi útbjóðingarumfari til leiting eftir og framleiðslu av kolvetni og tað verður so hann verður settur á skrá næsta fund til atkvøðugreiðslu

skal eg boða frá pálla reynatúgvu lagt uppskot fram uppskot til løgtingslóg um fíggjarligt frælsi fyri føroyar eitt sjálvboðið føroyagjald sum samstundis minkar blokkin

síðani er tað aksel johannesen ingilin strøm johannes joensen djónnáls joensen henrik old sum hava lagt uppskot fram til løgtinslóg um broyting í løgslómg um húsalandsgrunn tað er heimilgt at stovna almannagagnlig bústaðarfeløg og tey somu aksel johannesen ingilin strøm hendrik old johannes joensen og gjóni nols joensen og bjarni

nei tað er aksel johannesen johannes joensen ingilin strøm gjóni nols joensen hendrik old sum hava lagt vegna javnaðarflokkin fram uppskot til samtyktar um at endurskoða løgtingslógina um meirvirðisgjald síðan er tað trý álit tað er rættarnevnd sum lagt álit fram í uppskotinum í løgtinsmáli nummar einogtjúgu uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna og vinnunevnir lagt nei álit fram í løgtsmál nummar fýraoghálvtrýss tað er uppskot til løgtislóg um broyting løgtslógum starvsviðurskifti og annað hjá sjófólki og vinnunevdin hevur somuleiðis lagt álit fram í løgtsmál nummar trýoghálvtrýss tað er uppskot til løgtinslóg um broyting løgslóg um avling á fiski við meira tað vórðu framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin trýogtjúgunda februar klokkan ellivu og tá er skráin hendan fyrst verður atvøðugreiðslu atkvøðugreiðsla um skrivliga spurning fyrispurning frá bjarna kárason petersen til magnus rasmussen viðvíkjandi útbúgvingarumfari til leiting eftir og framleiðslu av kolvetni síðan er ófráboðaðir fyrispurningar á skránni og tá ið teir er lidnir so verður so eru tveir skrivligir fyrispurningar á skránni fyrst skrivlig fyrispurn nummar sjey í tað er barnaverndarlógin og so fyrispurin nummar átta fiskirættini sum nú skuldu verða knýtt at egnum fiskifari við veiliv og framløga eru eisini hsum so hesin fundur